nei orsaka er ingilín didrigsen strøm og fyri sambandsflokkin frymut rasmussen fyri tjóðveldi høgni hoydal og fyri

rutvanganso fara vit undir viðgerðina og fyrst fær kristian

vit eru komin í út í hásummar longsti dagur stendur fyri stavn og tað er fegiu tíð og langdið stendur í besta blóma og tí er tað øgiliga keðiligt haldi eg at løgtingið skal verða noytt tila at kallað saman nú at viðgera eina ósemju á arbeiðsmarknaðinum eigurat verða undantakið at løgtingið skal gera tað og tað er sjálvandi í góðar grundir fyri at løgtingið er kallað saman tí søðan er tann at verkfallið sum í løtuni er lýst av petogogfelagnum gongur út yvir tey allarveikastu í samfelagnum og tað er tey veiku í samfelagnum sum vit vilja verja her í løgtinginum í dag tingfundurin í dag gongur ikki út upp á at frátaka nøkur rættindi frá nøkrum fakfeløgum at gera nøkrum fakfeløgnum fortreð ella taka eina nakran verkfatrætt frá fakfeløgunum tingfundurin í dag snýr seg um at verja tey allarveikastu samelgtey eru so illa fyri at tey klára iki at gonga at komandi her á vagliga at at syngja sangir og tað mugu vit sum eit similiserað samfelag umganga vit síggja í viðmerkingum til uppskoti at avloyðingin av verkfallinum er at borgarar við fjølbreki au tismu menningartarni búgva sum búgva alt samdøgrið á álmanaverkinum ikki hava manning ikki hava neyðugu røktina sjálvt um tey hava míttfevndar sálarligar og aðrar trupulleikar og í uppskotinum stendra at tað er ábyrgdarleyst og eg ósamsvar við tær skyldur sum almannaverkið hevur mótvhesum borgarum og almannaverkið hevur víst á at tað er tað verða framt rættari brot móti teimum borgarum sum havaeitt lógarkrav upp á eina tænastu á almanaverkinum avleiðingin verður við stórum sanleikindum álvarsamum vandi fyri lív og heilsu hjá teimum sum hava stórt tørv og stuðli og neyðugar hjálp avleiðingarnar av at fá undantøk verða givin velr millum annað at vandin fyri eittnum groðum harðskapi oøðrum ágangin hjá bústaðunum veksur borgara við fjølbreki verða í heilsuvanda beinanvegin borgarar ikki fáa neyðugan heilivág kunnu blíva sysikotiskur og vera til vanda fyri sjálvar onnur umframt at fáa álvarsligt afturstig summir borgarar fáa ikki neyðuga hjálp til gerandisdagin so sum mat reinfør í heilivág sum so víðari kann føra til umik ótryggleika angist depprstión lívsvanda og sjálvmorðsvanda summir borgarar hava tørv á støðugari í hjáveru sum dømi kann nevna hast børn og vaksin við andingartóli har sjálvt styttri varandi frávera hevur álvarsligan vanda við sær eg havi tað er faktiskt ttað kann koma at standa um lív og vit hava longu nú hoyrt avleingarnar v av av hesum her at hann ikki ger undantøk ati tað eru borgarar innlagdir landssjúkrahúsið vð við skaða tað eru borgarar endaðir á siguratisku deild longu nú vit vita eisini at børn eru send heim sum eru sum eru tikin heimanífrá págrund av umsorganarsvikti og suvíðari tað ber ikki til í eini rættarsamfelagi at lata eitt verkfall gangast hart út yvir tey allarveikastu samfelagnum og tað er í stríð við mína rætta kenslu tað er mín rætta kensla tað gongur út uppá í dag eg kann ikki ganga við til at lata tey allarveikastu samfelagnum blíva sleppa fjall sum tey nú eru gjørd her og tað tað haldi eg t froya føroya løgting átti at átti at tikið undir við við mær í altso hetta snýr seg yvirhøvur ikki um nakran verkfalsrætt at takafr rætt frá frá frá fakfeløgnum eg skilji væl fakfeløgini hava stóra virðing fyri fakfeløgunum og tey hava eina ósemju og tað skilji eisini væl at tey vilja hava so nógv í lønarposan sum møguligt men tað sum er trupulleikin er tað at fáið stríðsvápnini ganga út yvir ósekað partar í stríðnum tá ið ósemjan viðførir at vitalar samfelags við at merki at funktiónir ikki virka so má so má landsstýrið sum skal tryggja a lóg og landaskil trakka til tað sigur seg sjálvt alt annað vildi vera óforsvarligt og tí vil tað sá fylgia vera mín inniliga áheitan til partarnar á arbeiðsmarknaðinum at løgtingið vil helst sleppa undan at samtykkja eina eina lóg sum hesa tað er tað vit vilja allarhelst hava at arbeiðsmarknaðurin sjálvur klárar at loysa trupulleikan men tað ber ikki til at avleiðingin verður tann at vit fremja grov rættar brot mót við teimum allar víkaa samfelagnum teimum brekaðu og teimum sum ikki klára seg sjálvan sum hava ýatímar seg hjálp fyri neyðuni gjøgnum og tí eri øgiliga forharmaður um at málið verður sett fram í fjølmiðlum aðrastaðnis eisini mfakfeløg at hetta er eitt harðligt og kraftigt álop á á fakfeløgini hetta her málið er einki álop á nakran hetta málið snýr seg um at verja rættindini fjá teimum veikastu samfelagnum eingin vil frátaka nøkrur rættindir frá nøkrum fakfelagi og enn í minst eg av øllum sum sjálvandi kenni hv hvørji hvørji rættindi fakfeløgni hava og eisini hvørja hvørjar mannarættindi eru galdandi í tí samanhanginum hetta her við at hava ein skip an arbeiðsmarknaðin er nakað sum vit mangla í føroyu vistu vit bara taka hetta her verkfallið her so er tað kanska eg veit ikki lat man siga tað eru tvey túsund pedagogar í føroyum mann byrjað eit verkfall og mann loyvar vi tjúgu undantøku mann hevur biðið um at fáa undantøk b eini hundrað og fjøruti fólk sum svara kanska til fimm prosent av tí samlaðu arbeiðsyrkini hjá pedagogum og og svarið alto taðvisiga at vit biðja bara um kanska eini fimm prosent av arbeiðsdyrkjuni komu tit til arbeiðis og ger tær funktiónirnar sum eru neyðugar fyri at halda samfelagið koyrandi og so kundi so kundi e verið verkfalli og tað er sum so havi et ongar viðmerkingar til sum so og tað sigu man nei til tá máa vit sum eitt eitt sum ein ein svarlig stjørn reagera og traðkað til og siga hetta her gongur ikki longur og í danmark er eitt eitt eitt eitt verkfall lýst nú frá frá sjúkrasjúkrasystrinum har veit eg at har eru jú tíggju prosent av fólkinum ið eru í í verkfallu restu a arbeiði hetta er hedurikki nakað eitt nýtt ein nýggi trupulleiki sum hevur verið í føroyum og eg kanni eg veit at undanfarna samgonga hevði sama trupulleikar sum vit hava og tað uppskotið sum vit hava gjørt her í dag er faktiskt tikið úr skuffuni hjá undanfarnu samgongu so konseppisturin til ett uppskot er faktiskt undanfarna samgonga og eg fari við forman sínt loyvi at sitera burtur úr løgmansrøðuni frá tvey túsund og átjan sum aksele johannesen tá helt sum eisini lýsir øgiliga væl hvussu støðan var tá
hon er akkurát tann sama í dag gersæakselv johannesen skrivaði sáttmálini hjá fíggjarmálaráðnum gingu út fyrsta oktobur tvytúsuo seytjan og samráðast hevur verið og verið framvegis um nýggjar sáttmálar millum fíggjarmálaráðið og viðkomandi arbeiðsmarknaðarpartar tvær ferð r hetta tíðarskeiðið hevur samfelagið merkt sviðjan av stríðsligum áarbeiðsmarknaðinum og fleiri ferðir hevur verið hótt við nýggjum stórum verkfollum løgmaður hevur heittað samferslumálaráðið sum varar av areiðsmarknaðinum um at umhugsa hvussu lóggáva kann setast í verk har tað púra greitt framgongur hvussu farðast skal fram í verkfastøðu har lív og stór samfelagslig virði eru í váða kannað verðir í løtuni hva hetta kann gerast hugt vur at hvussu hetta verður gjørt okkara grannalondum har har sama arbeiðsmarknaðarmoterellurverðurnýtt og eg kann ikki annað enn vera fullkomiliga púra hundrað prosent samdur í táverðandi løgmál aksevel johannessen íg tí sum hannskrivar vit mugu hava skipaðar viðurskift á arbeiðsmarknaðinum annars er tað eitt eg havi kannað eftir hvussu hevur verið í danmark til dømis jøgnum tey seinastu árini nógvu harðans árini í danmark hetta her við politiskum inntrivigum arbeiðsmarknaðin er eitt púra vanligt fenomegin og hevur tað verið í í danmark í rælga nógv ár og taðhevur eisini verið gjørt í føroyum eg veit tað at tað var ein øgilga stór kreppa á danska arbeiðsmarknaniníjanhunrð g fimmogtjúgu sum gjørdi tað at mann greypa inn á arbeiðsmarknaðin gjøgnum fólkatingi og mann setti eina nevnd til at viðgera tað her hvussu skal mann hontera tær støðurnar tá ið ein verkfalli rakar aðrar partar og stór samfelagsið viðuri í standbogspælinum og tað bleiv so gjørdgjørdu nakrar nakrar rættins linjur og har bleiv so sagt at arbeiðskampurin má ongantíðn antagz ovfang ato sodanir formir a tí ein metføru far forveligu samtfolts interessur og tað hvurman yngandi roynt at liva eftir í hformelt og tað var arbeiðsmarknaðamarknaðinur sjálvum sum gjørdi tað tað er so ikki altíð hildið og mann greyp so inn í í í ítrætirna í fimmogtjúgu mann gjørdi eintjan hndrð g fýraogtretivu mann gjørdi ð í nítja hundað og seksoghálvtrýss mann gjørdi tað fleiri ferðr í hálvfjerðsunum mann gjørdi tað í fimmogfýrs mann gjørdi áttaoghálvfems og visi man hyggur eftir hvussu ovstani vandig gripið inn í danmark sjálvt um hnn hevur nógv n betri orðnaði forhold har ennvit hava føroyum so sær mann at politiska skipanin hevur gjørt ovtani inntrivið sáttmánnasamráðingarnar og samanlagt eru gjørd trettan inntriv har tað fyrsta var í trettan inntriv har tað fyrsta var íntjanhunrað og trýogtretivu tað r tekni ikisum iki tað við í fimmogtjúgu um øll inntriviðtall saman so er talan um trýoghálvjers inntriv í fimmogfýrs ár tað svara til meira enn eitt inntriv annaðhvørt ár og tað er alts við danmark og vit eru ikki vit er ikki tær náynd av tísdagsystkinum í føroyum eg hvamman eri í danmark sum máska ikki siga tað at hetta er eitt púra óvanligt stig við tak her beint hetta var á trappin umdir seinastu samgongu og nú tá i eg komið so langt út sum eg komin út so mugu vit traðkast til og tí eru enn einaferð mín vón fakfeløgini og arbeiðsgevarar finni eina semju sum sepp undan at samtykkja reg hesar reglurnar takkfyrihara formaðurja so er tað fleiri viðmerkingar
ruttvang fyrst ger so væl takk fyri sum røðarin vísir á so er hetta nakað sum vit lutvísl eru púra samd um altso at hetta er ótrúliga keðiligar umstøður at hava verkfallið undir men tað er øgiliga ringt at sannføra hetta løgtingið um at krýpa inn við lóg tá ið pedagogfelagið hevur bjóðað seg til beinanvegin bæði at fara aftur til samráðingar og at niðurleggja arbeiðsteðgin tað er ótrúliga torført av einum løgtingi at fara inn og tvinga nakað í lóg tá ið tann eini parturin bjóða seg til bæði at fara aftur til arbeiðis tað vil siga alt hetta sum vit óttast fyri løtuni er burtur beinanvegin og at fara aftur til samráðingar og tað er væl ein samráðingar semja vit øll ynskja okkum og tí virka tað fullstendiliga meiningsleyst í verandi stund hvussu er at fara at stemma eitt lóng
kristian andreasen
takk fyri formaður eg skal bara minna á rottvang á tað at hetta málið snýr seg bara um ein ting tað snýr seg um eini hundrað og fjøruti undantøk sum eru neyðug fyri at hava eina vitalað funktión almanverkini koyrandi so er eingin so er eingin grundur at hava seg at hava tað uppskotið á borðum vit vilja við uppskotinum tryggja teyðveikastu hjá almanverkinum er at tey hava rímil í kori hvissu pedagogfelagið vil geva undantøk so skal eg vera tann fyrsti til at siga tað hetta uppskotið er ikki neyðugt
takk fyri formaður ja so er tað hagni hoydal sum fær
viharra formaður eg vil ikki hava bilsun av røðuni hjá krisjum andreasen o hann hevur prógvað tey verki fleiri ferði at hann velur altíð støðuna hjá tí sterkasta øhmen eg haldi ta eri øgiliga ódámligt at hoyra tað avihúklaríið um at mann pakkar tað inn í at mann sigur seg hava umsrn fyri teimum sonevndu veikastu altso kristi andreasen umboðar eina samgongu og ein landsstýrismann sum er annar parturin av ósemjuni sum hevur lokk auta fólk við grundgevingin hjá kristin andreasen um at verfóll raka sjálvandi ótrúliga keðiliga og tað skilja vit øll so sigur han faktikt tað at eingin í almannaverkinum ella í heilsurøkt ella í sjúkrarøkt nakantíð kann fara í verkfallinu og kristi andreas sum t advokato veit í fyrr hevur onkuntíð staði á løntakarans síðu so hann veit væl alt tað sum hann segði var skeivt og tann søguligi útlengini hihn á tí sum hendur í norðurlondumtey skudu koma aftur til hon var so blóðskeiv so hetta var bara ein røða fyri maknini har mann royna at pakka tað inn í umsorgan fyri tey veikaru

takk fyri harra formaður eg skal enn einaferð minna høgnum heital á at hetta uppskotið her er faktiskt konserperað undir seinastu samgongu tá høgnum heital varð við í landsstýrinum tá kom táverandi landsstýri til táverandi andstøðuna og bað um at víkja frá tíðarfloksinum og hvar táverandi andstøðuna segði eg jarða til tað hetta uppskotið hevur ligið í einari skuffu í samferðsmaðuráðnum hvar ein landsstýrismaður á javnaðarflokkinum sat ogeraði uppskotið og tað er tað sum eg tiki fram aftur nú og sum eg eisini las burtur úr løgmansrøðuni sum var ein part av tí samfelagnum sum heitilagt sat í so er tað neyðugt í hesum samanlendingum at hava skipaða virðið hjá arbeiðsmarknaðinum tá ið tað rakar tey veiku eg standi ikki her upp og præt ikki vegna tann sterkara persónin her ella tann sterkara partin eg royni at vísa á at eitt verkfall má ikki ganga og diva tá allar veikastu í samfelagnum
so er tað jákup mikkelsen sum fær eina viðmerking í gjárfall
eri púra samdur við khristian andreasen at hetta snýr seg um at tey fólkini í okkara samfelag sum hava brúk fyri hjálp at tey fáa hjálp at tey ikki gerast ein finna í talvunum um hvussu stór lønin skal vera hetta ikki hetta eru fólk sum koma illa fyri og vit hava hoyrt fleiri dømi um har ið tað eru veik fólk sum eru komin sera illa fyri tí at tey lív ein partur av einari arbeiðsmarknaður afturat tað eigur ikki at koma fyri vit eiga at fáa skipaði viðurskifti og tí kundi hugsað mær at spurt khristin andreasen um mann ikki kann vátta tað at hetta uppskotið sum lagt fram nú er nærmast eitt kopi av tí sum javnaðarflokkurin og undanfarna samgonga arbeiddir við og at mann ætlar ætlaði tá at gjøgnumføra hetta her men hetta er altso bara fyri at hjálpa teimum sum hava brúk fyri hjálp og einki annað
kristian andreasen
takkfyrihara formaður jú eg havi fingið váttta frá frá landsstýrismanninum at hetta uppskotið er stórt ser eftrá við ta uppskotið sumta e gjørt undir farnu samgongu trupulleikin e hesiferiðeð tað at mann biður um eini hundrað og tretivu hundrað og fjøruti undantøk mann fær bara fjúrtan mann hevur yvir tvey hundrað fólk búgvandi hjá almanaverkinum sum ha við onga hjálp a honum tað er ikki forsvarligt hetta uppskotiðhevði egsletkki komið niðan vissi mann evði kunna funnið í t givin grundantøk ikki ikki uttan tað skal sjá fylgin borderast kritiskt eg sigi iski at pedagoffelagið skal geva øllum undantøk verkfallið skal sjá filgini merkjast ta ersltiki tað men tá tað er so tá ið mann tá iðmann er so avvísandi fyri at geva neyðu undantøk so er at so er tað grundin til at mann hevur sæð seg noyddan til kanska ímóti okkara vilju úrslatini fari ni an løgtingin við enfrá mál frá hesumtakkfyriha formaður
so er tað tjón í nols og joensen sum fara við
takk fyri harra formaður ja nú brúkar kristian andreasen eitt sindur av tíð upp á í sínari røðu upp á at tey sum ikki líkasum fáa tosað sína søk her og hvort á sínum og og nú hevur líkasum samgongan fingið ella eisini at vita frá stjóranum í almannaverkinum hvussu tað stendur til men so havi eghug at nevna eisini at bara fyri at fáa líkasum tað eisini upp á p á banan beinanvegin at tey undantøkini sum eru givin tað skal eisini sigast at tað er blivin givin fleiri vit faran upp í tjúgu og vit skulu minnast til tað at í hesum her er tað eisini fjøruti tænastumenn sum eru í starvi og umframt at hátey hálvt annð hundrað og hjálpafólkafelagnm sum eisini er rbeiðiso støðan som støðan er kanska ikki so heiltgrell sum sum tað verður gjørt til men etta her sum sum verður ført fram eisini hetta her við atat vit skuldu koma so langt sum hetta her so hava vit havt skipanir við tænastumonnum og tað er man farin uprá tað var trygdin fyri at vit ikki komu út í hesar støðurnar her fyri at verja fyr

kristian andreasen gersuvæltakfyr hara formaður ja eg eri púra samdur at ein máti at loyst hendam trupulleikan ppeá sum er afturvendandi varð at innføra kanska ella seg ansa hetta fleiri tænastufólk siger mann annar farin burtur frá tey eg eru øeliga dýr at hava við at gera kostað nógvi eftirløn o sovíðari mann kundi eisini gjørt eina avtalu við við við fakfeløgini um at frásagt sær hesi her alvorligu vápnini móti ímóti inu ein móti einum gjaldi altso tað er altso samfelagið hevur ein áhuga í at fáa skipaðar viðurskiftir og vist tað liggur eit eitt eitt ytilsi frá frá fakfeløgunum um at vera við til tað so meini eg at tað skal eisini hornorerast við eina einum hægri gjaldi men hetta her málið í dag snýr seg ikki um hvørja løn ið í pedagogar skulu hava og tað snýr seg bara um undantøkini eg plandi meg sletki ippí hvørja løntey skulu hava og tað er teirra rættur at samráðast um tað og tað mugu partarnir finna eina semju um um neyðugt við hjálp frá stvemeslandinum
hara formaður ja so er tað jaspur langaard
ja takk yrra formaður eg haldi keðist sera harmiligt at hoyra høgdal tosa um at vit skulu bjarga teimum sterkastu eg haldi teg at man hevur iki erliga skilt problemi og hvat mátið snýr seg um vit tosa um at vit hava teg givin tjúgu undantøk út av seks hundrað og fýrs ársverkum ella tað sum svara til áleit túsund starvsfólk og ed vard hen var so og hevði fund við okkum í vikuni har nevndi at ein øgiliga stórur vandi við teimum fólkunum sum er æta er eisini at tey brenna út hann nevndi ein persón sum hevði arbeitt mánadag forfram til mikudag uttan at havt eini ein frídag ella frí løtu ímillum altso hvat hendi visti nú at hvisigar tjúgu hvat hendi við teimum tjúgu sum í dag hava undantak hvat hvat hendir um eina viku tá sægð christianin andreasen fyri sær hvathvat
og so skerði kristian andreasen
takharra formaður eg havi fingið at vita frá frá fakmyndugleikanum at verandi støuga kann áa kann fáa heilt heilt alvorliga fylgir fyri tey búfólkini sum búgva h altso faktiskt so alvorliga fylgir taðtað kann gott skaða fólkini og vit hava fingið at vita at longu hevur okkurt búfólk skorið seg sjálvt og enda á landsjúgahúsinum okkurt fólk er lagt inn á á siguratisku deild og onnur børn eru send heim kunnu vit sum løgting livar við tí kann nakað liva við tí eg kann hvussu ikki
takk fyri formaðurin ja og so er tað beljus thinesen
áa hvar formaður eg fari í formalsloyvi at lesa eitt sindur upp av tí sum poll nielsen advokator hjá pedagogfelagnum skrivaði til fasta gerðarættin í tvey túsund og átjan í samband
við tað stregnastin tá skuldi vera hann sigur at eisini eigur fasta gerðarættið at hava í huga at bæði her heima í grannalondum okkara hevur tað altíð verið soleiðis at tað ikki er dómstøðla skipanin ella fakrættarliga skipanin men lóggevandi valdi sum tekur avgerð um hvørt eitt verkfall skal steðgast orsakað av teimum avleiðing sum verkfallið hevur hetta sigur sakførarin hjá pedagogfelagum og tað staðfestir so dyggiliga eisini tað sum kristian andreasen vísti á at í civiliseraðum londum sum danmark har ger mann upp á hendan mátan tí at mann tekur partí við teimum menniskjum sum liggja í klemmu og blíva gíslar í einum verkfalli og tað er bara tað ið er intenstjónin við hesum uppskotinum í dag og einki annaður
ja takk fyri harra formaður egr púra samdur við billjustinussen tað hevur verið nógv brúkt aðrastaðnis at lóggávuvaldið heldur eyga við tingunum og fremur inntriv tá tað verður mett neyðugt og tað tað evr eisini velivið tivi nógv diskuterað innan fyri løgfrøði og tað er nógvir løgfrøðingar sum siga tað tað er ein fyrimunur fyri ta sjálvstøðu arbeiðsrætaligar systemið at tey vita tað at tað er lgávuvald sum heldur eyga við teimum tí tað kann kosta framskunda prosessuna og tað er eisini tað sum verður sagt at tað er ikki nøkur tá ið tan politiskaskipanin leggur uppí so kunnu tey ikki vita hvat tað er sum tá búskavaldið kemur við taðsja se er kki eitt tað skal ikki velja vera fastsystem hvar mann hvar ið lóggávuvaldið kemur inn hvørja ferð tað skal vera tá tað er neyðugt og tað kann vera við ymiskum virki millum og tað ger tað tar framskundaða prosessinar við at finna semjur so tað sum vit diskuter í dag er væl og virðiligani umrøtt innan arbeiðsrættin í øllum lærubókum so tað sum vit standa her í ger í dag í løgtinginum er yvirhøvur ikki nakað nýtt finnur meg inn hetta ur staðið uppá í kanska hundrað er á várunum e hvussu siga síðan tjan hnda g fimogtjúgu og og tað er tað og við sum ansvarligir politikari vit mugu tryggja lóg og lødaskil
ja takk fyri so fær ingilín litegsens rømaorð ger so væl
ja tað sum vit viðgera her í dag tað er ikki um undantøk skulu gevast tá ið verkfallið er tað sum vit viðgera í dag tað er um løgtingið skal geva tí einapartinum í hesari samráðingini í hesari ósemjuni betri positión enn hin parturin tí beint nú so er føroya pedagogfelag í verkfalli tey eru í verkfalli tí at sáttmálasamráðingarnar ikki føra til nakra semju pedagogfelagið er einiparturin í ósemjuni og lønardeildin á fíggjamálaráðnum og kommunala arbeiðsgevarfelagið er hin parturin og løgtingið eigur ikki at vera ein partur av hesi ósemjuni partarnir teir eiga at seta seg við samráðingarborðið og í felag finna eina semju men tað sum vinnuliga umhvørvismálaráðharrin nú er nú ger tað er at lóggeva fram í hjárætt til tann eina partin í ósemjuni og tað halda vit í javnaðarflokkinum ikki er í ordan og tað hoyrir ikki heima í løgtinginum nú tað er ótrúliga óheppið at borgarar sum hava tørv á nøkrum heilt avgerandi tænastum missa hesar tá verkfall er at nøkur fáa tað verri tí tei vera daglig dagur broyttu grundleggjandi men hetta eru viðurskiftir sum samráðast skal um har báðir partar geva og báðir partar fáa at lóggeva um tað í løgtinginum mitt í eini stríðstíð uttan um arbeiðsmarknaðin tað tykist sum ein yvirháling í tí skeiva bánanum tað verður sagt í miðlunum í gjár og fyrradagin at vit skuldu geva vit skulu hava hesa lógina tí at tað hava øll okkara grannalond tað segði helgi abramsen christan andreasen nevnd eisini í sínari framløgurøðu nú at tað er púra vanligt í danmark at hava sovornar lógir eg veit ikki hvørji lond helgja abransa meina við men um vit hyggja til danmarkar sum vit ofta samanbera okkum við so eru undantøk ja men hesi eru gjørd í samráðingum í avtalumi ikki í lóg í eini avtalu og hesi undantøkini tey eru so sanniliga ikki ókeypis vit hava í dag sum heild ein vælfungerandi arbeiðsmarknað arbeiðsloysi er lákt fólk kunnu lættliga skifta starv visti mann ynskir tað vit hava nøkur lógarásett rættindi og nakrar skyldur sum verja okkum tiss vit verða órætturvíst viðfarin men tað er ikki komið av sær sjálvum kjarnin í mátanum vit hava skipað okkara arbeiðsmarknað tað er ait arbeiðsfólkið hevur eina rødd og hevur ávirkan gjøgnum eitt nú fakfeløg og fakfeløgini tey hava eitt amboð at brúka í ringastu førum tá samráðingarráðingar fara fram og hildið verður at at treytirnar at arbeiða undir ikki eru nøktandi tað amboðið tað er verkfalsrætturin síðsta borgarlig stjørn atso innførdi mann fráboðanarfreist í mun til verkfall við semingslógini í tvey túsund og trettan nú ynskir mann so at innføra undantøk við lóg í stríðstíð uttan um arbeiðsmarknaðin eingin okkara ynskir at tey sum hava brúk fyri hjálp ikki fáa hana men hetta er ikki mátin at gera taðuppá í gjár undirskrivaðu seksogtretivu fakfeløg eina átalu um uppskotið hjá helga abramsen tey vísa á at uppskotið er eitt álop á alla fakfelagsrørsluna og á fría samráðingarrættin hetta er tað størsta álopið á arbeiðstakarin í søguni segði óluvá í gongd forkvinna í felagnum føroyskir sjúkrarøktarfrøðingar tað átti landsstýrismaðurin at tikið til eftirtektar einsini landsstýrið eisini átti heitt á partarnar um at taka samráðingarnar uppaftur heldur enn at seta eina lóg í verk uttan at fakfeløgin fáa nakað afturfyri ella eru við í tí arbeiðinum yvirhøvur tí skal samráðingin millum arbeiðsgevarar og takarar t halda áfram soleiðis sum vit í dag hava skipað okkara arbeiðsmarknaði so er tað neyðugt at talan er um javnar partar tað var hugstoytt at síggja í tíðindini fyri at meðan eingin semja fekst fest um pedagogfelagið mátti lýsa verkfall ja so vóru ovurheimsstór virðir av makreli givið í eina handavending til tey sum longu hava ríkisligt frammanundan virðini verða ikki javntbýtt vit hava nú í nógv ár eftir hondini hoyrt at støðan á námsfrøðiligu økinum ikki er nøktandi fyri tveimum árum síðan hittust eg við trimum leiðarum á ymsum dagstovnum teirra lýsing av støðuni var alt annað enn góð og boðaði frá einum øki sum er á pínumarkinum herfyri hoyrdu vit ein leiðara fara alment út við hesum somum boðunum starvsfólk á einum stovni møttu ikki til arbeiðis stovnar mugu lata aftur áðrenn vanliga afturlatingartíð og eitt starvsfólk segði seg kenda kenna ein lætta yvir ikki at skula til arbeiðis mánadagin tí tann dagin fór hon ikki at hava ringa samvitsku

tey sum eru um okkara børn og borgarar sum hava sum hava tørv tey hava brúk fyri fleiri samstarvsfeløgum og tí og umstøðum at brúka sína fakligheit tá tey eru í verkfalli so síggja vit hvussu tey mangla og hvussu stóra ábyrgd vit lata teimum hvønn dag tey hava pivorið betri sømdir bæði fyri teirra skyld men so sanniliga eisini fyri okkara skyld fyrrverandi búskaparráð lat í vár frágreiðing út sum vísti at vit fara at mangla hundraðtals starvsfólk innan fyri vælferðarøki í framtíðini skulu vit hava ein arbeiðsmarknað har vit øll luttaka jøvnum føti so krevur tað góðar vælferðarskipanir sum eitt nú røykt dagstovna og bústovnartilboð stuðlar og so framvegis starvsbólkarnir innan fyri vælferðarøki teir samráðast eins og allir aðrir starvsbólkar um løn og treytir og lønarlagið tað verður sett aftir hesum samráðingunum men tað eru stórir lmunir millum ávíska ávísar fakbólkar um vit hyggja eftir útbúgvingarlongd og ábyrgd limir hjá pedagogfelagnum eru ein av hesum starvsbólkunum ið eru verri lønt enn onnur sum hava tikið eins langa útbúgving og sum kanska ikki í eins stóran mun hava líka stóra ábyrgd í starvinum ein partur av orsøkini til hetta tað er sokallaði tjændistamansreðformenn sum varð viðtikin í fólkatinginum í nítjan og sum staðfestu ýtt lønarlag fyri øll almenn starvsfólk størv har kvinnurnir serliga arbeiddu tey vóru bólkað í eini lægri lønarflokk enn størv har menn serliga arbeiddu um hugt var etir eeftir útbúgvingarlongt og eftir ábyrgd og ein grundgeving til tað tað var at menn vóru uppihaldarar meðan kvinnur ikki vóru tað hetta er ein gomul avoldað og donsk lóg men hon ávirkar enn lønarlagið eisini í føroyum tí í nítjan hundrað og níggjuogtrýss vórðu føroysk fakfeløg limir fleiri føroysk fakfeløg limir í donskum fakfeløgum og tí varð kjenslumansrarformenn partvíst eisini galdandi í føroyska lønarlagnum og var við til at seta støði hyggja vit at hvørjir fakbólkar vórðu bólkar lákt og framvegis eru tað so er talan um júst somu fakbólkar sum fyrrverandi búskaparráð vísti á fara at mangla í framtíðini og tann ppolitiski myndugleikin hann eigur um nakað at tryggja at vælferðarsamfelagið hongur saman tí hevði tað rætta verið at hækka lønarkarmin fyri bólkarnar soleiðis at vælferðarsamfelagið eigur lív lagar í eg haldi at hesi tingini hanga saman mann fer ikki í verkfallið stuttleikar mann fer í varkfall tí fakfelagið ikki longur kann standa inn fyri teimum treytunum sum limirnir arbeiða undir og tær treytirnar sum starvsfólkini hava at arbeiða undir ikki eru nóg góðar so gongur tað hvønn dag út yvir tey samfelagnum sum hava tørv á tænastu ikki bara tað verkfalla er men hvønn dag og í síðsta enda so gongur tað út yvir okkara samfelag tí vit ikki hava starvsfólk at tryggja okkara vælferðarskipanir tí vil okkara áhitan í javnaðarflokkinum vera at løgmaður og landsstýri heitir á partarnar um at fara aftur til samráðingar og at finna eina semju bæði tá tað snýr seg um sáttmála g ósemjuna men eisini tá tað snýr seg um at gera avtalur um undantøk nakað fyri nakað eg havi samkenslu við øllum borgarunum sum við hesum døgum ikki fáa námsfrøðilighjálpina sum tey tørva og eg unnur teimum virkuliga góða hjálp umsorgan og stuðul frá góðum fakligum fólki sum brenna fyri tí tey gera og ikki brenna út av tí tey gera tí tá eg lurti eftir umboðn rá pedagogfelagnum so hoyri eg at tey sum nú brenna út tað síggja vit eisini á nøgdinum av sjúkrameldingum nøgdini av starvslýsingum og tað hevur hvørgin partur uppiborið tí má ein semja finnast og hon er ikki at finna her í løgtinginum men við samráðingarborðið takk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar kristian adreasa fest
ger sovælfyri harra formaður eg kann taka undir við nøkrum tíð sum yngilditissen strøym sigur hon hevur pultya atirlit til fakfeløgini og teirra rættindir og hon tekur eisini atlit til tey víkar stillaðu og tað er jú tann balansugongdin á og ta tað er tað mann skal viða upp okuøra kvurt anna í hesum málinm her beint men hvussu hugsar yngilein dirsensen strøm sær at hvussu loysa vit tað málið við teimum veiku sum í løtuni sita á stovnum hjá almannaverkinum og sum ongan hjálpahvussu loysir mann tann

pedagogfelagið í gjár var úti og heitti á landsstýrismannin um at taka at mann heitti á at taka samráðingarnar uppaftur so fóru øll starvsfólkini hjá pedagogfelagnum aftur til arbeiðis tað haldi eg hevði verið ein góð loysn upp á at at tey sum beint nú eru í eina ræðuliga ræðuliga keðiligari støðu og eisini øll onnur sum brúka námsfríar tænastur koma á at tey starvsfólk sleppa aftur til arbeiðis og teir borgararnar fáa tær hjálpina sum teirum tørvar tað liggur á einum sæti beint frammanfyri
fyri landsstýrinum og samgonguni takk fyri ja takk jaspur
laardja takk yrherar formaður í gjár so bóru tey keðiligu boðini at barnaheimið varð noyd til at senda tíggju børn heim av fimmogtjúgu og tey børnini sum eru har eru ar av einari orsøk eingin er har við stuttleikar og tí haldi at tað er ein partur sjálvandi avstreykuni men so er mín spurningur til ingilin strøm eg ikki taka endaligt um tit hava tíggju ella níggju ella sjey men er tað rímiligt fyri tey børnini sum blíva send heim ella send út úr barnaheiminum í tí umhvørvinum sum tey eru komin inn í og og hvat avleiðingar kann tað fáa takk fyri harform
ja ingilin didriksens
ger so væltað er ikki rímiligt nei í einari samráðing eru tveir partar og eg haldi at tá ið man nú fer inn í løgtingið og lóggevur so gera mandi ein av partinum í hesari her ósemjuni fram í hjárætt sum hinparturin ikki hevur tað er órímiligt ja at at børnini verða send heim nei verkfall er órímiligt grundarstaðnirin í einum verkfalli er at mann heldur at umstøðurnar sum fólk hava at arbeiða umtær eru órímiligar og tá gongur tað hvønn dag út yvir tey starvsfólkini sum starvast á barnaheiminum á dagstovunum á bústovunum og tað er eisini órímiligt so eg haldi at mann skal taka ta áhitanina sum eru komin frá batagogfelagnum og fara aftur til samráðingarborðið soleiðis nær at øll hesi fólki
kini kunnu koma aftur til arbeiðis ja so er tann hjóni
nolsu joensenja tað virka sum at at tað manglar ein vilja eitlalans stað í hesum er at koma til aftur til forhandlinsborðið tí tað tað sum øll vilja ynskja inni her eisini gitið at fara t at partarnir fara at samráðast og tí undrar tað at mann ikki tekur ímóti tí innbjóðingini sum er at vitvit fara til arbeiðis aftur og so fara vit á líka føti at forhandla tí kundi aðhava gott verið nok so áhugavert at vita her nú eisini undir viðgerðini at á aðrari síðuni í hesum samráðingarstøðuni so hava vit ein part í hinum hinari síðuni hava vit tveir partar tað vil siga fíggjarmálaráðið og kaff kommunalt arbeiðsgevurð og tá in seminstovnur skal meta um nær tað er møguligt at fara inn aftur og samráðast so metir hanná aðrari síðuni at pedagogfelagið eru sinnaði ja har møguleikar og hinari síðuni er tað so báðir partar ella annar partar sum blokerar ella hvat er tað í hesun her tað kundi veið nok s áhgvert at fingið at vita frá frá pørtinum sum
sum kenna til eftir takk fyri harra formaðringil inesen
ger suvæl ja altso eg haldi nemliga at t eg tað eri tað er nokk so áhugavert eg hugsaði í gjár tá i pedagogfelagið kom út við hesari áheitanini á landsstýri um at taka uppskotið aftur so fóru allir partar ella so fóru øll starvsfólk aftur til arbeiðis ves mann visti mann kom aftur til samráðingarborðið tað hugsaði eg virkliga at nú verður fyrsta viðgerð av hesum uppskotinum avblást tí eg hugsaði at tað var eitt tilboð sum var nóg sum var for gott til at at fara at lata fara framvið og virkligan vilju til at vilja gera eina semju men hin vegin so skilji eg eisini væl at tá ið mann hevur tømt kassarnar við at brúka pengar upp á ymisk onnur ting sum ja kanska ikki koma hesum veiku líka nógv til góðar sum mann vil vera við man gevur nøkur rættindi í dag so kann mann heldur ikki lyfta lønarlagið hjá hesumnámsfrøðingunum og hjálparfólkum sum eru í
samráðingum í dag ja og sot eg fann kláin poulsen
ja harra formaður eg skal geva røðaran púra rætt í at lønarparturin ella lønarviðurskiftini tað tað hoyrir til samráðingarborðið og tað er slett iki tað vit viðgera her inni í í tingsalinum tað er hendan høvuðsavtalan sum sum vit mangla í føroyum til at geva undantøk til til teir postarnir sum altíð mugu fáa undantøk í einar sovri støðu og og og tað er sum røðarin sigur at partarnir á danska arbeiðsmarknaðinum funnið semja um hetta og eg veit ikki mær skilt tar rætt men men tann fyrsta høvuðsavtalnu bey undirskrivað longu átjan hundrað og níggjuoghálvfems og vit eru í tvey túsund og einogtjúgu hvar hvar er okkara høvuðsavtala eiga vit ikki at eisini at hava eina høvuðsavtala í føroyum tað er einki hent á hesum økinum og og eingit okkuni ynskja víð hesar støðuni eingin ynskir at at koma í hesa støðuna aftur aftur men hvør loysnin er hetta kanska ikki tann síðsti útvegurin ella hvat heldur røðarin vit skulu gera við hesar støðurnar sum kunnu blíva ein afturvend

tað sum eg haldi at mann skal gera tað er at mann tá uttan fyri stríðst tí at mann í friðartíð saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum fær gjørt eina avtalu soleiðis mar at mann kann loyva undantøkum ella mann setir eina líknandi skipan sum viðtænastumonnum í verk eg havi hoyrt frá bæði arbeiðsgevarum og arbeiðstakarum at tað vóru nakrar avbjóðingar við akkurát tí skipanini men tað hava vit so prøva tað bleiv avtikið hví bleiv tað avtikið skuldi mann ikki farið í friðartíð og ikki sum nú mitt í einari ósemju har sum vit hava eina ósemju millum tveir partar og løgtingið nú vislu meirlutið er fyri hesum uppskotinum faktiskt fer inn og stuðlær dí einapartinum
tað haldi eg ikki mátan at loysa tíkká ja takk so er tað bjørt
sámurhanterr hehe takk fyri ja vit hoyrdu longu fyrsta dagin í verkfallinum umboð fvæðið fyri landsstýrið og fyri almannaverki a siga at vandi var fyri lív og heilsu og tað merkir at tað kann kosta á lív og samstundis so kemur mann í dag mann kundi havt avblást verkfallið í dag øll allur pedagg kundi at verið ætlað arbeiðis í dag og so kom mann sæssur niður í friðum áðum hvat ger mann staðin fyri mann heldur fast ið at mann vildi taka verkfalsrættin frá ein pórstið av pedagogunu mann vil í lóg taka rættin hjá nøkrum pedagogum til at fara í verkhald frá teimum men mann hevur ikki lagt nakað borðið afturfyri í ætlar at spyrja ingilni ditrisins trøm um mann yvirhøvur kann tað í einum framkomnum samfelag frátaka nøkrum verkfalsrættin uttan at geva teimum kompensatión tí her liggur einki á borðinum frá landsn
stóði takk fyri ja og so er tað ingilin didiksens strong gerst
sja tað vareg tosað umat øll seviliseraði samfeløg tey hava lóggávu á hesum her økinum ella í øllum førum avtalur á hesum økinum men seviliseraði lond fara ikki inn upp á hendan mátan í stríðstíð og stuðla einum parti í einari ósemju tað haldi eg tað tað haldi eg virkuliga ikki at mann atmann ger upp á upp á hendan mátan og skerja verkfalsrættinum kemur eisini í konflikt við sáttmálar øtað sum er tann stóri munurin tað er um mann í friðaritíð fer inn og ger eina avtalu á arbeiðsmarknaðinum við partarnar á arbeiðsmarknaðinum í friðartíð ikki stríðstíð og melda seg inn í tað tann eina partin nærmast tað er ikki uppgávan hjá løgtinginum men tað er uppgávan hjá løgtinginum at tryggja at tey tey sum hava tørv á hjálp í dagligdegnum fáa
tað men ikki upp á hendan mátan ikki í løgtinginum men við samráðingarborðið takk fyri harra formaður ja takk so er tað næsti framsøgumaður og fimut rasmussen fær orðið
nú hevur landsstýrismaðurin lagt uppskot fram sum leggur upp til at undantøk kunnu verða givin har ið almannamerki metir men har sum mann dissettana paragraf tvey inn har sum pedagogsfelagið saman við formannin í í umhvørviog arbeiðsumghvørvisráðnum kann fara inn og og og meta um hetta her hetta her er nemiliga fyri at forða fyri at hesi sum hava serligan tørv ikki dettarnir ímillum eg harra formaður vit sita inni her í dag og er nógv fólk samla uttanfyri eg havi prøvað hugt út í ein vindeygu eg síggi ikki tey so kallaðu veiku sum tað verður nevnt her eg síggi ikki tey so kallaðu veiku hvar eru tey hvar eru hesi fólkini sum vit tosa um í dag hvar eru tey men allarfyrst uppskotið tað snýr seg ikki um at skerja verklaksrættin men at verja nakrar av okkara veikastu borgarunum og eg haldi fast við atað er ikki so kallaði veikastu men teir veikastu borgararnir uppskotið tað leggur seg ikki út í arbeiðsdrekkin hjá teimum allarflestu pedagogunum hetta er kanska tíggju fimm prosent sum tað draga seg um og at taka vst mann tekur fimm fimm tíggju prosent av arbeiðstyrkini mann metir tað at tað geldur fakfelagið so er okkurt púra púra ruskandiil samfelagnum at vissi so nógv fólk kunnu verða við heima og tað ikki gera nakan mun til samfelagið so er okkurt fullstendiliga galið er ikki brúk fyri teimum jú tað hevr brúk fyri patogogunum absolutt men vit mugu hugsa um at tað eru nøkur sum ikki klára seg sjálvar og tey hava ikki valt tað sjálvi at verða fødd í tann kroppin sum tey ru eru fødd í tað er ikki up til okkum ikki upt til tey hvussu mann verður føddur vit sita her vit hava ikki brúk fyri serliga hjálp til dagliga fyri at kunna liva mann kann ikki bara apliga bara taka og siga ná nú nú er fína sjordar nú kundi eg bara passa tykum sjálvi tað er tað sum vit sita her í dag og viðgera fyri at fyri simplum av hjálpa hesum fólkunum

og tað er púra púra rætt verkfall er eitt stórkt og kraftbyki vápn og tí skal tað viðfarast við ábyrgd tann ábyrgdin liggur á fakfeløgunum nú í sambandi við at geva undantøk soleiðisnar at verkfallið ikki hevur óbøtandi og óupprættiligar avleiðingar vit kunnu vísa á at vit snakka um gráðan harðskap á bústovunum sikosu sjálvskaða álvarslig afturstil at í menning vit vit snakka um at at menna vit snakka um cerná um vit snakka um at gera st himmalig ørð men so knúsau vitð alt untur við at ikki at ikki at geva hest fólk sum tær at hjálpa sum tey hava brúk fyri at tað líkist svartað avjast ongum har tað er púra forkastiligtát tað gongur fyri seg og umsorgnarsviku vit hoyra um at børn varð senda heim aftur til tey sum tay eru tikin frá tí at pedegokan er eru heima hvat er hetta fyri nakað eingjøs depersón lívsvanda sjálvmorðsvanda hetta her hetta kunnu vit politikarar ikki standa modell til og tí mugu vit verja handa bólkin tað er eingin annar sum kann verja tai bólkina í løtuni uttanw tí at fakfeløgini vilja ikki verja henda bólkin so er tað upp til okkum g g hali atað er heilt forkastiligt at andstøðan ikki vil vera við til at ganga at geva undantøk frá víkja frá tíðarflostinum tíðat hvussu nógv fólk skuldu fáa skaða hvussu nógvar tað hvusu ógvar dagar skuldu ganga áðennvit áðrenn intit keg áh nú kunnu vit hvussu nógvr tapar t skuldi vera gott rista við høvdinum eg leggi einki ít um rist í høvdinum tí heta er bara veruleikin vit hava við menniskjur at gera sum hava serligan tørv at mann hevur klárað av tí privata arbeiðsmarknaðinum at gera ymiskar tá tað kemur til alifisk og sovorðið tað hevur mann gjørt nakrar nakrar nakrar skipanir sum eru eru galdandi tí at at virðirið ikki skuldu fara firi skeyti hvat ið hesum virðunum sum vit hava

og strandferslan og soe og so hevur starvsfelagið verið úti og og tosað um at hettar er púra langt úti samstundis sum at tey geva undantaksloyvi til at føroyatelið ikki lukkað niður altso ger tað undantakið har altso hvat er eftir fyr nakað um í falla streykar skuldi vera hvar er vit henni at er púra galið hjá okkum eg haldi tað at tað er púra forkartligt at vit prúka tey veikastu í samfelagnum til vápn

og eg eg haldi at at hetta her er hetta er populisma av ringasta slag sum gongur fyri sær í løtuni og tað er sikkurt onkur sum hugsar her áh it ik eg ikki taki undir viðhesum her ella vissi eg viski ikki eri ímótivðhesum her so eri eg ferdi sum politikari nú sigu sum partamaðurin so biðigt at eru við fergi politikarar eftir at hava hjálpt teimum veikastu í samfelagnum heilt ærligt

at so verður tað sagt at tað ein hálvar annar dagur so leggur mann upp í og sovorði men hvussu nógvir dagar skulu ganga hvussu nógv skulu fáa skaða hvussu hvussu nógv afturs ig skulu vit hava eg vil gjarna hava at tit koyr eintakur inn í her peint sum hevur rætt til at trýsta á stemmiknøttin tá ið tað kemur fyri at tit hugsa tykkum væl um ikki bara koyra upp á populismu men hetta her er nøkur veruligur menniskjur sum tað dragar seg um o eg eg havi sjálvur og egr kanska eitt sindur upprørdur um hetta her men eg havi sjálvur pátatt hold onkran sum verður rørdur av hesum her men tað sum eg havi pá tætt holda er so mikið væl fyri at at tað gongur nokk við tí men eg havi prøvað tað fyrr og tá er tað tað at at tað at at menniskja ginnur at missa hár og beginnur at at at at ikki kunna sova og beginnur at gera undir seg tí aftur kanska mann hevur strýst við at fingið onkran at at ikki at brúka blæu og líknandi og so fara tey aftur tí at umstøðurnar bliva ikki tær sum eiga at vera tær vanligur tað vr daglig teg og eg havi fleiri ferð r sagt hesum tingsins røðarpálli at tað er púra galið eisini at mann fer í summarferiu við fólkunum sum hava serligan tørv tað havi ikki brúk fyri summarferiu tað havi brúk fyri eninu dagligdegir sum er er líka altíð tað er taðsum it hava brúk fyri ogtí havldi eg tað at vit skuldu fara snakka reelt um hetta uppskotið her tta er eg hetta r øgiliga einkult uppskot tað stuttat langa ta at draga seg um tað er tað at at almannaverkið kann fara inn og meta um at tað eru nøkur sum hava brúk fyri hjálp o er tað soleiðisnar at mann metir at at at pedagogfelagið metir at tt eru skeiv ja sof hevur mann koyrt í eina nevnd og hendan nevndin hevur fýraogtjúgu tímar til at taka støðu og í hesi nevndini er so formaðurin í arbeiðsumhvørvisráðnum tað kann eg ikki vera greiðari tað kann ikki vera greiðari enn tað

so so sigur mann at atvissu nú um núvit taka eitt pedagogarnir pedagoffelagi sigur tað at mann skal koma aftur til eina til samráðing men tað var e treytur við tað er tað at uppskotið skuldi takast aftur tað var ein av treytunum og skulu vit taka uppskotið atur skulu vit aftur bíðisi dagarnir skuldu til nú er eg aftur innú hvussu nógv hvussu nógv fólk skuldu fáa skaða av hesu her sum vit gera nú vælsignaður verðurti við pedagogfelagið gevið tey undantøk skuldu til so hetta upskotið slettik verið til vit eru einki annað her enn tað at vit royna at hjálpa teimum veikasti í samfelagnum sum summi hava ilt av at vil kalla tey veikastu og tá ið farna samgonga sat tá hevði mann ikki trupulleikar av at fara í fara í tingi við enum uppskoti

eg skilji ikki hugsanarháttin hjá fólkunum sum eru valdur á

tey hava ha alla tíðina tey kunnu ikki velja um tey ikki hava tey kunnuikki velja nei nú havi egikki serligan tørv tað kunnu tey hava serligan tørv og tey hava brúk fyri hjálp og lat okkum hjálpa teimum vissu visu fakfeløgni ikki velja hjálpa so skulu vit hjálpa takk fyri frú forkvina
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrstur er uni rasmussen
ger sovæltakk fyri eg vil fyrst siga at eg kann ikki vera meir samdur við frimun rasmussen eg eri so fullstendiliga samdur við inn í øllum sum hann segði men tá ið tað kemur til ett her at fleiri í andstøðuni fáa tað ljóðar sum um hetta e eit so gott tilboð sum bidagogfelagið kemur við vitaðvist vit taka hetta uppskotið aftur at so skulu øll fara til arbeiðis altso eg haldi púra púra púra við síðuna av uppskot at taka við tí tað tað ger bara tað at støðan verður upp aftur verri visi tað nú hendir at mann ikki blívur samdur pá at nú hevur mann koyrt hesi børnini so langt sum tey eru farin og so kanska fáa tær hjálpt nakrar dagar aftur og beginna at koma fyri seg í sat so verður streykað um aftur tá so verður tað barað upp aftur nógv verri so eg haldi hatta er púra henni veðri at góðtaka eitt uppskot sum hattarísmann skal koma har til djónu nolso joensen snakkaði um at at sjúkrahjálparar vóru hálvt annað hundrað sum vóru

ja takk fyri fráforsna ja eg eri samdur við una í tí at tilboðið er gott tað ljóðara øgiliga gott tí í fyrstuskifti men trupulleikin í vikinihevur visti mænn kala hat taka uppskotið aftur so gongur tíðin aftur og og og vit vit vit missa tað sum vit longu hava vunnið við tí tí sum er gingin og er tað nakað sum hesi her tey flestu sum hava serligan tørv ar brúk fyri tað er ein daglig dag ein javnan daglig dag tað skal vera tað sama og tað skal vera forsiðiligt allan vegin ígjøgnum so ateg haldi tað at partarnir ið vil heita partarnar um at seta saman og tosa saman men eg haldi tað at at uppskotið má bara koyras so langt sum tað ber til og ongantíð betri enn hetta uppskotið ongantíð kemur at ongantíð kemur til trið viðgerð ongantíð betri enn at vit hava funnið ein loysn til ta tíð

ruttvang ger sovæl takk fyri ja røðarin tosar um at la hann saknar tey veiku uttan fyri herbeint at gera vart við við seg eg vil bara siga at í mun til tað vald sum vit hava í hesum tingsalinum so eru øll uttanfyri ómetaliga veik vit hava sera sera stóra makt inni í hesum tingsalinum og tann maktin má brúkast við vísdómi og umhugsni tá eg bleiv spurd um um eg vildi brúka ta maktina at leggja upp í eitt verkfall uttan yvirhøvur at fáa at vita hvat ið uppskotið snúði seg um so var tað púra innlýsandi fyri meg at tað kundi eg ikki hetta er ikki fyrstu ferð í søguni at mann leggur upp í eitt verkfall og í tí liggur eisini ein ásannan av at tað kann vera neyðugt men mann skal hugsa seg væl um

rasmussen ger sovælja takk fyri frú forkvinna eg haldi tað at visti mann heldur visti man hevur hug at seta tey fólkini sum eru uttan fyri dag sum dansa og syngja gera kransurin um tingsalin meðan tey dansa og spæla siga tey er veik so hevur mann ikki skilt hvat hetta málið dragar seg um so eru mann farin fult fult fullstendiliga skeivir av hesum málinum fullstendiliga skeivr vit hosuakkt hesi fólkini uttanfyri ikki tað sum eg kalli veik tað er ikki veik men at at og vit hava brúk fyri hesum fólkunum eg úki eg havi brúk fyri tí hvønn dag við við teimum teiteimum sum eg havi standað nær uppá eghavibúk og eri glaður fyri tey men eg haldi tað sum verður gjørt nú við at halda eseg her sum gyslar tað er forkastligt

øgnu heitali ger so vælfrúforkvinnan hevur fulla virðing fyri teir persónligu royndini sum frímund rasmussen hevur og tað evitir frustatión tað elvið til eg fari bara at spyrja frímund rasmussen tveir spurningar annar er er tað rætt at landsstýrið framvegis hevur lýst verpan móti pørtum av limunum í ferðapetagogfelag sum eisini raka fólk sum hava stórar avbjóðingar í øðrum lagi er tað rætt at um so er at løgmaðar tóka tað uppskotið aftur nú og bæði okur nógvastu fara til samráðingar so vóru allir pedagogar aftur til arbeiðis tá støðan sum frí morassum bygdu sína røðu á var burtur er tað rætt sum eg sigi
ja takk fyri mótið
rasmussen ger sovælja egtann fyrra spurningin um tað er rætta verksmann eg havi ikki nakra meining um ta rætta verkspann eg eg haldi ikki eg haldi ikki at at landsstýrið eg haldi ikki e rætt at hava verksmann ímóti tann veika samfelagnum tað er tað er tað stutt at langa men og so er tað tað um tað er rætt vistimann tekur uppskotið aftur aft øll fara til arbeitt ja tak møguliga tað er rætt sum tekur uppskotið øll fara til arbeiðis aftur men hvat nú issi eingin semja er um eina viku ella eitt ella í morgin ella ovur morgin so fær mann fær mann so aftur í streyku men umnhnhava vissu frá frá fakfeløgunum at tey ikki brúka bara fara at seta hesi her veikastu í í hesa klemmuna aftur so nei altso eg haldi ikki tað er hundrað prosent rætt at alt verður super vis tú tekur uppskotið aftur nei tað haldig
ja takk edvar jacobs
senni ger so væl takk fyri frá forkvinna eitt sum røðarin segði tað er tað tey sum hara serligan tørv tey hava hava hann altíð eg haldi at tað var n ómindiliga alvorlig og hjartanemandi yvirskrift til tað sum er sum vit eru samlaði um her í dag tað er fyri at sláa eitt slag fyri tey sum ikki megna tilverna sjálvi sum hava brúk fyri einari sterkari hond at taka um og bara sum dømi so hevur mann spurt kunnu vit fáa eina hond tvær hendur har sum tað skuld vera tíggju men mann sigur nei tit fáa tvær hendur har sum tað skuldu vera trýss tað haldi eg lýsir øgiliga væl alvurin í tí heila tey hav brúk fyri trýss hendrum fyri at makta dagin tey fáa tvær eg haldi tað a at hetta er ein kampur fyri at tey allar allar allar veikasu kunnu fáa at tryggja tað sum vit vilja uppnáða ein tryggleika í
ja takk frímótt rasmussen
gersovælja takk fyri frú forkvinna ja eg veitkki hvat g skal g siga altso eg eg tað sum kemur fram nú í í í fjølmiðlunum og og í og í tingsalinum av av av av tingfólki at tey beginna at at m fyrr eg má snakka um tey veika í haldi mann verður havt tet konsensis um hvat tey veikasta í samfelagnum eru tað haldi eg man heur havt ta konsensis sum er men nú ginni mann seta iva um spurtmannsetilin við um hesi her virkuliga eru vórðu tað hava verið fleiri sum hava sagt so kallaðu veikastu hvt hvat hvat hvat b ella hvat btíði er tað so kallað set mann spurnatekin við um at virkuliga um tey virkuliga eru tey veikastu er tað har mann er komin eg haldi hatta her er hetta er er hetta er so langt úti at at eg havi ikki orð fyri tí ffrú forkvina
ja takk næstra viðmerki er akun
sølvilliamson johannesen ger so væl ja takk fyri frí fólkina eg skilji væl at frimon rasmussen verður hvussu kensluborin sum røðan hjá honum var tí at tað er trupult tá ið tær veikast verða rakt undir verkfalli og tað verður tað í hesum verkfallinum eins og væl í øðrum verkfallum men mann ikki gloyma at tað eru tveir partar í einum arbeiðsósemju tað er tað eisini í hesum førinum og her hevur pedagogfelagið í gjár sum eg skilji bjóðað landsstýrinum at viðsett á uppskotum verður tikið aftur og mann skilur aftur samanhangaborðið so fer øll arbeiðis aftur longri í dag tí haldi eg líka so væl at frímund kundi vent sær til kanska løgmann og heittu hann um at taka hetta uppskotið aftur og heittar á jørkan niclasen um at um at fara til samanhangaborðið so høvdu hvussu nú í dag og komandi dagarnar verið allir pedagogarnir til arbeiðis og tey veikunnu fingið at hjálpa

gersuvæja takk fyri frú forkvina faktiskt er tær tríggir partar í hessum her í hesum her men eg egri eri púra samdur við við aksel johannesen í tí at at tey høvdu farið til arbeiðis aftur visu vit tóku uppskotið aftur men hvat so hvat so visti tú ikki blivu semja høvdu segði sleiðis somu støðu aftur t tað er har tað er har vidagogfelagið komið og sagt tað at tit skulu fáa vit kunnu brúka henda loystin her at at at brúka heta her sum paragraff tvey sigur at atvt vit fara til arbeiðis aftur og og vvist at verða streykað aftur nú áðrenn sáttmálin er undirskrivaður so brúka vit paragraf tvey soleiðisnar at at almannaráðið biður um um undantøk og so og so hevur pedagogfelagið møguleikar til at kæra tað og so fær tað oso evmá fýraogtjúgu tímar til at at viðgera hetta her tí at vit skulu ikki vit skulu ikki trekkja tenninar sum aksel hevur sagt aksel johannesen hevur sagt í í dag og viku ja vit ka vit trekkja tenninar úr fakfelagsrersluni rørsluni tað skulu vit við tað skulu ansa eftir men vit mu ikki brúka at tenninar eru tey veikastu samfelagnum tað muguikki koma fyri at ta at tenninar í fakfelagsreirtsluni
eru tey veikastu tað má ikki koma fyri ja takk so er tað biljustinus
sen ger sovælja takk fyri frú forkvinna eg haldi at frimun rasmussen lýstir tað ómetaliga væl tað sum harmar meg almikið tað er at í løtuni eru tað bara vit sum eru í samgongu sum stilla okkum undir liðina á teimum sum verða harðast rakt av hesum eg haldi tað er totalt forkastiligt hetta sóu vit eisini í tvey túsund og átjan tá ið ið aksel johannesen bað um hjálp frá andstøðuni og við góðum hjálpum sigur tú fært tú tú fært undirtøku fyri at víkja frá øllum tíðarfreistum men tað vil andstøðan ikki í dag og harvið ger andstøðan tað hon hevur magt til tað steðgar hon at vit kunnu grýpa inn og hjálpa hesum menniskjum sum er í so ringari støðu og útsetir ta hjálpina í átta dagar minim um átta dagar tað haldi eg er forkastiligt tá mann hevur sovorðnar makt sum ein andstøða hevur í dag
ja takk frimin
rasmus so væl ja takk fyri ína ja eg haldi atta her er hetta er hetta er sum eg nevndi altso hvussu nógv fólk skulu fáa skaða hvussu nógv fólk skulu fáa seinskaða av heisini seinárin av heisini ar syrkiskar trupulleikar hvussu nógv fólk hvat er tað anstøgan vil skuluvi taka uppskotið aftur soleiðis æar mann hvør fala sikkra sær kanska átta dagar afturat er tað tað sum mann vil erta so kanska syndur megr onkrir broti armin afturat ella onkur er skori seg ella og tað ringasta eitt er at próvta armur og at skera seg men hvat vit í sálarliga hvat vild í menning sum gongur fyri seg tað gongur aftur á bakka tá ið pedagogarnir ikki um tey og eg vil siga takklig pedagogarnir til ait kempiaarbeidd teð gera til dagligt eg haldi tit eru heilt fantastiskt men eg haldi at tit eru fara fult stendi áv skeiv við at taka tey veika sum gislar takk
ja takk næststóra røða er høgni hoydal ger so væl
nei nei nei nei nei ikki talan egur um gloym tað yvirhøvur ikki tað kemur ikki p á tal ganga stað við tykkum skúgvi hetta burtur koyr vestfallið gevist tak hetta uppskotið aftur um gangandi harra løgmaður ja hvørji orð eru hóskandi tá ið vit skuldu uppliva tað í tvey túsund og einogtjúgu at føroya landsstýri og fýra flokkar á tingi skjóta upp við lóg at skerja grundleggjandi verkfalsrættin hjá teirri føroysku arbeiðsfjøldini fyri tjóðelflokkin er svarið greitt vit fara ongantíð ikki undir nøkrum umstøðum at taka undir við einum lóg sum skerjir verkfaltsrættin hjá fakfeløgnum hesir spurningarnar um hvussu vit tryggja funktiónir undir einu verkfalli tær mugu loysast við samráðing ímillum partarnar punktum og hví siga vit tað ja sjálvandi okkara fyrsti og longdsitandi formaður í tjóðeldsforkinum erlendi pætersin hann sat í geglinum hann varð koyrdur í gegli undir verkfallinum í fimtiárunum tí hann fekk útvegað fiskimonnim tey rættindur tær fingu tá og sum teir síðani bara hava mist burturav andsraa ársting var óddviti í stríðunum fyri líkaløn hjá arbeiðskvinnum og fyri styttri arbeiðsviku og sømilig kor og í øllum lutum hava tjóðveldsfólk og tjóðveldsflokkuinm strýðst fyri rættinduni hjá fakfeløgum og verkafólki tí tað eru tey sum hava skapt øll tey grundleggjandi virðini sum vit øll taka fyri givið í dag til dømis hjá mínum ættarliði tað er alt vunnið við tónum stríði og verkføllinum frá arbeiðsfjøldini tað sum vit halda bara er vunnið kanska frá politikarum ella einstating tað ertað yvirhøvur ikki tað er bara vunnið í felagsskapi tá ið fólk hava skipað seg í felags bart fyri sínum rættindum og fyri sínum javnrættindum í samfelagnum men nú standa vit aftur í tvey túsund og einogtjúgunari støðu har samráðingar millum eitt stórt og týdningarmikið fakfelag og landsstýrið og kommunala arbeiðsgevarar hinumegin hava ikki borið á mál tað havr taðupplivað fyrri tað hava vit sjóastt mangan uppliva tá ið vit sta sita í arbeiðstakið har verið lýstur landsstýrið hevur so lýt verkspann fyri partar fyri bara fyri partan av limum í einum fakfelag sum eg ongantíð v hoyrt um gjørt tað áður hvørki í føroyum ella aðrastaðni altso mann pilkar út ttit fáa verkspann og tað er galdandi enn og tað rakar eisini eina rúgvu av fólki og familjum teirra avvarandi sum hava tørv á hjálp jú tað gjør tað sjálvt mannroyndi at taka okkurt aftur aftaná men tað er púra borturvið at landsstýrið brúkar slíkt amboð lat tað verða sagt síðan hevur pedagogfelag lívt verkfall

og tað er bæði tverfall sjálvandi arbeiðsk og vertmannin hjá landsstýrinum rakar sjálvandi ómetaliga hart fyri tey sum hava tørv á arbeiðinum hjá limunum í hesum fakfelag og tað rakar mann lukkuliga fyr enn mong fólk og teirra familjur og avvarandi fyri tær gerandisdag bæði fyri at virka íg gerandisdagnum sum sum menniskja og á teirra arbeiðsplássum og fyrihøvur at liva tað vita vit og eg lova tykkum tað eg kenni nógv til tað frá konu míni sum ver arbeit hesum í økinum í mong mong karransár og eg kenni nógvar familjur sum er raktar av hesum her so tað hava vit ongan iva um at tað rakar á tann hátt men hesi støðu hava báðir partar í einari sáttmála ósemju ábyrgdina av at slík støða kemur í sum tað altíðigakeni verkfallið minnist minnastil sjúkrarøktarfrøðingar teir fóru í verkfallið g og tosaðu um eingin undantøk tað rakar sjlvandi ómetaliga hart og tað landsstýrið fór tá sjálvandi t samráðingar o fekk loyst málið og tað er júst tað sum samráðingarrættur og frælsi at skipa seg í felag snýr seg um tað er tað sum vrætr snýr seg um tað er at tú hevur tey amboðini og so tvinga tað okkum til at finna semjur og gera tey framstig sum fakfelasrarin altíð hevur vunnið í hesum samfelagnum men hvat ger landsstýrið ja tey fara beint í tingi eftir einum dað at lóggeva ímóti hesum fakfelagnum sum tey eru sáttmálaósemju við og ikki bara tað við hesum uppskotinum lóggeva tey ímóti allari fakfelagsrørsluni og teimum rættindum sum í so mongum brøgdum eru vunnin hetta svarar til orsaka frú forkvinna við at brúka eina mynd frá hesum fótbóltsstøðum har mong ava okkum hyggja eftir em hóast hetta málið er so álvarsligt hetta svarar tá i ta fótbóltslið er aftan fyri einm dystur við fleiri málunum men nú taka tey sær rættin til at broyta reglurnar mitt undir dystunum nú hava tey loyvi til at takkla nótsøðufólkini niður geva sær sjálvum físpørg og rotskort á ið tú hevurter vilja taka sær loyvi at geva hinum partinum rætt kort tá teir vilja ella skiftavøll ella flyta máli ela flyta strikurnar tá ið tey vilja ella bara avgera at nú fara tey tv fimm minutt hóast tey fór aftan fyri sínull tað er tað sum landsstýrið ger her hvussu kunu vit nakrantíð fáa eina frælsa samráðing tá annar parturin í einari sáttmála sum átti at verið ein frælsur arbeiðsmarknaður hevur hetta amboðið at brúka og tað er tí taðer so prinsipielt og tí mál løgmaður taka hett uppskotið aftur heta eitt álupp á alt sum eitur ein frælsur arbeiðsmarknaður alt sum er ein jøvnsamráðing sum var kann samráðið seg fram til loysnir í einum similiseraðum samfelagi og tað er øll ein undirgraving av øll hugmyndin um tann norðurlendska frælska frælsaarbeiðsmarknaðin sum sikristinandreasen royndi at royngja fullkomiliga søguliga alt tað sum han nevndi sum hendi í danmark er altíð hent í samráðingum millum partarnar og har er har um man gjørt avtalur um hvussu ger man í verkfóllino hvar at raka tað tað er í samráðingum millum partarnar og so hevu mann ofta set tar við lóg seinni so hatta sum kristi andreasen segði var púra skeivt so tann søgan vit hava nú millum landsstýrið og pedagogfelagi millum øll fakfeløg tað svarar til tá ið vit altíð eru samráðikar við donsku stjórnina teir haldast kunna siga hvat vit kunnu teir kunnu broyta reglurnar og ofta hava teir so tíverri eisini føroyingar viða sínum egna lið t i vit spæla dystin og tað sama upplivið við fakfelasørlan nú hvussu skulu tey tá kunna samráðast sog tí er tað ein so gravt álop sum ikki er satt áður í føroyskari søgu og tað el landstýrismaðuin í arbeiðsmarknaðarmálum hetta vísir esinhvusu langt vit eru farin í skilunum í føroyskum politikki landsstýrismaðuin arbeiðsmarknaðamálnum hevur eina ábyrgd tað er at tryggja ein skipaðan frælsan arbeiðsmarknað har mann hevur seming har mann hevur gerðarætt og reglur um tað nú er tað hann sum leggr hetta fram hann sum skal tryggja ein fælskan arbeiðsmarknaðin opinbartressaður av løgmánni og fólkaflokkinum hetta er jú púra burturvið og hetta skjútan upp altso vegna landsstýrið og vegna miðflokkin sjálvstýrisflokkin fólkaflokkin og sambandsflokkini eg iki um ast tú koma her til mann roynir altso skerliga vertfarsarættrin hjá teimum somu fakbólkunum í hesum førunum pedagoganum har tað rakar øll teimum somu fólkunum sum vit politikarar annars hava oyst undir og nærum roynt at drukna í rósum undir koronufarsóttini sum gerandisheðir tí koronustongurin hevur sjálvandi gjørt greitt hvussu týdningarmikið arbeiði hjá meginpartin av arbeiðsfjøldini í føroyum eru tey sum skapa verulig virðir fyri onnur menniskjur í gerandisdegnum tey sum skapa veruliga framleiðslu og veruliga vørur og tænastur sum hava týdning fyri menniskjur tað hvur korona prógva og at samfelagið ikki byggir á hugmyndina hjá hesum flokkunum eg eitski sindur sum hyggjandi til grikkalands grikska stjórnini sum verður roknað sum tað mest ekstrema høgrastjørnumn hon erur næstan nevnd fansistisk hon lagt eitt líknandi uppskot fyri grikska tingið í gjár har mann skerjir verkfalsrættin hjá øllum fakfeløgunum hygg eftir tí tað gera tey altso her so hesi fólkini hava prógvað hvat samfelagið byggir á og ikki á ta hugmyndnas fy hesi flokkarnum standa fyri við fólkaflokkinum áddan nevniliga har mann billað fólkið inn at virðini í samfelagnum verða skapt av at mann útlutar politiskt øll virðini í landinum sum arbeiðsfjøldini bygt upp til fýra fimm fyritøkur sum síðani kunnu selja teg millum sín tað er tað hann hug um min í tit byggjaá bara í ár í hesum døgum hava vit givið trýss túsund tons av m nýggjum tilfeingi av spildur nýggjum tilfeingi sum eingin áttu áðrenn til tær somu fyritøkurnar sum mann frammanundun hevði givið alt eitt virði sum bara í fyrstahondsvirði hevur líka nógv virði sum allar sum tað sum tað kostar at dríva alt námsfrøðiliga barnagarðis og ungdómsøki í dag hetta gera teg samstundis sum vit ukk síggja hvat egt í ferð við at gera so er okkurt heilt heilt evindaliga galið frú forkvinna og hetta prógvar eisini á tað sum tað tekur ættarlig ófatiligsrev og menniskjaligu offur at byggja upp í felagsskapi ja tað kann brótast niður upp á fáar dagar jat fáa tímar ella minuttir tá ið persónar og flokkar sum ongantíð ofra nakar ffelagsskapin sum bara floyta á søguna og tjóðina og sum bara arbeiða fyri seg sjálv og fyri nøkum fáum áhugabólkum tá ið teir fáa valdið og misnýta valdið og tað r tð tað ger í tað aftur

gjørt bústaðar húsalandsskrunnur sum varð gjørdur til vanlig fólk at seta føturu undr eginbúgv hann høvdu gjørt eitt amboð hjá fíggjarspikulantunum í dag fólk við tillagaðum starvi skerdu seg ti lønina við upp til helvtina við einum pennandsroyggju við einum pennandstroyggju tað er valdsmisnýtsla av tí stóra

uppskriftin til at fremja hetta her er sum vanligt hjá samgonguni ogtað hava vit aftur sæð í dag tað er spjað og valda set fólk upp móti hvørjum øðrum hygla so nógv sum tú kanst halt upp á at tú arbeiðir fyri teimum veikastu tá ið tú veruleikanum bara styrkir tey sterkastu kasta allar ábyrgd frá tær av tínum egnu gerðum siga at tað var undanfarna samgonga sum kom við tí tak slett ikki ábyrgd dum egnum uppskoti leyp heldur av mótstøðufólkini brongla og reingssøguna uppskriftina sama hvørja ferð í øllu hesi málinum og aftur í dag frú forkvina umstøðurnar á øllum tí námsfrøðiliga økinum á trivnaðaraøkinum á røktarøkinum krevur øgilig tøg komandi árini tað hevur búskaparráðið millum annað víst á ta fráfarna sum hevu niðurlagt til framan fyri ser óhvamáli vit hava øll ábyrgdina av at gera tað so nógv betri vit hava gjørt eisini vit sótu nundanfarnu samgongu og at byggja nakað nýtt í hesum økinum við grundarligu teimum virðunum teimum bestu virðini vit hava í føroyum tey virðini hava okkara námsfrøðingar sjálvandi eisini hetta tosa um at teir ikki taka ábyrgd av síðnum tað er púra skeivt vit mumu bara ikki loyva henda samgongan á nakan hátt tekur eina týdningarmikla rættin frá faklarsrørsluni tit halda fram at fellags samfelagið sundur tit skulu ikkisleppa at gera taðr eisini so vit í tjóðveldi siga nei nei nei nei ikki talan egur um gloym tað
yvirhøvur ikki tað kemur ikki upp á tal hvat kanst stavið tykkum skúgvið hetta burtur koyra vestfallið gevist og taka hetta uppskotið aftur umgangandi harra løgmaður ja takk tíðin fór jákup mikkelsen hevur ein
eina viðmerking ger sovæl frú forkvinna eg undrist yvir at ein politikari kann vera so kaldur og kyniskur sum høgni hoydal er í hesari talu høgni hoydal sigur t eg havi valt at at fari partur við fakfelagnum tjóðveldið altíð gjárt hóast hann veit at tað gongur og tivir tey veikastu samfelagnm fólk sum hava brúk fyri hjálp so velur hann at fara inn í eitt politiskt stríð saman við fakfeløgum og so leggur hann vertin í um hat ta gongur útivir børn ung og fólk sum hava brúk fyri stórari hjálp eg má siga at tá ið høgni hoydal inr viðmerking eisini fyrr í dag segði kallaða hesi fólkini tey so kallaðu veik at at fara so vera so vanvirðislig fyri fólk sum hava autismu fólk sum hava brúk fyri at fáa medikamentið hvønn dag og at fá
ja takk høgni hoydal
frú forkvina eg eg má bara siga hvat eg veit ikki hvatð jakum mikkelsen billar sær inn at koma við slíkum hálum hikli sum hann altíð kemur við slíkum málum jakun mikesen veit væl at tað sum eg segði tá i eg visu eg havi nevnt etta orðið sonevndi veik eg eg sigi tær borgararnar sum eg kenni alt til kann eg lova jagum mikkesen sum hava tørv á námsfrøðiligari hjálp fyri at klára sín gerandisdag og sítt arbeiðslív teir kalli eg ikki bara veikar tartað eru faktisk við stórum styrkjum og tað var tað sum eg meinti við og ikki bara siga tað í í í einum roynd tit brúka hesar bólkarnar nú til at fremja eitt álop á verkfalsrættin hjá tað er tit sum misbrúka hisfólkini tit misprúka tey ólukkumát tit kunnu koyra tey tit kunu loysa htta málið beint nú pá ein minutt taka uppskotið aftur far atil samráðingarborðið ella taka í minsta lagi verkspannið aftur og so at hoyra tað higlið hjá jákun mikkelsen atað er ófatiligt ttað tað drívur niður av tí tað er ræðuligt tit misbrúka hesar bankarnar til nú at skerja verkfattarættinið hjá allar teirri føroysku løntakarafjøldini sum undu barsfiri í hundrað og hálvtrýss ár tað tað gera

gera so væl takk fyri frú forkvinna eg helt tað var eitt sindur alvorsligt tá mann í sambandi við hetta herum málið sum vit gera nú hvar vit vilja taka hond um tað allarveikastu við at siga tað vit vilja hava at tað verða givið nøkur undantøk og ikki tað at mann fer inn og og slutta verkfallið av at mann tá byrja at samanlukna taða við ein fótastist og at um mann møguliga skal flyta vøll eg hugsaði um tað tá ið danmark misti ein av sínum spælarum vegna sjúku tá bleiv tað sagt hvat er fótbóltur í tí samanhangin um mann tapti tann dystin tí tað var týdningarmiklari at eg fór at rætta upp upp á eitt sovorðið álvarsmál og tí eg haldi at og tað tað sker meg í hjarta tá ið mann tá ið mann fer inn á tær samanlukningar tí í mínari verð er tað nógv nógv nógv alvorligari enn so tað sum vit viðgera her í dag takk fyri frá forkvinnu
ja takk høgni hoyra
gersovælja frú forkvinna eitt málamálð er hvussu rósisamgongundafyri ta e hon evur heimsmeti í undanstøkking hon er heimsmeti í hyklaríi og eisini heimsmeti at flyta fokus tig royna at finna eitt l annað fyta fokus við vissi eg vard edvar jacobssen ikki skilur at hetta uppskotið sum landsstýrismaðurin í arbeiðsmarknaðarmálinum hevur lagt fram skerjir verkfalsrættin hjá í hesum førunum einum fakfelag og grundleggjandi verkattrættnihá øllu vistimann kan lóggevað soleiðis so hevur mann oyði lagt tað sum er frælsia arbeiðsmarknaðinu samráðast hvørjar avleiðingar fær tað og hvønn fartið avleiðingar fyri ja tað fær avleiðingar fyri tey veikasta samfelagnum tað fær avleiðingar fyri alt trivnaðarøki tað færski avleiðingar bara fyri námsfrøðiligøki tað farað fyri heilsurøktina øll tey vaskifólkini sum fáa hava hava samfelagnum gangandi og vist sig a jakobsek skilur tað at vistu tit gera hettar so fara tað at gera støðuna so nógv nógv verri hjá teimum sum tit nú pástanda av tí verja tað er tað reina hitl og tað er tað reina vrøvl og eg vóni ikki at ed var jacobsen meina ati hon sigur
ja takk siristenberg eina viðmerk
takk fyri frú forkvinna eg eg haldi at tað er ein okur hava eina risaavbjóðing tí mann hevur á tí einu síðuni fólk sum hava brúk fyri hjálp oog á hinari síðuni hevur mann nøkur fólk ella sum eru í nøkrum størvum sum faktisk eru nokk so illa lønt og og tað haldi eg er ein øgiliga stórur bólkur og tað vísti seg sum at tað dragnar ímillum samfelagsbólkarnar og eg haldi alt tað sum hevur verið sagt í dag um hvussu stóran týdning ella hvussu hvussu trupult tað eru fyri tey sum ikki fáa hjálpina tað vísir bara hvussu týdningarmikið tað starvið eisini er so eg haldi a tað er ein trupul støða og sjálvandi eg loysnim tað at partarnir samráðast men spurningurin er um an ikki eisini er komið til eina sovorna støðu har má mann siga tað at tað eru nøkur størv sum muga vera til arbeiðis altso tað eru altso og so má mann betala fyri tað altso mann hevði ta gomlu tænastumannaskipanina men eg man ikki komin har til at tað at mann má betala fyri at nøkur fólk eru so týdningarmikil at tey mugu arbeiða
ja
jaak høgnihoydal gersæyvir frforkina nú fari eg ikk inn í samráðingarnar sjálvari me e kannbara at vísa á at í øllum teimum árunum eg havi verið í politikki tí hav mann ront at gjørt tað ug man ev fingist tað á summum økjum har mann sohevu gjørt avtalu við partarnar sum so eisini hava frágivið sá rættin við at fara í verkfallið áit taðstendur og hvar gongur sum markið tað er so øgiliga tað er o øgliga broytt eg nevndi bara hetta her hetta her verkspalnið sum landsstýrið hevði sett í verk tað rakti eg eisini ótrúliga nógv fólk sum hava brúk fyri stuðli og gerandisdegnum tað gjørdi landstýrið bara soleiðis og so pásetdi mann nú at hetta uppskotið skal bjarga tí man ikkigongur tikist tað verpspannið aftur so tað ger mann sjálvandi við samráðingum eins og mannheur gjørt í øllum øðrum londum og eg veit at fakfelagn a ikki verið trekiv við tí men tað ber til sjálvandi til at gera tað vit hava ikki altíð megna tað vit hava roynt í síðstu samgongu men eg havi so verið ið til fyrr at gjørt tað og hevi við til nógvar samráðingar við fakfelaga har er ótrúliga trupult og eymt men tann einasta mátin at loysa tað uppá eisini fyri tey sum hesir fakbólkarnir stríðast hvønn dag fyri at vera um tað er at fáa viðurskiftini í rættiliga í frælsum samráðingum alt annað at misnýta valdið tað fer bara at gera tað verri hjá teimum fólkum sum stríðast hvønn dag sum hann anars er díkt undir rósum og hjá teimum fólkunum sum hava tørv á arbeiðinum hjá hesum fólkunum hvønn einasta dag
ja takk gev henni nólsoyar
áhaeg segni ger so væl takk fyri fr forkvinna ja higartil í í kjakrinum so skulu vit ja tað er øðila skjótt at tað irsovóru kak sum kann vera kensluborið tað ferðar og mann kann tað skal mann hava virðing fyri men eg haldi vit skulu halda okkum til til til faktað í í hesum málinum tí at tí tað er ikki tað e ikki tað er tasera ódámligt at tað verður kanska fórt fram at at tað er tí at mann brúkar hesi her sum vápn e si fólkini tí at tað sum eg sakni í øllum tað er at partarnir veruliga samráðast nú hoyrdu vit í gjár í tíðindunum at formaðurin fyri kaffi sigur at tað kanska hevði verið eitt hugskot lyftisløru fyri at kanska er tað somu útbúgvid somu løn so hevur rið friður tey næstu nógvu árini so tað bendir á at tað er kansk ein einí partur men vit hoyra einki til fíggjarmálarárin tað sum fíggjarmannurin komi við teimma skal loysa avbjóðingarnar á umsorganarøkinum tað er óru bottar hann tosar um hvat hvat altso hvussu skal hvussu skl mann taka tað ólvorligt hvar er fíggjarmálarárin hví hví skal sambandsflólkur sita við akni nú
ja takk høgni heita
júst tað eru eisini øgiliga undrandi um í púra sandogtjóna nolsoa eg havi eisini valleygað fráaðrav frámaðurhensmálunum tað er ótrúliga óvirðiligt tað sumfrður sagt bæði um tey sum verða rakt eisini um pedavogarnar sum um at heyiroyna at seta fólk í vanda og so frammeg sum misbrúkar tey at tað er púra burturvið at siga slíkt í einari sottmála ósemju men tað verður sagt her og brúkt sum grundgeving fyri ígn er tað tað málið snýr seg um tíl at tað liggur nú ett lógarupp skulu í tinginum eitt lógarupskot frá landstýrsmanni í arbeiðspartnamálunum sum skerjiir vercfaftarættin ikki er semji ið fakfeilin sum grundleiggjandi sherli er tann grundliggan verparsættini hjá hesum felagnum og harvið í prinsippuna eisini øllum øðrum han hevureisini boðað frá hann kemur í einum nýggjum uppskoti seinni tað er tað málið sunýr seg tað má ikki henda í heinu demokratiskum samfelag tað er óvirðiligt og landstýrsmaður í fíggjarmálin hevur bara úttala seg óvirðiltismálunum og bara elvt til ósemju og speða spjattfólk meðan formaðurin er kaff hann segði hann var hann var øgila konstruktivur tí sum mann segði hatta víst bara munin á hvussu mann virðir tað ábyrgdma tendur við tað er ein stór ábyrgd at sita við sita við samráðingar eg havi sjálv gjørt að fleiri ferð og verið í langum tryggum verkføllugum hesi síðuni mótvegis fakfeløgum men vísi ma ikki vára ikin virðing so fær mann onga loys tað kann eg lova tykkum fyri so fær mann onga loyst nakran
ja takk biljustinussen hevurorð
mankan spyrja hvat hevði høgni hoydal gjørt vissi hann sat við makna í dag tað vita vit høgni hoydal hevði gjørt júst tað sama høgni hoydal var við í samgonguni í tvey túsund og átjan sum hevur framleitt hetta uppskotið eftir umboðin frá løgmanni til hendrikold í tvey túsund og átjan so høgni hoydal hevur hevði gjørt júst tað sama men hann kallar tey sum gera hetta fyri hyklarar tað vil siga hann hevur felt ómivir seg sjálvan hann hevur sjálvur sagt at hann er ein hyklari tí hann hevði gjørt júst tað sama sum vit gera nú júst fyri at verja fólk hvar ið tað stendur um lív og hvar tað stendur um heilsu hjá fólki tað er tað tað snýr seg um einki annað vit fara yvirhøvur ikki inn at diskutera verkfalsrættin ella lønarviðurskifti ella nakað men tað eru nøkur menniskju sum eru tikin til gíslar tað er ósiviliserað mann ger tað onga aðrastaðni tí vilja verða vit noyddil at gera

nhoydal gersovæl frú forkvina tað var tíveri ikki eitt sætt orð tí sum billimilisinuse fór fram hær hvat hevi høgni hoydal gjørt ja eg havi veriðí mongum ósepmin eg havi eisini sagt hinanfyr at vit skuldu krípa inn tá ið pnskinmeiskjarin hjá cv aftan fára í verkfallið so at allir streymurin fór so tað eru sjávandi søður har er bæði menniskjaligu og safelagslig har støður har tú noyðist sum politikar taka ábyrgd av nøkrum men hetta uppskotið sum sum bilistinussen reureatil nú ja eg veit at at bæði løgmaður og onnur tosa mæra slíkt tosaðu fakfeløga um tað vit søgdu í tjóðveldi eg mær vitanum í eisini javnaðarflokkinum og í framsókn nei ikki talar u vit koyra uppskotið fyri tingi er ikki tælingurum tað passar tað passar tku bara tkundu tykum gott fáa gerabó i hjá tjóðveldinum tjálðvaldi fyri t tóði a taka undir við tíja tað kundi eg gott vilja te vilja hava tað sjálvsjálvandi sjálvandi sigur tjóðveldi nei til tað at fara at skerja verksaftarættin í ósemji við fakfeløgini tað kemur ikup á tal og hetta brúka tit enn afsøkunaka tað er heimsmet í hiklaríi og heimsmeti undansraking altso var tað ein kapping í íí
í undirstøkking so hevði eg hasa tann samgongan her vunnið við nógvum nógvum bátslongum tað er so úravistur ja takk ja takk og vit vilja gjarna hava frið í salinum landsstýrismaðurin verður biðin um at fara tumma at tosa við sann skal tosa við onkran næstur at røða er stefan klein
kanska gerðabókin hjá høgna hoydal skuldi verið viðheft sum skjal so vit øll kundu sakast stóð í har frú forkvina hetta er eitt heta er eitt álvars mál hetta r rættiliga trupult mál at viðgera og og ein óynskilig støða sum sum eingin av okkum ynskir at koma í eingin partur í samfelagnum ynskir hesa trupul støðuna og og latgera tað greitt beinanveg at at lønarviðurskiftini tðr tað er ikki okkara borð taðer ikki tað sum vit viðgera nú tað sum vit viðgera tað er undantøkini har tað snýr seg um lívið o heilsuð hjá ávísum borgarum har er tað neyðugt við ávísum undantøkum so tá tað kemur til konflyktina rundan um um um lønarspurningin so kunnu vit ikki annað enn at heita á partarnar um at samráðast vit fáa ikki gjørt annað enn tað og annars viðgera uppskotið sum liggur á borðinum og heilt stutt frú frúforkvinna vissi eg hyggi eftir lógarupskotinum eg komi til prinsipiella í hesum uppskotinum so haldi eg hetta er eitt samanhangandi lógaruppskot sum hennik old hevur gjørt og helgi abrabsen sjálvandi fínposa og og vit í rættarnevndini fara at at hyggja nærri upp á tær detaljunar men tað einasta sum undraði meg taðar hví hví mann ikki slappa at kæra avgerðirnar frá tiknar nevndini men tað er allarhelst ein góð forkláring upp á tað men tað snýr seg um at at almannaverkið sleppur at velja kritiskar post har út altso nókvar posthar har sum skulu eg vera mannaðir óansað streyku ella ikki men pedagogarnir ella pedagog felagið kann so klaga og fáa viðgerðina í hesi trímannanevndini og tað einastir sum undrari meg har tað var hví tað ikki kundi kærast rnar annars haldi eg heta eitt rættiliga gott uppskot í sóvumsaðar men tá vit koma til ta prinsipiella í hesu her málinum sum sum fara allar kenslurnar fram í okkum so havi eg hug at spyrja hvar hvar okkara høvuðsavtalu her hvar er høvuðsavtalan hjá okkum føroyingum sum verjir tey allar veikastu hví hava vit iki hesa høvuðsavtaluna tí tað er mín greiða fatan at onnur lond hava eina slíka avtalu og sum eg dugi at síggja tað so so hava tay ikki natúrliga eina lægri løn enn enn fakfeløgini í føroyum og og samstundis ber tað eina rættiliga sevuliserað streyku eina menniskjaliga streyku við sær at tú ikki fert eftir teimum allarveikastu og og tað haldi eg atrættarnevndin eisini má hyggja hyggj itt sinduruppá spyrjin til hvussu hvussu er tað skipað í í øðrum londum hvussu ber tað til at vit ikki hava hesa avtaluna í føroyum og og tað vildu sjálvandi og ynskiligt at partarnir á arbeiðsmarknaðinum høvdu gjørt hesar avtalurnar fyri langari tíð síðani men vit mugu bara ásanna at her er eingin høvuðsavtala her er eingin høvuðsavtala í føroyum og og tá tað er gingið so nógv ár altso vit tosað um ikki bara álar tíggju ta var sa kanska yvir á eina øld har har eingin avtala er komin um hesir kritisku postarnir sso má mann spyrja seg sjálvan um um mann ikki man fara inn politiskt og og viðgera heta her og tað er har vit eru í dag tí danir hava sum sum onkur er borið fram og vit hava tosað um gjørt fyrstu høvuðsavtaluna longdu átjan hunraðog níggjuoghálvfems og so tillaga hana leypandi síðani og og har verjir mann teir allar veikastu borgararnir í okkara samfelagi og fyrrverandi samgonga og allarhelst fleiri aðrar samgongur áðrenn hendan hava viðgjørt júst tann sama problematikkin aksel ve johannesen tánvarðandi løgmaður viðgjørdi eisini akkurát hetta og og heitti á hennrik old um at gera eitt uppskot men hennik old afturvísir hetta men tað haldi e eitt sindur snetigt tí at vit hava eitt skrivverð eitt alment skriv frá akselve johannesen tánn verandi løgmanni sum skrivar til hennik old kanst tú gera hetta lógaruppskotið sum tryggjar lívið heilsuð hjá borgarum sum sum verða harðast ragdur av einari sóvrnur streyku so hvussu langt hennrikold koma ví tí tað tað kann han kanska sleppa at forklára sjálvur men tað tykist at vera semja um at vit mugu fáa eina loysn onkursvegna á júst hesum økinum tí tað er ikki rætt at teir borgararnir sum hava ein serligan serligan tørv verða koyrdir í hesa klemmuna tí vit síggja púra greitt frostratiónnar hjá hjá borgaranum í okkara samfelagi vit síggja lesaøv fjølmiðlunum hjá teimum fólkum sum ella borgaruu sum vara av teimum fólkunum sum liggja hesar klemmuni og og tað er tí at vit tosa um borgarar sum kunnu gera skaða seg sjálvan sum koyrdi heima úr úr barnaheimi sum skulu medisinerast og enntá summi sum hava brúk fyri hjálp ein til ein alt tøgnið og o ogtær fosatióninar skilur mann øgiliga væl og og og tað er øgiliga kritiskt at at at tað ikki fáa tey undantøkini men samstundis so so má eg eisini viðurkenna frostratiónar hjá pedagogfelagnum teirra limum hmen lønarspurningin og og og tey viðurskiftini er ikki tað sum vit viðgera her í løgtinginum í og tí er tað mín fatan at vit viðgera uppskotið sum hennik old settu í gongd sum undanfarna samgonga hevur viðgjørt g t tá hevurda eisini verið politiskt og á tað seinasta samgonga eigur ein stóran part í hesum uppskotinum so má eg spyrja meg sjálvan hvussu langt eru vit so frá hvørjum øðrum eg eri iki samd um at at hendan høvuðsavtalan má koma onkursvegna og at hann er neyðug fyri okkara samfelag tí sum sagt aksell johannesen hevur skrivað sum távarandi løgmaður til hennik old landsstýrismann um at arbeiða við hesum málinum og tí undrar tað meg at at mann nú kemur sigur at at vit trekkja tenninar úr fakfeløgnum og og og teimum vápnu sum tey annars hava tí pedagogarn er góður sum vit øll vita bert einogtjúgu undantøk sum er ein ræðliga lítil prosentpartur av av samlaða talunum á limunum og almannaverkið bað um ikki so ikki so jú altso einogtjúgu upp til hunrað og einoghálvtrýss kan virka nokk so nógv men prosentvís av av samlaða tal i liðunum so er tað ein ræðiliga lítil partur og vit vita at at í danmark er eisini striyka sjúkrasystrarnir streyka og og tað er tað bara ein fimm túsund av teimum hálvtrýss túsund sum eru í streyku og og tað er so ræðiliga ógvusligur munur á av teimum forholdunum og so verður afturaftur og aftur sagt at vit skulu loysa hetta her uttan fyri stríðstíð altso í friðartíðum men hvussu nógvar samgongur tað evr erið samgonga eftir samgonga eftir samgongu ef samgonga sum hevr havt valdið sum hevur havt eina friðartíð men trupulleikin ikki verður loystur partarin av arbeiðsmarknaðurum havi ikki loyst hetta har og eingin hevur viljað gjørt eina generella loysn politiskt og og hetta er absolutt síðsti útvegur at grýpa inn politiskt men spurningurin er um it ikki eru har nú

las upp fyrr í dag so vísir hann púra greitt á ella tað vís púra greitt á at har hesin advokaturin hjá pedagogfelagnum vísir á at um tað er órímilig viðurskifti undir einar streyku so er tað einki annað natúrligt at nei orsaka ikki dómsvaldið men lóggevandi valdið altso vit her í løgtinginum grýpa inn og hetta er tí síðsti útvegur eg síggi tað ikki øðrvísi enn tað og og vit halda tað er absolutt neyðugt at grípa inn so hesir borgararnir i blíva við at liggja í hesari klemmuni takk fyrifrúfor
ja takk bill eitur biljustinussen á tingi fyrstur at viðmerkja er frimud rasmu
cesen ger sovælja takk fyri frú forkvinna eg hugsaði at um røðarin ikki helt møguliga at vit kanska eru á einari leið tá iðsjálvt megn kemur og at megn kemur út og og sigur at at tey taka undir við at helgi abrabsen leggur eitt uppskot á løgting sum hetta her meta eru røðarinikki tað gjøgnum forkvinnuna at at vt eru á rættari leið at vit vilja verja um hesi veiku ella hesi her óhjálpinu sum krevja røkt og krevja og passa tá ið sekkikinu røkt so er tað øgiliga nógv mentalrøkt í tí eisini sum vit krevja so tað var bara tað sum eg hevði hug at viðmerkjatak
ja takk steffan klein poulsen ger so væl
a frá froyskunna tað skal eg geva frymo rasmussen púra rættur í o tað hugsaði nevnliga um at nú er vit vit hava havt okkurt uppskot sum hevur kanska verið meira ópopulert fyri mengt og tað hava tey avtavoknaharðliga men nú er tey faktiskt við okkum kann mann siga ella tala fyri at mann gera hetta her og tað haldi eg eitt púra greitt tekin um at vit eru eitt góðari leið og at vit bara fara inn og verja tey allar allar veikastu og tað haldi g heldgur aperashem hevur meldað so oftan út at vit vit fara ikki inn og gera okkum inn á inn an samráðingarættin og og og rættin til at streyka men vit tosa um ein lítlan prosent part av sos tey allar allar veikastu altso ein lítlan prosentpart hjá pelagogfelagnum sum taka sær av hesum her og tað kann ikki annað enn siga undir at at eg haldi vit eru heilt góðari leið og og afturat tí sum a vig siga at tað burdi langt saman verið loyst men met eg síggi hetta sum síðsta útveg
ja takk næstur at viðmerkja er hervør pálsdóttur ger so væl
frú forkvinna at eg spyrja steffan klein poulsen um tað ikki e rætt at vissu samgongan tekur uppskotið aftur nú og fer til samráðingarborðið og samráðis so fara allir pedagogar aftur til arbeiðis og so er støðan sum er øgiliga harmilig sum hon er beint nú so er støðan loyst tí sum fáa hesi fólkini ta hjálpina tey hava brúk fyri søgan kann loysast í dag visi uppskotið verður tikið aftur og partarnir fara til samráðingar aftur takk fyri
ja takk stefan
klein poulsen gersovæleg eg haldi ikki tað er so einkult frú forkvinna at at støðan er loysn vistu vit taka hetta uppskotið aftur tí at konflyktin ímillum partarnir er har framvegis tey skuldu statvekk samráðast um hetta her og og tað sum vit halda er loysnin tað er at tey neyðugu frávikini vóru givin soleiðis at tað var ein meir sevil og og menniskjalig streykað so hevði so hevði hetta lógarupskotið ikki verið neyðugt og so hevði mann bara fyrið hildið seg til ta konflyktina sum er og tað eru partarnir av arbeiðsmarknaðinum sum hava ta konflyktina altso fíggjarmálaráðið og og kaff og og og pedagogfelagið h og tann konflyktin varð ikki loyst av at vit taka uppskotið aftur

gersovæltakk fyri frú forkvinna hvat metir steffan klein poulsen um hesa støðuna vit eru komin í í dag nú í andstøðan veit at samgongan fer at bera heta málið ígjøgnum men allíkavæl so roynir andstøðan at ríggja hetta út í eina heila viku at at hesi menniskjuni sum í dag liggja óhjálpin og sum ikki fáa tað røkt og tørv hjálpt tey hava tørv á skulu dragast við heta her í eina heila viku afturat er eitta ikki rímiliga ómennisjigt av andstøðuni at gera takk fyri

ksteffan klein poulsen gersovælja frú forkvina eg haldi sjálvandi at tað er øgiliga keðiligt at tað dríggja út og og av øllum faktorum sum sum eru sum spæla við har tí má mann bara vóna at vit at vit finna eina semju eisini í hesumforiløpunum at at semjan kemur áðrenn lógaruppskotið og so kann mann sum helgi abrabsen landsstýrismaður eisini hevuuri veri ini á tosa um um ikki skunu finna eina generella loysn á hesum økinum soleiðis at tað ikki verður aftur úr aftur har mann stendur skulvigrípin ella skulu vit ikki har mann bara hevur í útgangsstøðinum hesar menniskjaligu streykurnar har mann ikki rakar tey allarveikastu líka sum sum sev og og strandferðslan hevur nøkur undantøk sum bara altíð eru har tað tað haldi eg absolutt vit eisini mugu innsíggja at at at mølia ein sovorðin loysn skal finnast men tað er óúthaldiligt at at at tað verður drigið so langt út fyri hesi borgarinu
ja takk aksel willemsson johannesen
gersovælja takk fyri frú forkvina nú var stefan klein poulsen inni á hesun her at undanfarna samgongan í stóran mun átti hetta uppskotið tað er altso ikki rætt altso tað vóru fýra verkfall undir undanfarna samgongu innan fyri heilsuøki og almannaøki og tá tánvarandi samgonga frá ongantíð in á løgtingið í blandast vað verkfallinum tað sum hann segði tað var at í friðaritíð at í friðari tíð átti man at inna eina skipan tí tann skipan vild hava í dag eru ikki nóg góð at mann í friðari tíð átti at finna eina skipan og tann skipanin skal sjálvandi gerast saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum tí taða mann fara inn og siga og ta rpoltisku skipanin bara livisku skipanskyldina av tí at skipanin ikki nóg góð í dag at kalhon fera inn og siga at nøkur størv ikki kundu fara í verkfólt so skuldu fakfelnds jávandi hava nak aftur fyri ella góðtaka tey tað ikki tí mámma taka tað up við pørtarnar á arbeiðsmarknaðinum og tað taðvart tað tað sum undanfarnu samgonga arbeiddi við í friðartíð

sanglaðin poulsen ger so væl ja fyri forkvinna tað r tað er ikki tað er ikki veri mín fat

frá forkvinna jú tað er rættsomu sefanklaðin poulsen vísir á at undanfarna samgonga var komin heilt har til at leggja uppskot fram fyri løgtingið um hett her hon spurdi andstøðuna um vit vildu vera við til at víkja frá øllum tíðarfreistum anstøðan segði ja tað vildu vit men vit vildu taka støðu til málið tá ið hava viðgjørt í løgtinginum grundin til at tað ikki bleiv lagt fram tað var tí at svonjar jógvansdóttir segði kortanei og tí høvdu tey ikki meiriluta og tí royndu tey at finna onkran uttan fyri ta samgonguna tey høvdu funnið onkran sum síðani bakkaði út aftur og tí bleiv málið ikki lagt fram so tað er bara taðer soleiðisna sum veruleikin er og e haldi tað gera einki at mann sigur tað soleiðis nar tí eg virði tað at undanfarna samgonga eisini dugdi at síggja at tað eru púra ócyviliserað at taka menniskjur hvar ið lív og heilsa stendur í vanda sum gýslaiðan verkfall tað gevur ongantíð eitt got

anglønn poulsen ger so vælfyri forkunnina tá ið undanfarna samgonga er komin til táverandi andstøðu og spurt um hjálp til at gripa inn tá ið tað ikki verður ein generell loysn tann søgan vísir púra greitt á at tað ikki talan um eina generella loysn eina høvuðsættalu sum sum verður galdandi í alla framtíð og tað var akkurát sum biljur stinussen vísti á ein politiskur trupulleiki og tí kom hann til andstøðuna men málið bleiv nokk loyst áðrenn tíbetur bleiv tað loyst við samráðingarborðið áðrenn men tað var ikki talan um ein garellaloyst og tí hevur andstøðun ella fyrrverandi samgonga arbeitt við málinum og og tí undrar mann seg at hví hví tey slekkir bakka hesa loysnu sum annars líkist tí loysnu rættiliga nógv
ja takk so er tað ja lat okkum fáa friðið friðið í salinum so er næstur at røða er ruth vang kanska hon kann
fyri frú forkvinna eftir fyrstu ferð at eg eri við at viðgera eitt lógaruppskot um at leggja upp í eitt verkfall t eisini fyrstu ferð at framsókn er við til at viðgera eitt slíkt uppskot á tingi tað er rætt sum tað verður sagt at í undanfarni samgongu var støðan tann at mann sá fyri sær at tað kundi blíva neyðugt og eg haldi eisini at tað tað tað ger einki um vit halda okkum til veruleikan og veruleikin er at mann hevur tíggju ferð síðani í nítjan hundraðog fjøruti lagt upp í arbeiðsósemjur á arbeiðsmarknaðinum og tað hava stórsær allir flokkar verið við til uttan framsókn eg ætli mær ikki at spæla shjonelli upp á tað tí eg dugi livandi at fyristilla mær at mann kemur í eina støðu har sum mann metir at tað er neyðugt at leggja upp í eftir verkfalli

tað líka mær ómetaliga illa óansæð hvør støðan er og tað trúgvi eg galdandi fyri allar politikarar hjá okkum her aðalvirði frælsi harundir eisini samráðingarfrælsi savna seg íð fakfelag og hava ávirkan á hvønn prís mann selur sína arbeiðsmegufyri tað sum er serligt í hesum í hesari støðuni vit eru í dag tað er tað at tað almenna er annar parturin og sambandið í millum tað almenna og tað evsta valdið er so ómetaliga tætt í so máta er hetta ein maktdemonstratión av teimum heilt stóru og stóri spurningurin er nær mann kann forsvara at brúka hesa stóru maknina sum liggur í at lóggeva at bestemma yvir øðrum við lóg tað er ein stórur spurningur óansað hvat fyri lóg vit viðgera tað krevur umhugsna fyrst og fremst etiskt umhugsni tað krevur ábyrgd og tað krevur moraltí var tað fyri mær púra óhugsandi sum als als ikki hevði innlit í hvat ið uppskotið gekk út uppá innleiðandi at víkja frá tíðarfreistum og á tann hátt forða fyri at málið fekk eina vanliga viðgerð har løgtingsfólk fingu høvið at seta seg inn í málið hvat kann tala fyri at mann leggur seg upp í eitt verkfalli tað er sjálvandi fyrst og fremst hvørja ávirkan hevur verkfalli og ja tað síggja vit í dag at borgarar líða undir verkfallinum oghvussu leingi henda ávirkanin er galdandi tí tíðin er eisini ein stórur faktorur tað er tað í øllum verkfallinum og enn hevur verkfallið ikki vart leingi ogsso er tað um tað eru útlit fyri semju er tað útlit fyri einari loysn og akkurát í løtuni sær tað svart út men eg má siga at her manglar virkuliga frá landsstýri síns síða at sannføra okkum um at alt er roynt tí eg haldi at tá ið vit fara inn við lóg so er tað tað síðsta mann roynir so er tað tí at mann hevur roynt alt og eg haldi at tá mann slett ikki hevur verið til samráðingar aftaná at tað verkfallið er byrja so kunnu vit øgiliga illa forsvara at fara inn við lóg og serliga í hesari støðuni sum vit eru nú har sum pedagogfelagið sigur vissu tit taka uppskotið aftur jamen so fara vit aftur til arbeiðis og vit taka samráðingarnar uppaftur hvussu kann mann leggja uppí tað er gjørt upp á ymiskar mátar onkuntíð hevur mann samtykt semingsuppskot onkuntíð hevur mann samtykt semingsuppskot við broytingum men hetta sum samgongan ger nú er at mann skerjir verkfalsrættin altso akkurát tað smakka mær nokk so illa nú verður sagt her at undanfarna samgonga arbeiddi við tí sama eg má siga at tað var tað hevur ikki verið greitt fyri mær at tað hevur verið í hesum mann hevur arbeitt við

mítt uppáhald er at allir flokkar ynskja sær at verkfalli skulu ikki raka á hendan hátt sum tey gera nú vit høvdu eina tænastumannaskipan hon er útfasað og millum annað tí at hon kostaði nógv í pensjón serliga og tað er longu sagt her at mann hevur umhugsað ta skipanina aftur men hon kostar for nógv og ta trygdina sum mann ikki vil keypa sær við einari tænastumannaskipanina við einari tænastumannaskipan hana vil mann samtykkja við lóg uttan at geva fakfeløgunum nakað afturfyri

hesu ferð snýr tað seg um pedagogfelagið men hendan skipanin sum samgongan vil innføra hon kemur at raka allar tær stóru umsorganar fakbólkarnar sjúkrarøktarfrøðing heilsurøktarfrøði hjálparar ljóssmøgur øll typisk kvinnustarv tað er tað vanligasta kvinnulívið og kvinnulægnan her á landi tað er at vera í einum umsorganarstarvi undir landi ella kommunu oeg komi at hugsa um tá eg sjálv var í verkfalli sum ljósmogur fyri nøkrum árum síðani hvussu púra meiningsleyst tað kendi kendist tá gjørdi mann upp á tann mátan mann tók sær av øllum føðingum sum vanligt mann sorteraði nakrar ljósmeira viðtalur frá sum mann helt kundi bíða og so brúkti mann annars nógva tíð í telefonini við teimum konum sum ikki sloppu til viðtalu fyri at líkasum at fáa tæir at føla seg tryggar og vit tosaðu um hvussu púrasta meiningsleysur verkfalrætturin hjá ljónum var undir teimum treytunum tí tað einasta sum hendi tað var tað at landið spardi lønarútreiðslurnar fyri tær ljósmøður sum til feldivís ikki høvdu vaknað tann dagin seinni hava ljósmørðrurnar og aðrir umsorganarbólkar innsæð at tað snýr seg um at demonstrera hvussu óumveruligir manman er og tí hava verkfallini hjá hesum bólkum verið ógvusligar og tey hava kenst ógvusligari seinni árini tað er eisini ein máti at vísa sína makt uppá og tað halda vit sum land ella kommuna ikki til í nógvar dagar tá eg hoyrdi í miðlunum um hesa nevndina samansett av arbeiðstakarum og arbeiðsgevarum so hugsaði eg tað ljóðaði sum ein brúkilig loysn upp á sigt serliga um mann fekk semju við arbeiðstakararnir um hesa loysna men tá ið nú ítøkiliga uppskotið liggur á borðinum so gevur tað í veruleikanum almannaverkinum alt valdið tað er almanna verkið sum leggur út í kortið og so gevur mann pedagogfelagnum ein kærirætt har sum tey sita sum ein av trimum og tað vita vit hvussu tað fer at vera mann fer at leggja út við nøkrum um undantøkum og so vita vit at tíðin hevur nógv at siga í einum verkfalli so fev man við tíðina at geva fleiri almannaverki fara at krevja fleiri og fleiri og fleiri undantøk og tað fer at vera øgiliga ringt sum tann triði persónurin at tala ímóti undantøkunum hjá almannaverkinum

í løgtinginum hava vit ikki bara tað eina atlitið vit hava eisini atlitið til skipanina á arbeiðsmarknaðinum og vit hava eisini atlit til arbeiðsumstøðurnar hjá pedagogunum eg haldi sjálvandi síggja vit eina generellu støðu á á arbeiðsmarknaðinum dag har sum mann hevur torført við at finna starvsfólk men støðan á dagstovnuøkinum í løtuni er tann at mann skal vera glaður visti mann bara hevur ein námsfrøðing á hvørjari stovu

tað er tað sýnist sum um at mann hevur ótrúliga trupult við at fáa námsfrøðingar at støðast serliga á dagstovnuøkinum og tað er eitt kempi kempiproblem fyri okkum sum land og ikki minst kommunur eg trúgvi at vit verða noydd til at gera okkurt við tað og innsíggja at tað kemur at kosta pengar

ja tíðin hjá mær er við at verða farin eg eg haldi eg haldi at hetta uppskotið sum liggur á borðinum nú er at geva almannaverkinum buktina og báðar endarnar og eg haldi ikki at tað kann vera meiningin annars at vit fara inn ein síðut og leggja maknina so nógv í hendurnar á almannaverkinum at vit skulu hava ein ella aðra loysn tað tað trúgvi eg at vit øll eru samd um men eg haldi ikki at tann loysnin sum liggur á borðinum nú í hesum uppskotinum er tann rætta og eg haldi slett ikki at mann kann kroysta hetta niður yvir tey sum einki fáa afturfyri og eg má siga eg havi spurt meg sjálvan um tað kanska hevði smakkað mær frægari at atkvøtt við lóg at steðga einum verkfalli enn at grýpa inn í eitt verkfall upp á hendan mátantakk fyri
frú forkvinna tíðin er farin takk fyri uni rasmussen eina viðmerk
ger sovæltakk fyri nei tá ruttvang kemur inn á hettar at mann gevur almannaverkinum buktina um báðar endar so hugsi eg altso hevur hitt so lítið at siga at øll hini eru í verkfalli tað vildi eg ikki mett at at mann kann kalla tað almannavrkið fær buntin um báðar endar jhetta akkurát tað dragar seg um tey sum eru ringast fyri í samfelagnum at verja tey og hetta er ikki so nógvir limir í bedagogfelagnum tað draga seg um í mun til tað stóra talið av teimum sum eru í verkfalli so eg dugi ikki at síggja at tað skal vera hatta sum er trupulleikin eg meti hetta uppskotið bara fyri at verja tey sum eru ringast fyri í samfelagnum
takk fyritakk fyri ruth vang
ger so væl takk fyri sjálvandi nú skal nú skal mann ansa sær hvør veruleikin er og hvat fyri innlit mann hevur men hetta gevur almenna verkinum rættin til at definera hvat er neyðugt mær er fortalt undir seinasta verkfalli har sum verkfallini vóru munandi fleiri enn teyru nú at tá enda vóru fólk sum avspákaðu sum vóru til arbeiðis undir undantøkum í verkfallinum sum var seinast har pedagogarnir streykaðu so tá ið mann biður um undirtøk undantøk har sum mann hevur møguleika at senda fólk til avspákingar so er ikki heilt javnváð í so eg haldi ikki at mann einsamalt kann geva almennaverkinum definitiónsrættin uppá pedagogar hava eisini eitt innlit og kunnu meta um hvat ið er rímiligt og hvat ikki er rímiligt takk
her frimm hundrað
samusen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ruttvang sigur at hetta er at skerja verkfatsrættin men eg veit ikki um røðarin hevur lisið uppskot sít uppskotið snýr seg ikki um at skerja verkfatsarættin men at verja nakrar okkara veikastu borgarum tað er tað eitt uppskoti snýr seg um og so tosar mann um at mann verður at tað er so stutt fráliðið sovorðin hevur hevur røðarin kanska eitt yndiskttal sum sumsum ynskir kanska so nógv fólk skulu fáa skaða ella mann skal aa fáa so so nógv problemir ella ella eg hvat er hhvar hhvat hugsar mann tá mann sigur tað at mann skal bar lata tíðina ganga hvhvar er mann
akkurát
vang gersuvælfyri tað fyrsta eg sigi ikki mann skal bara lata tíðina ganga altso tað stendur í grein eitt í stykki tvey seterað úr uppskotinum tað er almannaverkið i metur um og avgerð hvørji starvsfólk almannaverkið ikki kann vera fyri uttan seinast tað var verkfall tá hevði almannaverkið fingið fólk til arbeiðis sum vóru neyðug fyri at tryggja eitt grundleggjandi støði og av teimum fólkunum kundi mann seta senda fólk til avspakkingar tað er í mínari verð prógv fyri at tá vóru for nógv fólk til arbeiðis við undantøku vit eru púra samd um at vit ikki kunnu liva við hesari støðuni í langari tíð spurningurin er bara hvussu mann loysir tað í løtuni eru vit í tí støðu at visti mann nærkast mørkun har tað er óforsvarligt so kann mann loysa tað við at fara aftur til samráðingar tí at pedagogfelagið hevur sagt kemur mann aftur til samráðingar so fara vit øll til arbeiðis aftur tað er tað sum liggur á borðinum í løtuni og tí føli eg meg rímiliga tryggan at tann møguleikan fer mann at brúka í tí løtu hann gerst neyðugur og velur landsstýrið ikki at brúka tað so er tað tí at tað ikki er neyðugt mann kann ikki skumpa ta ábyrgdina yvir á pedagogfelagið
einsamalt takk fyri takk fyri henni
id gerstakkfrú forkvinna ø nú upplivur tykur tað at nú sígga okur einki til stratekurin aftan fyri hetta her jørgun niclasen hann er tann sum er stratekurin aftan fyri heta her og fyri fyrstu ferð í einum framkomnu landi nøkur fólk fara í verkfall um tað er ei døgnur ella nakar tar so koyrir mann heila rullan lhús farvæl tað stendur jørgun niclasen aftanfyri at koyra teg til hús restina varpar hann yvir til sambandsflokkin ger so væl og tá ið sambandsflokkurin landstýrismaðurin hjá sambandsfokkini hevur lagt eitt uppskot fram um at flutta streykuna tá kemur jørgun niclasen og eii hernur sætt hann í í í nakrar mánaðir út útvarpið sigur ja kann kaft for handla a tað er eingin trupulleiki og pedagogfelagið siga at tey hava ongantíð sett landsstýrismannin í fíggjarmálin í átta mánaðar hann er ongantíð víst seg í átta mánaðir hvat skal mann fáa semjuna frá tað er tað sum eg er r ikki fatið at mann skal blíva samdur her í lívinum við maristam tahavi eg aldrin roknað við hann sigur eitt stutt og greitt ger so væl
takk
svongir so væl takk fyri ja eeg skal ikki afturvísa tí sum henni góð sigur men tað sutta ter langa í mínari verur er at vits mann skal sannføra meg sum løgtingsfólk um at stemma fyri at blanda meg upp í í eitt vestfall so skal mann sannføra meg um at tað er neyðugt at mann hevur roynt alt sum mann kann at fáa eina loysn við semja og í løtuni hava vit annan partin sum sigur vit fara aftur til arbeiðis vissi vit sleppa aftur til samráðingarborðið og tað er tann veruleikin sum eg fyrihaldi meg til og so verður spýrer noytt til at demonstrera fyri okkum at mann hevur roynt allar møguligar loysnir aðrar enn hesa sum nú liggr aá borðinum
takk fyri fyri síðani verður tað landsstýrismaðurin helgi abrahamsen
ja takk fyri frú forkvinna og eg fari eisn at takka framsøgufólkunum orðaskifti verið nokk so hart til tíðir og tað var kanskaikki annað væntandi alt hevur ein prís ein almenn tænasta sum skal syrgja fyri at fólk fáa tað sum te tey hava brúk fyri fyri at fungera í samfelagnum hon hevur ein prís eitt verkfall hevur ein prís og skulu fólk í ávísum størvum ikki kunna fara í verkfallið so hevur tað eisini ein prís tey fara sjálvandi at krevja nakað afturfyri og tað er ikki meir enn rímiligt alt hevur sín prís men í løtuni so er tað tey skeivu sum rinda prísin tað kann ikki vera rætt at hvørja ferð verkfallið er so skulu tey veikastu í samfelagnum vera tey sum rinda prísin og tað hendir í løtuni tað er tað sum hetta málið snýr seg um og einki annað sjálvandi skulu vit hava fakfelagsrætt tað er ein partur av demokratinum at fólk kunnu skipast í fakfeløgum og sjálvandi skulu fakfeløg hava samráðingarrætt akkurát sum ein ein handil sjálvur ásetir hvørja hvønn prísan hevur og so kanmann siga marknaðarkraftirnar sølusøluliði og keyparaliðum finna útav hvat prísirin er soleis er løn eisini lønin er eisini ein vøra ein arbeiðs arbeiðsorkan er ein vøra sum arbeiðs ella arbeiðstakarin selur til arbeiðsgevara og so avtaldada prísin sjálvandi skal tað vera á marknaðarmarknaðargrundað mínum reglum og sjálvandi skulu fakfeløg eisinih loyvi til at taka nøkur stríðsstig tað er altíð í ordan við tí tað er bara ikki rætt at tað altíð skal ganga og til at veikast í samfelagnum og tað er tað tað gera í løtuni tað er tað sum hetta málið snýrsi um vit hava nakrar skipaðar reglur í føroyum fyri arbeiðsmarknaðin vit hava hesar so kallaðu i l o kon vinjión sjeyogfýrs hon er galdandi fyri føroyar henda kommtiónin an hon setir sum fyritreyt at stríðsrætturin er til el o góðkennir eisini inntrivið stríðsrættin orsakað av serligum umráðandi smflagsámálum tann sum kallar esential sørwísis tað vil siga at har er verkfall settir lív heilsu ella persónligu trygdina hjá borgarunm í vága hetta er galdandi í føroyum í løtuni eru verkfallið í danmark har sjúkrasystar far í verkfall tíggju prosent far í verkfall hálvfems prosent færa ikki í verkfall tí talan er um hesarir esentialsørvísis í okkara grannalondum hava partarnir av arbeiðsmarknaðinu gjørt avtalur um skipanir sum skulu tryggja at lív og heilsa hjá borgarum ikki er í vanda tá i arbeiðsdekkur er partarnir á føroyska arbeiðsmarknaðinum hava ikki gjørt eina sovorða avtalu arbeiðið hevur verið arbeiti hvur verið við at fáa eina sovora skipan at virk í føroyum fyri at tryggja at fólk ikki skulu koma í í klemmu orsakað av eini eini konflikt arbeiðsmarknaðin undanfarna landstýrið arbeitdu við tí í í ólavsøkurøðuni í tvey túsund og átjan har stendur soleiðisnær fari at endurgeva í formasínsloyvi
ferðir hetta tíðarskeiðið hevur samfelagið merkt svigan av stríðstigum á arbeiðsmarknaðinum og fleiri ferðir hevur verið hótt við nýggjum stórum verkføllum løgmaður hevur heitt á samferðslumálaráði sum varar av arbeiðsmarknaðarmálum um at umhugsa hvussu lóggáva kann setast í verk har tað púra greitt framgongur hvussu skal farast fram í verkfalstøðum har lív ella stór sanfelagsvirði er váða kannað verður í løtuni hvussu hetta kann gerast hugt verður at hvussu gjørt verður í okkara grannalondum har sama arbeiðsmarknaðarmodell verður nýtt og har endurendar endurgevingin eg havi sjálvur eisini gjørt ein roynd at fáa okoma á tal við fakfeløgini eg sendi tríggjar persónar til at gera hetta her tríggjar persónar summi sum eru eru serkøni innan fyri etta øki at tosa við við við fakfeløgini men tað bleiv ikki tikin ímóti av fakfeløgnum nú hoyrdi óluu gongd siga við útvarpinum í gjár at tað var tí at eg ikki var komin sjálvur e tað sama við pedagogfelagið meg tá eg tosað við tey so so vistu taðer problemi so skal eg gjarna trokpa ug troppa upp tí at eg vil gjarna hava at vit fáa eina skipan helst í semju við partanin av arbeiðsmarknaðinum hvar ig siga at hesi tingini mugu virka sjálvtum verkfalligar tíverri bara hetta ikki itt mál og eg havi sum sagt einki ímóti at gera eina roynd afturat um tað skal vera

men vit hava eisini ábyrgdina fyri tammum veikastu samfelagnum og trygdin hjá teimum er í vanda og tá kannu vit ikki bara láta sum einki so kan man spyrja nær er trygdin í vanda og tað er sjálvandi tað sum eisini kann blíva misbrúkt og tí hava eisini tikið að við í eitta uppskoti at at tað skann ikki vera soleiðisnær at bara almannaverki tildømisem sigur at nú er lív og trygd í vanda at tað er ein tað er ein definitión sum kann toyggjast rættiliga langt og so kann mann bara misbrúka tað og og siga tað um alt og so so fær mann øll undantakiðígjøgnum sjálvandi skal tað ikki vera og tí hava vit koyrt við eitta uppskoti at at vis visti mann ger tað so skal pedagogfelagi í hesum førinum kunna kæra til til hendan bólkin trýmannanevnd sum so skal taka ta málið upp um at tað veruliga er so tí hetta skal heldur ikki misbrúkast men altíð alt so er tað neyðugt at vit fáa eina varandi skipan r afr økinum og eg vóni at vit kunnu gera hata í í sáttu semju við partarnar á nú hava framsøgufólki havt orðið e i hug at gera onkrar viðmerkingar eitt sum gongur aftur tað er tað at mann sigur at at pedagogsfelagið hevur hevur boðað frá at vissu vit taka hetta uppskotið visi eg taki uppskotið aftur so so koyrisamfeløgi víðari tað er ikki heilt rætt tað var soreisar at pdagogfelagið bjóðaði mær at kunna an at tosa við við tey tay ringd til mín eg voni fyldubra ring míni fyrradagin og eg var uppi at

hvar hann sigur tað at at tey vilja gjarna senda øll fólk aftur til arbeiðis vitu vit taka hett uppskotið aftur og eg sigi tað ber ikki til hjá mær at taka eitt uppskot aftur tí visti tað nú við samráðingar nir halda fram og tað ikki fór á mál skal eg sú leggja tað fram aftur men so nevndi hin møguleikan vit kunnu hava eina fyrstu viðgerð og sum kundu bíða við aðru viðgerð ella bíða við at fáa tað avgreitt til it síggja hvussu leikur fer men tað sum e ikki mugu gloyma tað er tað at skipanin soleiðisnar at tá ið semingsmaðurin kom uppí so er tað semingsmaðurin sum skal kallast saman aftur til víðari lønarsamráðingar tað vil siga at at eg kann ikki eg havi fingið ræðulinagvar áheitanir far og sið við jørgun niclasen fara til samráðingar og far sivið løgmá altur eg kann ikki fara og siga við onkur at fara til samráðingar tí tað er semingsstovnurin sum skal sum skal lodda dýpið hjá pørtunum og tá ið semingsstovnurin heldur at nú sær út til at nakað onkur er flutt seg so kann semingsstovnurin kallast saman sandveikar eingin annað kann gera tað so leingi sum sum sum semingstovnur er partur av hesin her sum søðan er nú er tað bara semistovnurn sum kann gera tað so tað er ikki rætt at eg bara kann taka eitt uppskot aftur o so koyrir samfelagið víðari dag so einkult er tað ikki men sjálvandi sjálvandi ynski er tað t at vit fáa vit fáak liðu á samráðingarnar og og at og at at tey sum fara til arbeiðis aftur og tað haldi eg tey ynskja eisini eingin er glaður fyri vrmen men sðsnær e er

ja men altso hetta er problemið er tað at tað er tað veikastu samfelagn sum er gísli í hesum málinum og eg haldi at vit mugu taka tað við at at at að at vit kunnu ikki lata tey veikastu líða eg blandi meg slekki upp í lønarsamráðingarnar tað er sletki mítt borð men men men eg haldi ikki a vit kunnu vit kunnu lata tey veikastu samfilag líðið undir hesum her so verður sagt at aspurnatekin hví eg leggja tað fram tí at eg umsiti arbeiðsmarknaðarmál hví er kemir landstýriskvinan í almannamálum okkurt annar altso soleiðis er skipanin og sosvarðin eisini í farna vælskeiði og tað var tí akselve johannesen sendi bræv til til til hennrik old tann sekstanda januar tvey tsund og átjan hvar h bað hann hannfyrireikar hetta máliðhann umsætt eisini arbeiðsmarknaðamál soesar eg var skipanin tá og soskipanin eisini nú og uppskotið sum lagt fram ú tað er eitt uppskot sum bleiv gjørt í táverandi sannferðslumálaráði og vit vit vita tá eg bleiv biðin at ger eftr her so fóru at hyggja fingið nakað fordømi og vit funnu eitt uppskoti sum sm gjørt tá undanfarna samgongu at tað so ikki koma í løgtingi o taðer ein onur støða tað er sí in onnur søga at taðikki kom í løgtingið og tað er eisin í seinast í ordan eg haldi sjálvur at at tað stuttat langa er at vit vit vit vilja ikki at fólk skulu liggja í klemma orsaka ív verkalli vit virða samráðingarrætt vit virða verkfalsrætt fólk skulu kunna gera alt hetta her men tað ber ikki til at vit mugu fáa eina skipan í føroyum at virka hvar ið hvar ið tey veikastu samfelagn ikki ligja í klemmu hvørja ferð og eg haldi at tað r allarbestu vit fáa tay gjørt í sátt og semju tí er hetta uppskotið gjørt soleiðisnar at tað er bara galdandi fyri hetta verkfallið hetta er ikki ein ein varandi skipan tí eg vóni framvegis at vit kunnu fáa fáa ein góðan diolog við fakfeløgini og og og ella partan av arbeiðsmarknaðinum so sat vit fáa eina varandi skipan soistat tey veikastu samfelagnum ikki skulu liggja klemmu hvørja ferð ta ósemji er á
takk fyri frá forkvinna eg vil fegin takka landsstýrismanninum haldarbronsen fyri at fyri at hann hevur lagt uppskotið fram takk fyri at at hann hevur arbeitt so skjótt sum eg skilji tað ein grundgeving fyri at mann kunnu arbeiða so skjótt sum mann hevur tað er tí at mann hevur havt eitt uppskot liggjandi sum hevur hevur gingið ígjøgnum systemið tí mann kunnu av ikki eg skilt tað rætt men møguliga landsstýrismaðurin kann rætta meg fyri at eg eri skeivur í tí takk fyri
smakka
takk fyri frú forkvina jú tað er púra rætt at sum mann mann fann e mann fann eitt uppskot sum lá har og so brúkti mann tað skablón og tað hevur sjálvandi gjørt tað tað er gingið skjótari men so vevður sjálvandi tankin verið og tað hevur eisini onkur nevnt her í dag hví fer mann longur fyrsta dagin og blandastup í verkfallið og tað er tí at hetta ella hetta uppskotið snýr seg bara um undantøk sum skuldu galda meðan verkfallið er og tað eur eingin grund til at bíða tilí verkfalið r liðugt at gera undantøk fyri hvat skal galda mið an verkfallið her tað var nakað annað viðst mann fór inn ogog og sum mannonkur hv gjørst fyrr og samtykt semingsuppskot við lóg so skuldu mnn sjávandi bíða so longst men at fáa undantøk at virka í einum verkfalli tað má virka fáast at virka so skjótt sum møguligt tí er tað neyðugt takk fyri
bjarni hammer
ger su vætaki fyri frú forkvinna nú sigur landstýrismaðurin at ellaja tíhes hn ikki er tað stendur í uppskotinm hetta her uppskotið er bara til hetta uppskotið men altso signalið út til øllum førum til ein stóran parti av løgtinginum til alla øll fakfeløgia í føroyum tað er tað at her vil uttan iva blíva siðvenja hetta verður í syðvenja og og so vil eg spyrja landstýrismannin umhvat metir landsstýrismaðurin til dømis í hest koma heilsufólkini tess at samráðast á hvussu nógv tá kunna blíva rakt altso eg signali ikki nú sent út vistu nakar verður raktir sum okur meta jamen so fara okur løgtingið og taka tann verkfalsrættin frá tíkum takk fyri frú
ak helgi abradsen
takk fyri frú forkvinna hetta er fyrst og fremst á signal til øll sum færa í verkfall um at geva loyvi til tey neyðugu undantøkini soleiðis at tað veikastu samfelagnum ikki vil ii klemma tað er hetta signalnum eingin ivi um tað tað skulu tey veikast ikki likki klemmu men eg vil gjarna tosa við partanin á arbeiðsmarknaðinum fyri at fáa eina semju um hvussu mann ger tað tí eg eri púra greiður yvir at tey vilda hava okkurt afturfyri alt hesin prís sum eg nevndi tey fara sjávandi at krevja nakað fturfyri og tar er eftir mínum tykki ikki órímiligt át tey krevja nakað afturfyri men eg vil gjarna tosa við tey og finna út av er tað nakað vit kunnu gera í semju tí eg haldi tað er altíð betur at gørata semju ennat gera tað lóg men eg haldi htað er neyðugt at hetta verður gjørt
tafyri
ger so væl ja takk nú sigur hann ir helgjar abbraseyma hann eri funnið eitta uppkot sum vøgu is epaliga alagt fram men men tað má vera ein skeiva uppfatarin áv tinguna so eg havi hoyrt okkurt um at longu tvey túsund og ellivu gjørdu teir løndardeildini har niðuri í oksuna eitt uppskot í tvey túsund og trettan og tvey túsund og fjúrtan fimtan var tað eisini aktuelt so eeg gangi út frá tað má vera nøkrulunda tað sama eg hevði aldrin lagt ata uppskort fram líka mikið ma landshorasmavur fyri meg er streykan tað næsta aftan á halgubót tað er heilagtur mínari verð at fara hava tað loyvið og at fær grýpa inn dagin eftir lukasjenko bíðaði í tríggjar dagar áðrenn hann greyu inn og her tekur mann dagin eftir og siga vi tari hvat nú er slutt jørgan niclasen er tann sum liggur aftan fyri her hann koyrir foggini til hús tá ið tey fara í fýraogtjúgund á verkráhalin tá sigur okkum eclasen heili bandin heim ger so væl har liggur problemið og hann er hvar er hann nú hví situr sambandsflokkurin við probleminum mariu
takk fyri
egestakk fyri frú forkvina sambandsflokkuin hevur málið í nú av somu orsøk sum javnaðarflokkurin hevði t síðstu samgongu eg umsiti arbeiðsmarnarmál tá umsakt hennrikoldarbeiðsmarknamál tí sendi aksel v jóhannessen eitt bræv til hennrikold tann sekstanda januar tvey túsund og átjan varhann bað hann fyrireika eitt uppskot og tað uppskotið havi eg nú borið í tingi soleiðis hongur tað sama um hennikold ikki tímaborðdir tingi tað tað skal g ikki fara og leggja lastáfyri tað veit ikki hvat hvussu langt hann kom men hann bleiv biðin at gera eitt uppskot av sínum egna formanni og løgmanni og hann gjørdi uppskotið takk fyri
takk fyri síðani verður tað jákup mikkelsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg fari at byrja við at siga at eg havi stóra virðing fyri tí arbeiði sumpedagogarnir gera á øllum teimum arbeiðsplássum sum tey eru tey hava ein týdningarmiklan leiklut í okkara samfelagi

tá ið vit so koma í ta støðu at attað er verið samráðast í so langa tíð so so kann mann seta spurningartekin hava partarnir nú verið forórímiligur hevði tað ikki kunnað borið til at funnið eina semju og tað vildi eg ynskt at mann hevði maktað men tíverri sært út til at tað er ógvuliga langt millum partarnar og sjálvt semingsstovnurin sum hevur gjørt royndir hevur ikki

tað sum vit viðgera í dag hevur absolutt einki við samráðingarrættagera ella lønarsamráðing ella nakað sum hetta her uppskotið er einað og at loyna til at tryggja at tey veikastu í okkara samfelag ikki koma í eina sera ringa støðu og eg eri sannførdur um at vit øll og alt føroya fólk eru samd um at tað at vandi fyri groðum harðskapi ella øðrum ágangi a ústøðstovnum veksur borgarar breki kunnu koma í heilsuvanda beinanvegin borgarar ið ikki fáa neyvan heilivág kunnu blíva sikodiskir og verða fyrr vanda fyri seg sjálvan og umframt at fáa onnur álvarslig afturstig summir borgarar fáa ikki neyðuga hjálp til gerandisdagin so so math reinføri og heilivág so sum so víðari kann føra til umsorganarsvik ótryggleika engist depensjón lívsvanda og sjálvmorðsvanda eg trúgvi ikki at nakar politikarar eg trúgvi ikki at nakar í okkara landi heldur at tað er rætt at ein turæt á arbeiðsmarknaðinum seta hesi fólkini í a eina ógvuliga álvarsliga eg eri púra sannførdur um eisini pedagogarnir halda at tað hevði verið rætt at hesi ikki vóru ein partur n ein sum onkur er kalla ein tikist sum gítslar í einari arbeiðstrat og tí er tað øgiliga harmiligt at vit sum politiski myndugleikin at arbeiðsgevarar og at arbeiðstakarar ikki hava funnið eina semju um hvat er hvat við rakt av einari streyku o hvat ikki hevður lagt og eg havi skiltað lagnum bæði kommunala arbeiðsgevarafelagið og landsstýrið hava gjørt eina roynd yvir fyri fakfeløgunum at finna eina semju kunnu vit finna útav hvørji fólk ikki skulu blíva rakt av hesum her um mann hevur funnið summaravtalu man hevur til dømis funnið einari semju inni á strandferðsluni mann hú funnið í vaktarskipinum og suvíðari men tá ið tað kemur til tey allarveikastu samfelagnum so hevur mann sagt bummsnei hvør kann skilja tað at fakfeløgini hava valt at siga vit vilja ikki gera eina avtalu um at tey veikastu í samfelagnum blíva en partur av einari arbeiðsósemju einari træti um løn og og rættindu eg má siga at tað er hjarta skerandi og eg hugsi nógv um tey fólkini sum eru rakt av hesum og eisini familjurnar hjá teimum hvussu ringa støðu í hesi fólkini koma í og hvussu óskiljandi tað er at mann velur sum høgni hoydal førdi fram at taka bara tann fakfelagsliga spurningin siga her skal einki nemast við fakfeløgini so mugu tey veikastu samfelagnum bara sigla sín egna sjógv við stórum vanda fyri heilsuna tá er mann bæði kaldir og kyniskur og eg má siga akkurát sum er at at eg skilji ómetaliga væl at aksel johannesen tá hann var løgmaður og var í líknandi støðu gav henniold boð um at útarbeiða eitt uppskot sum faktiskt er tað uppskotið sum nú er borið niðan á tingið har vísti aksel johannesen ábyrgd har vísti hann at hann tók hædd fyri teimum sum vóru ringast fyri og tað skal hav rós fyrði men samtíðis er tað skuffandi at javnaðarflokkurin saman við tjóðveldi og framsókn nú í andstøðu sæla um og ikki vísa hesa somu
eg má siga at tíðin er longu farin hjá tær tú hevur bara fimm minuttiri jeg kal bara runda av og siga at mín vón er at tað skjótt finst ein semja á træti millum partarnar ongantíð for skjótt og a alt verður gjørt fyri at finna eina semju men vælsignað lat okkum ikki lata hesi veikastu tey sum eru ringast fyri blíva tann partin sum betalir prísin fyri hesa ósemjuna lata okkum verja tey og geva teimum a aðundantøk sum skulu hava og lat okkum ikki vanvirða tey við at kalla tey sokallaðu veik tað haldi eg fari ar langt har politikararat siga tað frú forkvinna takk fyri takk fyri áðrenn vit fara til viðmerkingarnar so fari eg líka heita øll sum luttaka ísum kjakinum um at vera virðilig og vanda sær um orðini hetta er eittstórt álvarsmál og eg haldi at teiman leggurtingfólk og onnur undir at vera køld og kynisk at tað er at fara ov langt eg haldi ikki tað er ordiliga virðiligt øhso vissu vit kunnu royna tað øll somul at hugsa um á málið er álvarsamt og at vit hóast vit kanska ikki eru heilt samd kortini tosa virðiliga takk fyri
havur sagt at vit lúgva er tað
so er ein viðmerking frá høgna hoydal gjørt væl
forkvinna h eg sjálvsagt á at jakum mikkesen endurtekur ein einaferð tað sama sum hann segði ymiska viðmerkingum undir framsøgufólkunum øeftir mínum tykki og jagun mikkesen kann so siga hví hann er ósamd við tí sum eg sigi so kann hetta her støðan hjá teimum sum eisin vera rakt á verkfallinum hon kann broytast í hesi løtu vis jágund mikkelsen sum er í samgongu streingir á fyri at fáa landsstýrisfólki at taka uppskotið aftur og sigur við sínum egna floksformann at hann skal fara afturt samráðingar borð er tað ikki rætt og alt hitt sum hann kemur við altso vvisti mann vist mann ger hatt her átakið móti fakonm heldur jákun mikkelsen veruliga at vit fáa betri umstøður fyri tey sum hava tørv á arbeiðinfólkunum og vit fáa betri umstøður á arbeiðsmarknaðinum er hann veruliga so næryvir

jagunmikkesen gersovælfrú forkvina eg havi eitt stórt ynski um at jørgum niclasen og landsstýrið og kommunal arbeiðsgevarafelagið ferð og ferð til samráðingar aftur og finnur eina semju í tí afturætinu sum er men í meðan tað eiga vit hava vit skyldu til at taka hædd fyri at tað eru nøkur fólk sum hava brúk fyri hjálp sum eru í eina ógvuliga ógvuliga óvirðiligari støðu og eg má bara siga akkurát sum her nú fekk eg at vita frá forkvinnuni at eg ikki skuldi siga at tað er manikyniskur kaldur tá ið mann ikki vil taka hondum og verja tey sum e eru allarsveikast og hava brúk fyri hjálp so eri eg bara ikki samdur í tí eg haldi veruliga at tá eg man kaldur og kvinoskur takk fyri
ja eg veri noydd at átala tingmannin at hann blívr við at endurtaka tá ið hann fær at vita tað ikki góður málburðir tað er ikki góður siðura á tingi at leggja onnur undir at vera køld og kynisk tað er at fara for langt á sama máta sum hann heldur ikki brúkar orð sum á lúgva og so víðari sum onkur hevur gjørt fyr í dag tað er umráðandi at vit vanda okkum um orðini o tað er ikki í lagi at endurtaka tað tá ið mann fær at vita at tað iki e góður málburðir bjarni hammer
og eg ger so væl takk fyri forfvinna et ta spyrja jakum mikkelsen um nú er tað her uppskotið bara galdandi fyri hetta einstaka uppskotið at fáa nøkur at fáa nøkur størv nøkur størv sett aftur ella far gongd aftur men vil hetta her ikki allíka vera man kann kalla tað at álopa á øll fakfeløgini tí at hetta her vil uttan iva nú verða siðvenja tá vita fakfeløgini og landsstýrismannin nevndir tað beint í áni tey tey møguligu verkfallini sum verða í heyst við hjálparanum til dømis tá farka at steðga beinanvegin innan fyri øll øki har sum okur meta at tar rakar nøkur veik fólk í samfelagn tað vildu vera støðgur løgtingið barnanvegin segði landstýrismaðurin heldur jakomikkessen at tað er rætt at man boðar longu nú frá áðrenn samráðingarafarna gongd at vit sikla ikki gera sum okkur siga so taka okur øll førna part av ferðsfalsrættinum frá tykkum
takk fyri frú forkvinna fyri jákup miklasengin
gersuvæeg eri púra samd við bjarna na bjarna hammer um at vit eiga ikki at taka verkfarættin frá tað er eitt amboð sum sagkfeløgunm eiga at hava og tað eiga vit at virða tað er ikki tað sum vit gera í hesum førum her vit geva nøkur undantøk til tey sum eru allarringast fyrr og mín vón er at hetta kanska fer at gera tað at allir partar á arbeiðsmarknaðinum veruliga fara nú og setast niður og finna fram til hvhvar grensan gongur og hvør verður raktir frameftir og ikki og eg vildi ynskt at tann politiski myndugleikin onkursvegna helt seg langt vekk frá tí at tað er partarnir á arbeiðsmarknaðinum sum finna hesa semjina so vit fáa sevilar umstøður at tað ikki verður so primotivt tað sum hendir í føroyum tað er langt við síðuna av tí sum hendir í øðrum londum har hevur mann fingið skipaði viðurskifti soleiðis allir partar vita hvat mann kanningarsi ikki kann her er skilaloysi í hjá okkum
tíverri takk fyri tann næsti røða verður aksel willumsson johannesar
gersovæljatakk fyri frú forkvinna eg skilji væl at at støðan er trupir tí ta verkfall eru ikki minst tey seinastu árini innan fyri heilsuverkið og almannaverkið so rakar tað nakrar borgarar rættiliga meint og tað eru tey sjúku og tey veikastu samfelagsáftani tí tey kanska ikki fáa hta tænastuna og tað viðgerð og røkt sum tey hava tørv øh men hví er tað soleiðis í føroyum tað er soleiðis at hetta er væl skipað í okkaragrannalondum við ymiskum skipanum tað var tað eisini í føroyum fyri nógvum árum síðani har hevði mann nøkur tænastustørv eisini í almannaverkinum og í heilsuverkinum har ið tey fingu nakar betri setanartreytir tey sum vóru tænastumenn enn onnur men afturfyri skulditey altíð at vera tøk eisini tá ið verkfalli var men politiska skipanin helt at hetta kostaði a nakrar pengar og valdu tí at fara frá at seta tænastufólk uttan at geva hesum fólkunum ella feløgunum nakað fyri og uttan t koma nakra aðrari skipan tíev verður komin í í eina støðu tey seinastu árini at tar verkfalliðar so r ta ikki bara at stríðið um løn tí eisini stríð um undantøk er trygdin er hjá fólki also sjúkum og borgarum í lagi har kanska loiðslan á heilsuverkinum ella loyslan at almannakirtión er ikki men tey sum eru í verkfalli vð hon er tað setir okkum politikarar í einm trupula støðu tí eingin vil vera avarandi landstýrisfólk ella løgmaður vistu nú okk heilt gongur okkurt gongur heilt galið undir einum verkfalli og onkur sjúklingur ella ella annar borgari verður raktur av hesum tí hóitti eg aftaná fleiri verkfalla høvdu verið í tvey túsund og seytjan og átjan átá vardi landsstýrismannin at finna eina skipan í friðartíð og sjálvandi saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum tí tað er soleiðis at skal man fara inn og siga at mann sal gera seg inn á at nøgur fólk ikki kunu fara í verkfall tað skuldu altíð vera til arbeiðis so er tað at gera seg inn á sterkastu vápni hjá fakfeløgunum so mugu tey hava okkurt afturfyri sum stendur o mát við tað øh so tað tað harufrá og so farinn íni løgtingi og koyra samtykki í ein lóg er eg eri nokk sostórur munur á uttan at mann har partarnir á arbeiðsmarknai við sær tað verður sagt eisini at undanfarna samgonga gjørdi tað sama sum hendan samgongan ger nú tað er ikki rætt men tað er rætt at tað vóru nógv verkfall rakt rættiliga meint og har tað vóru nógv fólk eisini í landsstýrinum sum vóru óttafull fyri tí støðuni sum var eisini eg sjálvur og man umhugsaði onkuntíð um tað var neyðugt og tað var bæði loiðslan í heilsuverkinum og tað var loysnan í almannaverkinum so metti at mann átti at farið niðan í løgtingið og fingu nøkur undantøk tí tað hildu ikki at at støðan var trygg á sjúkrahúsinum ella á almannaverkinum tá ið verkfallir vóru hetta var bæði galdandi tá ið nátnei tá námsfrøðingarnir vóruí verkfallið tá kommunulæknarnir vóru í verkfallið tá ið jarðarmøgrurnar vóru í verkfalli og ikki minst tá ið sjúkrarøktarfrøðingarni vóru í verkfallið seg minnast aftur tá sjúkrarøgtarfrøðingarnir í verfalli so vóru teir í verkfalli fyrst hart teirhøvdu nøkur undantøk sumvar tað færri undantøk og færri undantøk og tá heiltu leiðslan íheilsuverkinum á landsstýrið tit mugu gera nakað hetta ber heilt einfalt ikki til og tað endaði tí støðuni at sjúkrarøgtarfrøðingarnir boðaði frá at mánamorgunin so verður einki undantak altso eingir sjúkrarøgtarfrøroyingur hvørki í eldraøkinum almannaverkinum ella nøkrum sjúkrahúsi og tað var tað heilt greitt til fráboðað til landsstýrið at hendir hetta so kunnu iki tanda inn vyð trygdini hjá sjúklingunum og tað varð mælt til viðføruma a løgtingið allíkavæl fóru vit ikki nú á løgtingið sjált um søgan var álvarsom tí tað var tað ein seinasta mannfór at gera at gerastð eini verkfaldt rættin tað sum mann gjørdi tað var at mann kallaði landsstýrið saman ein sunnudag og ba heilsuverki om in g greiða frá støðuni síðani bað mann felagið hjá sjúkrafrøðingunum koma á fund og spurdi um tað ikki vara møguligt at kalla semesmenninin og seta seg niður á samráðast og royna at finna eina semju og yntis leingi um ás at útseta ta fráboðanina um undantøk og tað gekk gingu sjúkrarættarføðingarrin við til og so fekk mann eina semju nú er man farin niðan frá degi eitt og sigi nú geravi ykum inn á verkfalsrættin hjá námsfrøðingunum tað er ein vesiligur og tann semjan hon kostaði nokk sonógvar pengar fyri landskassan tí tey fingu munandi meira enn aðrir bólkar fingu ikki alt sum sjúkradarfrøðingarin ynstu tey fingu eina lønarhækking yvir tvey ár sum øll onnur fingu harumframt fóru tey upp í stiganum á almennum lønartalvinum yvir fimm ár og tað kostaði nakað av pengum tað koma ikki har upp sol tey hildu tey havu rætt til at koma men tey komu nokk so langt upp og faktiskt vari eg bæði tá og í dag fegin fyri at tey komu har upp burdi kanska komið longur upp tí vist mann hyggur eftir hvat er avbjóðingin hjá hesum feløgunum hví eru tey hvat er tað tey krevja so stavar tað frá einum reformi sumverðar jørdur í danmark í ítjan hndrð sumann gjørdi í danmark í íja hnr r níggjuogtrýss ur eitu tjænusmans reforment har mann flokkaði øll almenn størv inn á ymiskar lønar staðar og tað varð sagt beinleiðis í tan rnígjuogtrýss at nøkur størv vórðu ikki flokkaðir so høgt tey vóru láglønt tí hetta vóru serligani tey kvinnu størvini tí at menn vóru forsyrgjarar men kvinnur ikki vóru forsyrgjarar upp á sama máta og tað var kanska eitt sindur av eyka lummapengum tað bleiv beinleiðis beinleiðis sagt í danmark í níjau hudraðog nígjuogtrýss og tann skipanin er í stóran mun eisini komin í gildi í føroyum tí eru nøkur størv sum tá vórðu kvinnudomuneraði væl minni lønt ella lægri lønt enn størv sum er í mandomuneraði og tað var ikki í lagi níjona níggjuogtrýss og tað er slett ikki í lagi í í tvey túsund og einogtjúgu og tí fer javnaðarflokkurin t eggjaeit uppskot fram á ólavsøku um at vit skuldu endurskoða lønartalmuna soleiðis at sjálvandi skuldu tey starvsbólkarnir har tey mest kvinnurnir verða lønt á sama hátt sum teir bólkarnirhar yru mest mannfólk tað upskotið fara vitleggja fram og tað verð eitt høvuðsmál hjá javnaðarflokkinum tá iðvit komu samgongu aftur at fáa tann lønarójavnan burtur viskaðan hjá tí almenna
takk fyri frú forkvina takk fyri nakrar viðmerkingar tað fyrsta frá johannesi joensen ger so væl
morgunna ja rættso a6zvelta johannesen sigur men eg hugsað eisini at viðmerkja at argumentin til uppskotið er at verja tey veikastu verður sagt á landsstýrinu illa samgonguni og men er ikki soleiðis at faktað er at í londini so verður eingin at arbeiða við teimum veikastu og børnunum tíis arbeiðsumstøðurnar og fyrireikingarparturin og normeringsparturin og lønarparturin er so nógv aftur útsetrinar er í dag so svara tað ikki l ábyrgdina og so verður heldur eingin hvat ger mann tá at arbeiða við hesum fólkanum takka fyri

sus johannesen gersvæja eg veit væl at at tað er trupult altso eg minnist eisini tá ið verkfallið var aftur í tvey túsun g seytjan tá ið eg var løgmaður at tað vóru foreldur sum skrivaði til mín øgiliga rørandi at børnum og og øðrum sum sum komu illa fyri ast verkfallinum øh men avbjóðingin er kanska so eisini tað sæð úskaafrseinast búskaparfrágreiðing um vit ikki gera nakað við tann trupulleikan sum er nan innan fyri mumku siga umsorganarøki tey fakini starvast sær beind so er vandir fyri og tað er vi sggja ta longu í dag men so er vandi fyri um heilt fá ár at vit slett iki hava fólk til manna tey størvini og tá verður ta ikki gott fyri hvørki børnini hjá okkum ella tey veika lla tey sjúka um vit ikki hava fólk til at taka sær av teimum tá og tað er reellur vandi tí eiga vit at gera nakað við veruliga vandi á økinum
takk fyri
ckristian andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg haldi að va rættliga áhugavert tað sum akselv johannesen segði um ta støðu hann var í táiðhan ar løgmaður hann fekk at vita tað at sjúkrasystarnar ella sjúkraróttafrøðingarnar ikki fórtu arbeiðst mánadagin og hann segði tá var trygdin hjá sjúklinguum komin so nógvum vænda at hann var klárur atfar n á løgtingið hesa ferðin hendan samgongan stendur í tí støðu at mann biður um hundrað og fjøruti undantøk má fara fjúrtan og støðan er tann at trygdin hjá teimum sum er á almanaverkinum ikki er í lagi hvør er munurin á tí støðu sum hendan samgongan er í í dag enn tann støðan sum aksel johannesen sjálv var í tá ið hann var klár atfyrini í løgtingið
takk fyri akse ve johannesengr
ja tað fyrsta tað var einki undantak á sjúkra húsverkinum her hóvast alt nøkur undantøk og fyritað næsta mann fór ikkin á løgtingi tí mann sigur við loysa hefti her p á tann mátan sum mn loysir turætir á arbeiðsmarknaðinum mann bað sjúkradfrøðan komu aftur til samráðingar kunnu til so útseta ta fráboðanina um einki undantak verður so leingis svður samráðast og so fekk mann eina semju tað hevur hetta landsstýrið ikki roynd tvørturímóti tann dagin mann fór í verkpaboðað ma framman fyra n a løgtingið at lóggeva nøkur fólk til arbeiðis aftur tað er ein vlesandig munur vit kundu verið noydd til tá tí sjálvandi be tað ikki til at fólk sum liggja sjúkra sjúkrahúsinum ikki fáa tað sum tey hava tørv á og kunna koma í vanda tað ber ikki til men tað mán var síðstu útvegurumfa løgtingin munnu fyrst royna allar aðrar møguleikar tað gjørdi tað landsstýrið sum sat í tvey túsn og seytjan og tað eydnaðist at fáa eina semju við sjúkrarøktarfrøðinga
takk fyri
takk fyrira formaður sum eitt dømi so fór ein av hjálparfólkunum til arbeiðis mánamorgunin klokkan átta arbeiddi allan mánadagin mánakvøldið náttina varð til arbeiðis allan týsdagin var var til arbeiðis meginpartin av mikudegnum uttan yvirhøvur at sova hetta slítur ófatiliga nógv upp á heilsu heilsuna og upp á angasimangir motivatiónina hjá teimum sum eru í starvi í dag eisini umframt tað at tað gongur ræðuliga hart ugtivir tey sum ikki klára seg ein tíma á døgrinum uttan hjálp tí ynskja vit at grípa inn beinanveg og ikki bíða í átta dagar tí tað eru nøkur sum kanska ikki klára hesar átta dagarnar tí fara at spyrja aksal johannesen um hann ikki dugir at síggja týdningin av tí samstundis sum sakførarin hjá pedagogfelagnum sigur at í slíkum førum er tað vanligt alla aðrastaðni at politiska skipanin tekur støðu til nær ið tað stendur um lív og ikki tað er ikki upp til hvólki læknafakliga ella til
takk akstureraði hann
gersuvæegi eri púra samd við biljustinussen at tað er ein trupul støða tað er fullgreiður um men er loysnin at fara in á løgtingið lóggeva ella er loysnin at byðja jørgun niclasen sum eingin hevi sæð hvørki dag ella fella mikudagin tað upskotið lær fram at fara til samreðingarborðið pedagokarnar bjóða seg fram at fara til arbeiðis í morgun fá hevdi verið til arbeiðis nú um landsstýrið lurtaði eftir teimum o søgdu disktil seta tykkum samráðingarborðið og taka hetta uppskotspiðgjarnar nú viðgera nú aftur so fara vit til arbeiðis men tað er sambært tí ikki nakar áhugi frá jørguni niclasen at fara til samráðingar á borðið og eta er har billjustinussen og miðflokuium áta og trýsst og ikki komi nir á løgtingi og gera seg inn á rættindini hjá hjá løntakarnum fara í verkfalliðu tað er tað allarallaallarsíðsta løgtingsi oyr at gera akann onkutí vera neyðugt men taðvar tað allar allarseinasamt tá alt annað her roynt
takk fyri sum mong vóru orðini síðan er tað brandurssandur sum fær orðið
gegrsuvætakk fyri frúforkvinna ja nú vit ein einaferð eru komin í eina støðu har sum tey veikaru veikastu okkara verða tikin til gýtsla í eini sáttmála atræti og tingi fara a lov at siga sína meining um hesa støðuna fari eg sjálvandi at gera greitt fyri mínari støðu eisini í hesum máli eg haldi at vit eiga at spyrja okum sjálv hvør hevur ábyrgdina av teimum veiku borgarum í landinum tey av okum sum hava serligan tørv tey hava okum sum ikki hava eina rødd sjálvi tey hava okum sum eru óhjálpin eg haldi at breitt konscensis er um at sjálvandi hevur landið sína ábyrgd yvir fyri hesum borgarum okkara friðartíð á arbeiðsmarknaðinum tá letur samfelagið hesar borgarar uppi í hendurnar á okkara dugnaligu vælkompetentu fakfólkum sum hvønn einasta dag hvíta seg fyri at passa hesar borgarar so væl sum gjørligt uttan fyri friðartíð sum nú á arbeiðsmarknaðinum hevur samfelagið eisini ábyrgdina fyri hesum borgarunum men samfelagið hevur tíverri onga skipan onga lógartryggjaðan rætt hjá hesum borgarum sum sum ber í sær at hesum borgarar fáa tað í hesum førunum sum ta lívsneyðugu røktu umsorgan sum tey hava brúk fyri skipanin har fakfelagið sjálvt tekur støðu til umbønir á um verkfalsundantøk má broytast tað kann ikki vera rætt at tað skal vera upp til ein stríðandi verkfalspart sjálv at avgera um onkur hevur tørv á hjálp til andingartól hjálp til stuðul hjálp til fylgjarar á sjúkrahúsi og annað um so fakfeløg dámar tita ikki so rekur framundir at ein slík skipan veruveruleiki inn á longu tíð er umliðin avvarandi spyrja eftir henni áhugaðføløg spyrja eftir henni reyða stjórnin ið sat seinast arbeiddi við henni og nú sitandi stjørn sær eisini neyðugleikan í at henda skipan gerst veruleiki samfelagið hevur ásannað at laksur er ein so týðandi vøra fyri føroyar at verkfølg sleppa ikki at forða fyri útflutningin á laksi samfelagið hevur ásannað at flytførdi oyggjanna millum er so týðandi fyri føroyar at verkfød sleppa ikki at leggja siglingin á lamna nú er uppá tíðina at hetta samfelagið ásannar at okara veikastu borgarar hava tørv á verju at avvarandi hava tørv á vissu um at teirra nærmastu ikki koma at liggja óhjálpin sjálvt um eitt verkfall raka vit eiga at spyrja okkum sjálv um tað veruliga eigur at vera soleiðis at tey veikastu í hesum samfelagnum absolutt onga verju skulu hava í verkfald støðu er tað í lagi at ein sum hevur brúk fyri hjálp frá starvsfólki at passa andingartólið hjá sær alt samdøgri skal iva s í um hann fara ta hjálp hann hevur brúk fyri til at anda bara tí at verkfalli her er tað í lagi at átti yvi og óstabilitetur skal vera avleiðingin fyri okkara veikarsuborgarar og avvarandi teirra bara tí at verkfalli her mítt svar ír nei eg haldi at fakfelags vøkslamma síggja í eyguni at samfelagið upp á sigt kemur ikki at góðtaka hesa støðuna tingið ynskir ikki at lóggeva um hesa tingini yvirhøvur men finst eingin loysn innan stutta tíð í samráðingunum millum arbeiðsgevara og arbeiðstakara sum líkist teimum skipaðu umstøðunum mann hevur í øðrum londum so verður lóggivið um hesi viðurskifti heilt skjótt nevnast kann at í danmark vat skipanin við høvuðssáttmála avtalapartannar millum í átjan hundrað ogníggjuoghálvfems tað byrjaði so tá altso fyri hundrað og tveyogtjúgu árum síðani hesin høvuðssátmáli ásetir eftir hvørjum mannagongdum verkføld kundu fara fram og hvussu hart hetta kann raka samfelagið eg eri sannførdur um at tað var rætt at fara frá skipanini við øllum tænastumonnunum tí at tann skipanin var fordýr fyri samfelagið men e eri eisini sannførdur um at samfelagið eigur at lata eina kompensatión til arbeiðstakararnar fyri at fáa skipaði viðurskifti á hesum økinum tað er ikki tingi sum skal forhandla slíkt upp á pláss og tí eiga partarnr at seta seg saman beint sum enda árrustan er liðug og fáa eina avtalu við hús um skipaði viðurskifti á øllum arbeiðsmarknaðinum sum hann er viðvíkjandi undantøkum í verí dag eru vit ikki nærheit av at kunna kalla okkum eit framkomið samfelag tí styrkirna í einum samfelag eiga av tat meta eftir hvussu tað tekur sær av sínim veikastu borgarunum hetta uppskotið er fyriligur stendur samgonga samanum og eg fari at heita á andstøðuna um at hjálpa samgonguni at fáa málið avgreitt beinanvegin so av vit ikki draga hetta málið út við tí vænda at tey veikast við okkara samfelag líða kropsligan og sálarligan skaða av hesum støðuni eg taki ikki partí við nøkrum av stríðandi sáttmálapørtin eg taki partí við teimum sum sum líða undir nøkrum sum tey ikki hava forkent og onga ávirkan hava á takki
ja so fær eyðgunn samuelsen eina viðmerking
ger su væl takk fyri harra formaður nú sigur brandurs sandoy at hesi her undantøkini hasi eiður mann at finna fram til eina kompensatión til fakfeløgini og gerat í einari samráðing og ikki í løgtinginum at áseta hetta við lóg og tað eri eg púra samd við hon í so eg fari at spyrja nú tá ið landsstýrismaðurin hevur sagt at hann kemur við eini lógaruppskoti sum fer at gera hetta permanent í heyst fyri brandur sandoyn tá ikki at taka undir við tí lógaruppskotunum og siga nei nei tá skal mann samráðast og finna eina eina kompensatión til fakfelagan so tey kunnu liva við

takk fyri harra formaður tað er soleiðis at eg haldi at í at mann eigur at avtala partarna millum aeina kompensatión aftur fyri at mann gevur nakað frá sær sum sumein verkfalspartur men hirvegin so so hava vit í íhava ott uppliva sær støðuna her í áratíggju eftir hondini at sjamfelagið verður lagt lami at tey veikastu og tey sjúkastu í so samfelagnum líða undir varðkfalli tað er ikki í lagi tað er ikki í lagi at tey veikasto í so samfelagni verða tikin til gítsla fyri at onkur skal fáa nøkur oyrur upp á ein lønaposatal tað er ikki í ordan tað verður aldrin í ordan og tað er ikki ordan og eg eri púra sannførdur um at at visuman veruliga fór inn og og vildi avgreiða hesa støðuna millum annað spurdi eg undanfarni landsskúriskvinnu og eygon samuelsen sjálva um hvussu nær eði hetta vat koma á mál og og tá var tá var tað øgiliga oltað vtað rannað aftur út í sandin eg vil gjarna hava at hetta málið verður loyst og um dæðugt so taði eg undir við at gera tað blóð ja
takk fyri ja so fór hagni á hoydal á einum viðmerki
ja harra formaður branner sanda nevndir nøkur dømi og eg eg kann vísa á at eg havi sjálvur vita gjørt skipanir millum annað fyri stramferðsluna og laknatænastun annað tá mann hevur so gjørt avtalur við við tænastamanlíkna skipani fyri øðrum fyri fyri so viktigar fungtiónin aty ikki mugu fara fyri skeyti og sum raka nógv fólk men vist vit taka dømini hjá brandi sandoyg visu vet taka nú er ta nánsfrøðingarnar har tað so stendur ljós nú hvussu týdningarmikil ar arbeiði er fyri fólk sumkunu taka sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarar heilsuhjálparar tey sum vaska aðrastaðni hvar hvar ætlar hvar heldur bann er sandoy tar ganga í mark fyri hvar ið ikki eitt verfall rakar rættiliga hart tey sum hava tørv av tí hvar heldur hatn markið gongur

takk fyri harra formaður hvar er markið gongur ja altso tað er tað er ein sjálvandi til ein hvørja tíð ein flótandi spurningur tað er eisini til ein og hvørja tíð ein ein spurningur hvussu sær samfelagið út samfelagið broytist við árunum og og tað sum ikki var góðku tíma fyri tíggju árum síðan ela fyri tjúgu árum síðan ella fyri tretivu árum síðan tað kann vera góð kuntími í dag tað kann vera neyðugt at gera nøkur ting í dag sum ikki vóru neyðug fyri tretivu g fjøruti árum síðani eg eri har tað er neyðugt at vit sláa ring um tey veikastu í samfelagnum og ynski minst teirra avvarandi altso tað eru tað eru fýrs ára gomul fólk hálvfems ára gomul fólk sum sita við hjartanum í hálsunum og og bíða eftir at andinkatólið verður tikið frá børnunum hjá teimum heldur tú tey hava tað stuttligt tey hava tað altso ikki serliga ferðsuligt í hesum døgumkk
fyri ja takk so er tað edvar jacobsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er eitt sera alvorligt mál við viðgera nú og tað er um at veita undantøk til tey allaallarveikastu í okkara samfelag og tað er í samband við sum tað longu fleiri ferðir sagt at tað er strikað og mann vil veita so nógv sum einogtjúgu undantøk hevur mann sagt jað til eg sat og funderað eitt sindur um tað heima tí eg haldi hetta er ein ein sera sera alvorlig støða sum vit eru í og tað er ikki í ordan og tað sker meg hjarta at mann skal brúka teir allarveikastu borgararnar sum vápn mann brúka tey sum jarnbrot og mann sigur at mann trekkir tenninar úr fakfisrørsluni vissi mann ger tað at mann veitir hesa á hesi undantøk eg eg má siga atað e var rættiliga rættiliga undanarsomt tá ið tá ið mann legði tá iði streykan var undir uppsigling at at vit koma út har mánamorgunin um mann hevði sagt nei til hesi undantøkun altso er mær fullstendiga eg skilji tað ikki fyri at siga tað akkurát sum tað er tað at mann hevur einar lønarsamráðingar mann hevur ikki komið til semju man verið undir uppsigling í fleiri máðaar og mann ikki komin ta niðurstøðu tað er so tað er so tað tað er ogtað er ikki nakað nýtt tá ið tað kemur til tað men at mann so sigur at mann at har sum mann hevði sum eg nevndi í áðni mann spyr um mann kann fáa undantøk soleiðis at har sum han hevur brúk fyri tíggju hendrum har kann mann fáa tvær og mann sigur at har sum tit hava brúk fyri trýss hendrum at arbeiða við við teimum sum eru allar allarveikasti okkara samfelag har fáa tit tvær so kann ein og hvør rokna út hvussu tað hvussu stórur tann avbjóðingin blívur og at hon ikki kann røkkast og eg haldi tað so gott sum partamaðurin simut rasmussen segði í áðni tey sum hava serligan tørv hava hann altíð h haldi ein rámandi yvirskrift yvir tað sum vit eru viknir til akkurát nú og so mikið havi eg sett meg í hetta málið tá ið vitskuldu viðgera at tað er so púra at at tað eru í svára so neyð teð eru svára so neyð og mín mítt innskot til hetta her uppskotið í dag er at veita teimum allarallarveikastøkkara samfelag tær hendrnar sum tey skulu hava og hava brúk fyri fyri at fáa ta røktina sum skal til og visi mann heldur at mann í tvey túsund og einogtjúgu kann liva við at møguligar menniskjur skuldu verða niðurdoyvd fyri at fáa tingini at bera til at mann skal koma har til at mann skal verða noyddur og tvungin at læsa hurðarnar onkustaðni fyri onkrum meðan mann mata tann sum situr síðuna av eru vit virkuligani ikki komin longur í samfelagnum í føroyar í tvey túsund og einogtjúgu tað sára meg á innastu hjartaróð tað má eg siga og hetta skal brúka sum javnbrot og kanska fyri at vísa tað at mann heldur við einum parti í tí politiska pallinum om mann ikki torir at vísa andlit at mann sigur at hetta her hetta er ikki bara ikk í ordan vit fara slett ikki og rørir ikki verkfalsrættin við rørir ikki verkfalsrættin men tað vísir seg ikki sum at teir partarnir at mann skilir tað at tá ið mann biður um hundrað og tjúgu undantøk fyri at fáa tey allarallarneyðastu undantøkini mann fær tjúgu tá er so óalmindiliga langt ímillum forstáil si ímillum tey sum tað viðvíkur og eg má siga at eg ildi vera ein trystur dagur eg má siga at tað mann koma her hoyra allan bakronsmosikkin og alt hetta her uttanfyri góður summardagur men tá ið mann so hugsaði hvat mann vera upp ímótir tá sárada mítt innasta hjarta tað má eg siga akkurát sum er og tað ger tað og tað kemur tað altíð at gera tí vit u vit eru sett í verðina fyri at taka hond um tay allar allar veikasta í okkara samfelag tað er tað sum vit eru sett í verðina til og vissu vit ikki srekkja hondina út tí at tað møguligst er at skerja eitt lítið sindur ella gera nakað við tað at mann er í einum fakfelagsrætti akkurát nú so haldi eg tað at tað er ræyðandi og og eg má siga at tað sárar meg virkuliga at tað situr ein ein heil andstøða her sum sigur nei takk hetta vit vilja vit ikki vera við til tað ger tað at í fyrsta lagi fríggjadagin í næstu viku kann nakað henda á hesum økinum ein heil vika o eg sigi sum frimat rasmussen ni segði í áðni hvussu stórur skal skaðin vera áðrenn ðtað kann grýpast inn ómindiliga alvorligt tíðin er farin men eg sigi bara lat okkum standa fast saman um tey allarveikastu og lata tey fáa ein tryggan dagligdag so kann mann tosa um um lønarspurning og annað takk fyri harra
ja takk so fær primud rasmussen eina viðmerki
ja takk fyri harra formaður ja tað er ein øgiliga rámandi røða í røðarin heldur og og tað sum verið sagt í almenninginum áðrenn hendan tingfundin etað sum verðið frammi í kringvarpinum tað er tað at partar av í hesum húsi halda at tað er í ordan at brúka tey veikas sum vápn orðið vápn er beinleiðis positivt nevnt tað er bara at lurta tit bara fara inn á kvf buktmeffu sendingar fo lurta er tað er ikki gott og tað mugu vit lata vera við at brúka tey veikastu sum vápn og amboð til sovorði takk fyri
so er tað
edva jakobsen takk fyri harra formaður eg etað er sera sera sárandi tá mann brúkar orðið sum vápn og eg haldi at landsstýrismaðurin helgi abramsen segði tað so øgiliga greitt at vápnini í løtuni venda ímóti teimum allarveikastu okkara samfelag tað kann ikki sigast greiðari far g aldrin inn og og sigur tað at mann skal fara inn á trí við nakran fakfelagslufakfelagsrætt men tá ið tað ikki kann finnast útav í hesum her sum hava við samráðinginar at gera at her eru vit farin for langt vit kunnu gott fara eitt vikuskifti og og og sita og floyta og siga ókey kanska vit fara niðan við tí mánadagin men so er tað kanska fjúrtan dagar afturat tey mugu bíða tí vit standa einsamøll við hesum vit fáa ikki talt upp í tey tjúgu sum skal til fyri at fáa undantak so vit vita hvat í tað tekur og vit vita hvussu stórur alvorðin er hann er rættiliga stórur og tá haldi eg at at vápni og jambrusar kanst t ekki brúkast í hesum sambandi
takk fyri harra formaður ruth vang fór nú við
takk fyri altso eg hálvi partar ynskja at partarnir ella herini ynskja vit øll at partarnir fara aftur til samráðingar og tað er væl tað vit øll royna at ávirka og leggja trýst á og eg má siga eg tulki støðuna soleiðis at tá ið nú hetta tilboðið liggur frá pedagogfelagnum um at fara til arbeiðis aftur beinanvegin so tulki eg støðuna soleiðis at landsstýrið metir at støðan er forsvarlig í løtuni tí vissu tað stendur um lív so kann landsstýrið brúka tann møguleikan sum liggur har og tað føli eg meg tryggan við at landsstýrið kennir so mikið av ábyrgd at tað ger mann og ikki letur hetta koma for langt
takk fyri
vtakk fyri harra formaður ja hetta kann ljóða so øgiliga einfalt sum tað verður sagt í gjár ovið einum fuda við helga abramsen at soleiðis gera vit treytað av at partarin fær til samráðingarborðið men tað liggur einki í hesi her avtaluni sum vit kunnu ikki taka uppskotið aftur og leggja tað fram aftur ogtað er kann mann jú ikki í somu seti tað er einki sum liggur í hesum her sum sigur tað at mann ikki slitnar aftur aftan á tríggjar dagar tað er einki garati fyri nøkrum at so halda vit á og og gera hetta her tí ta tí at vit hoyra hvussu sterkt hetta vápnið vísir seg at skula vera og og tá ið baso teir yngstu setingsmenninar uppí og tá blívur ein setingsstovnur sum renur til at siga nær hann lodda partan eg haldi tær loddar eru ikki longur síðan í gjár at vita hvat er tað er tað nakað at samráðast um eg kenni ikki tølini í tað sum tey samráðast um men sum mann skilur so er tað langt millum partarnar og o tað er tað er tað sum cmaðurin altíð alla tíðina lodda dýpu eg haldi at her er forálvarsligt at mann spælir
her tí at mann kann samráðast víðari takk fyri svørða aksel johannesen
gersu vælja takkfyri hara formaður edvar jakobsen segði at fyri henni ella fyri hana var tað óskiljandi at andstøða var ímóti hesum hupskotnum so eg fari at spyrja edvar jakobsen um tar líka óskiljandi at seksogtretivu fakfeløg ímóti hesum hppskotinum og at vága sambandsfelag er móti hesum hupsotinum og í staðin fyri mæla til at mann fer at samráðast heldur enn at lóggeva økinum er edvar kebsen óskiljandi yvir fyri vága
vel
edvardhvagar formaður nú er tað so einaferð so at eg fái ikki stýrt vága sambandsfelag men eg haldi tað er sera sera álvarsamt tá eg sjálvt vilst tú hugsa um megt tað er felagið hjá teimum sum hava avbjóðingar og tað eru ikki so fá feløg sum standa aftanfyri har sum tað er ein partratíð og tey siga púra greitt vit fara út í bakka helga ábrassen upp eisini um fakfeløgin siga nei hví tí tey hava innsæð at hetta má ikki henda aftur hetta má ikki henda aftur og tað haldi eg ein øgiliga øgiliga stórur tungvektar í øllum snær so kunnu vit hava tað sum akselera hannesson sigur at fakfeløgin standa saman eg haldi tað er so ósilkiligt atkiligt at fólk eru so samt um at teir allar veikastu borgar skulu liggja hjálparfleysur tað sára meg inn á hjartarótina tá má eg siga akkurát sum er eg virði faklast rættin hundrað og tvey hundrað prosent men lat ikki fyri at fyrstu sleppa teir ikki av egnum heimi so skuldu tey liggja óhjálpin hvør at okkum vilja tøma eitt ellisheim eg spyrji bara
takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað eyðkun samuelsen sum fær orðið
gers vælja takk fyri harrmaður eri so nógv sagt í dag men eg haldi eitt sum vit sum eg havi hug at nevna beinanvegin vit standa í einari øgiliga truplari støðu og eingin av okkum ynskir at borgararnir sum hava serligan tørv skulu líga undir einum verkfalli sjálvandi ynskja vit ikki tað men eg haldi eisini tað er eitt sin ndur særandi hjá teimum sum sum eiga hesi her børnini til dømis at hoyra tey hvussu mann umtalar teg tí tey eru eisini menniskjur og tað tað kann gott vera at tey eru veik upp á onkran máta men tey hava so sanniliga eisini sýnar styrkir so eg haldi vit sum ikki kennaatað okkara egna kroppi skulu ansa eitt sindur eftir hvussu vit tosa um tað og siga hvør brúkar viðkomandi sum gísla at tay verða brúkt sum gíslar fyri at fáa eina hægri løn tá ið vit hava eina skipan á arbeiðsmarknaðinum har tað eru tveir partar sum hava rætt til at samráðast fyri at fáa fáa síni lønarkrøv ígjøgnum og tái skipanin er sum hon er eg havi hug at hug ast at seta spurningin eru allir samráðingarmøguleikar troyttir tí tað er tað sum eg haldi mann ikki hevur sæð tað sum mann hevur sæð tað er tað at aftaná ein hálvan dag so kemur mann í tingi og sigur at mann vil lóggeva og eg veit eisini frá síðsta verkfalli sum vardi ikki minni enn tá ið námsfrøðingar vórðu í verkfalli sum vardu ikki minni enn fimm viku hvussu hart tað var at liva við undantøkum spurningurin er tá mann gevur nøkur undantøk sum hendan samgongan ætlar sær at gera beinanvegin fyri at skerja verkfalsrættin hjá teimum sum eru í verkfalli hvussu leingi man so leingi verkfallið og hvussu leingi má so leingi pínuna fyri tey sum mann sigur at mann vil hjálpa tað kann gott vera at tað hjálpir eitt sindur beint her og nú men men hvussu hvussu verður so tá ið tá ið verkfallið kanska tað samlaða verkfallið so kanska kemur at vara nógvar nógvar vikur longur tí mann hevur líkasum sum avmarka tað upp á ein máta hvat ger mann so fer mann so niðan í løgtingi og lóggevur sáttmála lóggevur lønina eg vil gjarna frábiða mær viðmerkingar úr salinum takk fyri eg skal nokk svara fyri hvat vit hava gjørt og ikki hava gjørt tað eri eg von við at gera so tað skal nokk gera eisini nú so eg haldi sjálv at tað viktigasta og vit vita at hendan her ringa støða sum hesi her avvarandi eru í at at hon kundi verið steðgað í dag visti mann vildi men mann velur ikki at fara inn á tað ella í hvussu r ikki at vísa fyri okkum at allir samráðingarmøguleikar eru troyttir mann velur heldur at fara inn og lóggevi seg undantøkini og sigur enn á tað at at í heyst tá fer mann at gera hesa skipanina permanenta so kann mann ikki siga at tað ikki er ati at tað ikki er av lóggeva ella at at minka um umstyrkina hjá fakfeløgunum tað er púra rætt at undanfarna samgonga eisini hugdi eftir hesum møguleikanum sjálvandi gjørdi hon tað hvat skal mann og eg ivist ikki í hetta lógaruppskotið sum tosið verður um at tað hevur ligið úti í landsstýrinum í nógv nógv nógv ár ikki bara í tvey túsund og átjan eisini tvey túsund og fimtan tvey túsund og ellivu mann skal umhugsa allar møguleikar tá ið eitt verkfalli er men higartil hevur mann altíð verið samdur um at hetta er nakað sum mann ger í semju við partarnir og ikki lóggevur eg helt ein námsfrøðingur segði tað so øgiliga gott at at tá mann er í einum flogfari so verður mann biðin um at koyra iltmaskuna á hjá sær sjálvum áðrenn mann hjálpir hinum og tað er kanska nakað av hesum her vist vit hugsa eg veit hvussu ringt tað er at vera í hesari støðuni men vistu vit hugsa nakalítið sindur longur fram hvussu verður tað tann dagin tá ið eingin vil arbeiða innan fyri hetta øki hvussu verður tað tann dagin tá ið mann ikki fær fær færnámsfrøðingar til arbeiðis hvørki av dagstovnum ella sambýlum ella búfelagsskapim vit vita hvussu stórur tørvurin er vit vita hvussu støðan er í dag og vit vita eisini hvussu arbeiðsviðurskiftini eru hvussu gott er tað fyri tey sum eru á stovninum at vit ikki vilja gera eina loysn sum hyggur eitt lítið sindur longur frameftir enn í dag og og eg haldi at vit hava skyldu til at gera alt sum vit kunnu at fáa partarnir aftur til arbeiðis og vit vita at annarpartin hann kundi verið farin í dag vissi mann vildi sett seg aftur til samráðingarborðið og tað er tann leysnin sum eg haldi vit í fyrsta umfari skulu halda fast við takk fyri harra formaðu
ja so er tað frimut rasmussen sum fær eina viðmerkja
ger so vælja takk fyri harra formaður eg skilji væl røðarin tá ið hann sigur at ansa sær hvussu mann umrøður tey sum eru rakt av hesum her vit kalla tey tey veikastu eg skilji eisini ordiliga væl at javnaðarflokkurin hevur ilt av ikki at verja tey veikastu í hesum førinum tað skilji eg ordiliga væl so eg hopi tað at tú vilt hjálpa okkum at bera heft ígjøgnum soleisinr at vit kunnu fáa hetta her so skjótt ígjøgnum sum møguligt soleiðis ær at hesi sum tig kalla sokallaðu veikastu fáa hjálptakk fyri
om samuelsen
eg havi ongantíð nevnt hesi fólkini tey so kallaðu veikastu tað havi eg ongantíð nevnt tey men eg nevndi tey tey við serligum tørvi og sjálvandi vilja vit altíð hjálpa teimum men tað er ikki altíð at hjálpin gongur tann lættasta vegin og eg ivist stórliga í hvussu stór hjálp er meira enn kanska ein tveir ella tríggjar dagar í hesum at lóggeva undantøkini burtur tí at sum nevnt so kann tað hava við sær at at verkfallið verður nógv nógv nógv longri og hvussu ringt tað er fyri hesi somu fólkini tað veit eg eisini
akformaður ja takk so er tað erhard joensen sum fær orðið gjør svølømn
til viðgerðar er eitt uppskot frá helga abramsen um at leingja sáttmálan millum pedagogfelagið og fíggjarmálaráðið í kaff fyri ávís starvsfólk í tess t arbeiða í almannaverkinum hetta uppskotið snýr seg um eitt einasta mál og tað er at tryggja rættindi hjá nøkrum av okara borgarum heta er ikki eitt uppskot sum í aðrar mátar ger seg inn á viðurskiftir á arbeiðsmarknaðinum tað verður sagt herfrá í dag millum annað av javnaðarflokkinum at hetta bert snýr seg um at geva øðrum partinum ein og tað hava tey partvíst rætt í okur í samgonguni hava valt síðuna hjá teimum av okra borgarum sum ikki hava møguleika fyri at skipa fyri mótmælisgongdum ella gera yvirlýsingar ella í øðrum høpi at gera vart við seg í mínum hugaheimi er styrkin hjá einum demokratiskum vælferðarsamfelag at okur treytaleyst og tá meini eg treytaleyst taka okum av okra borgarum ið ikki eru førur fyri tað sjálvi

men tað eru eisini veikleikar við hesin her vælfðhesi demokratisku vælferðarskipanini sum okur tíverri síggja í dag hetta snýr seg ikki um at taka rættin til verkfall frá nøkrum og eg haldi at tað er stórt spell at tey sum pástanda tað

hetta at brúka ein part av samfelagnum sum jabot í samráðingum hetta er ikki nakað ókent ella nýtt fyribrigdi hetta hevur millum annað oftani gingið út yvir okum sum búgva á útoyggj tá ið millum annað starvsmannafelagið hevur havt streykur tað fekk mann so loyst soleiðis at til dømis strandfaraskipini sum oftani vorðið líkt og ikki sigldi í dagar og vikur at tey fingu loyvi til at sigla ein túr um vikuna og hetta bleiv loyst við semju í millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum og tað er soleiðis tað skal gerast

men tá feløgini nú situ samráðast vaksin væl útbúgvin fólk og tey ikki kunnu finna út av at loysa akkurát hendan her partin so verða okur politikarar noyddir til at taka hesi her ópopulerið

í mínum hugaheimi eta eitt neyðugt stig tí semingsstovnurin sum faktisk í dag hevur rættin til at kalla partarnar saman filnir ikki at tað eri grundarlag fyri nøkrum samráðingum og nakrari seming beint nú

og tá i ikur nú fara fram við einum so drastiskum stigi sum tað er at lóggeva sjálvt um tað er fyri ein lítlan part av námsfrøðingum teimum sum arbeiða í almannaverkinum so er tað eisini fyri at senda eitt øgiliga sterkt signal út til tey sum samrøðast og eisini til tann almenna partin altso til fíggjarmálaráðið um at fái nú loyst hetta málið einaferð mil alla og hetta er eisini ein áheitan her frá mær í dag til okara fíggjarmálaráðharra far nú og samráðast

hví verður hetta her tá ið mann tosar um sáttmálan við pidagogfelagið hví verður tann parturin sum eitur at tryggja teimum allarveikastu tey neyðugu rættindini ikki brúkt sum allar fyrsti prioritetir í tað skilji eg yvirhøvur ikki vissu eg stóð sum samráðingarleiðari fyri tí almenna so hevði eg havt hetta her sum allarfyrsta prioritet og so veit mann av at tað kostar men so finnur mann ta kompensatiónina sum er rætt

eitt framkomið vælferðarsamfelag góðtekur ikki í framtíðini at tey veikastu verða brúkt sum javnbrot í sáttmálatratum og tí er tað neyðugt við hesum uppskotinum bæði fyri at nummar eitt at tryggja teimum veikastu tað røkt tey hava brúk fyri her og nú men eisini fyri í framtíðini at senda signal sum sigur tað at hetta her hetta finnur samfelagið seð ikki í so einkult er hetta uppskotið
takk fyri ja takk so fara hervørður pálsdóttir eina viðmerking
harra formaður eg haldi at hetta orðaskifti vísi at vit øll ynskja at tað ker loysni á trupulleikarnar og tey ið hava serligan tørv fáa tta hjálpina tey av brúkfyri men tá erhard joensen sigur at mann við hesum uppskotinum vil senda signal til bæði fakfeløg og tey sum skulu samráðast aftaná ptað gopfelagið eisini sum eru í samráðingum nú og til fíggjarmálaráðið at mann vil hava tey samráðast so ivist eg í um tað er tað signalu fakfeløgini fáa eg vænti meira at tey fakfeløgini tað signalið tey fáa nú er ansið tykkum annars kuna vit eisini eftir tykkara verksfaltsrættir seinni takk fyri
erhard joensen
til hervør polsdóttur hetta her er neyðugt hetta er eitt neyðugt stig fyri at tryggja nøkrur borgarum nøkur heilt grundleggjandi mannarættindi og tá ið mann kemur niðan við einum lógaruppskoti so er tað tí tað er absolutt neyðugt tá mann ger tað í einum summarferiu so er tað absolutt tað síðsta sum hann vildi gjørt og ja hetta er at senda eitt signal út til partarnar sum samrøðast og tað er eisini tann almennapartin hetta r líka so nógv eitt neyvslig tann almennapartin fái nú hesi grundleg tey grundleggjandi tingini yvirstaðin við víkjandi hesum samráðingunum og viðvíkjandi framtíðarstøðuni hjá hesum partinum av borgaranum hetta skal vera fyrstu prioritetur fyri tann almenna soleiðis at tann at tey eru vard medalla tað er tað sum hetta her signalur snýr seg um og einki annað hetta er ikki at gera seg inn á nakran grundleggjandi verkfalsrætt tey kunnu strika vist tey hava hug til tað framhaldandikk
ja tað var ein viðmerking afturat
jacobsen gersvæl takk fyri harra formaður takk eg fyri eina eina greiða og góða røðu í sambandi við ettaher tað sum alt snýr seg um tað snýr seg um at rætta hondina út og verja tey sum eru eru allar hava allarmest tørv fyri at hava eina tænastu eisini undir einum verkfallið og eingin av okkum ynynskir ikki at tað verður altso at tað verður farið til samrøðkuborðið hetta uppskotið kann fyrsta í fyrsta lagi fara gjøgnum komandi fríggjadag so tað er ein heil vika afturat mann má bíða í so fall eftir hesum uppskotinum men men sjálvandi er tað ynskiligt at partarnir setast saman og har hevur mann semingsstovnin sum sum alla tína út lodda dyp og fingið tað uppi hendir so tað er ein ein púra greið skipan sum er á tí eisini men at tryggja tey sum eru eru allar allar allar ringast fyri í akkurát sær streytinir tað er tað sum vit sita við í dag og ikki nakað nakað annans rárætttakk

ja púra samdur við adu acobsen hetta snýr seg ikki um at ráfrátaka nøkrum verfalsrættin hetta snýr seg um at geva nøkum menniskjum eini ein nøkur rættindur sum eru mannarættindur og tað er faktisk óforstáiligt at desi tingini ikki eru loyst fyri langari tíð síðan tí allir partar burdu verið so mikið attrør komnur at hesin her afturvendandi trupulleikin ongantíð kom upp aftur aftur at hann var loystur eina ferð med alla í eini í eini avtalu sum sum er er er er gongur yvir sum sum er partur av sáttmálanum og eg fari heita á eisini okara fólk um at gera sítt til at tað tað hevur er loyst nú og at tð ongantíð kemur fram aftur aftur tú skulti sleppur mæn frá hesum her at fara niðan í tingi við so drastiskum stigum sum tað er at skula lóggeva leingjan av sáttmálum sjálvt um tað bara er fyri eitt eitt lítið tal av pedagogunum í hesum førinum
takk fyri ja takk fyri næstráðari er heðin zachariasen
takk fyri harra formaður sum tað eisini hevur verið sagt fleiri ferð í dag til viðgerðar er hetta uppskoti frá helgi abrabsen um at løgtingið fer inn og setir í lóg við lóg i gildi tað at atein partur av teimum sum eru í verkfalli ella í streyku kunnu fara ella skulu aftur til arbeiðis og í hesum førinum er tað í sambandi við at tað eru fólk við serligum avbjóðingum á ymiskum slagi sum eru illa fyri og treingja til hjálp og fyri at kunna fáa tað so er tey avhanga av at tað eru persónar í skipanini sum taka sær av tí og tað er grundir tað sum er til viðgerðar og so slett ikki tað sum eitur tann fíggjarligi parturin ella tað sum vit hava hoyrt um menniskjaligt haldføri sum sumskal blíva hægri og sovíðari hvat tað so einaferð er tað tann parturin er slett ikki ein partur av hesum her og lat meg vera tann fyrsti til at siga at eg skilji øgiliga væl ati atat hetta er eitt trupult mál og eg skilji eisini væl at fakfeløgini reagerað tí at so ella so er hetta at koma inn á tann partin hjá hjá teimum men landsstýrismaðurin kemur so við hesum uppskotinum og vit hava eisini verið til eintil ein vsk eg ígvike mas ka ek kalla a fyrilestur hav fingið eina kunning um hesi viðurskiftini hvussu støðan er og sum vanligur tingmaður so má eg bara staðfesta at at út frá tí sum tá bleiv sagt so var tað rættiliga álvarsligt og tú skalt so ella so taka støðu og í hesum førinum so er tað at at velja sum velja ímillum pestokolra men tú skalt taka eina avgerð og mann kann siga óansað hvat fyri avgerð er so er tað ein avgerð sum so ella so traðkar onkran á tærnurnar og í hesum førinum sum tað verður sagt so øgiliga oftani so er hetta í sambandi við at geva eina tænastu til eina neyva tænastu til nøkur fólk sum eru ringast fyri samfelagnum út frá tí so má eg bara staðfesta at at tað havi eg so valt at taka undir við sjálvt um eg slett ikki eri ein partur av tí at taka samráðingarrættin frá ffeløgunum og frá partinum og arbeiðsmarknaðinum tí tað haldi eg absolutt at tað skal mann halda fingrarnar vekk frá men menút frá tí sum vit hava fingið framleikt so verður mann sigur mann tað at støðarættiliga álvarslig og eg haldi at at framsøgufólkini hvussur í samgonguni hava greitt øgiliga væl frá tí so tað skal slettkiki koma inn afturá men men menmen hetta er so hvussu er nakað sum sum mann gjarna vildi sloppa frá at gjørt men sum mann følir at verða neyðugt landsstýrismaðurin tosar um at koma við einum lógaruppskoti um í heyst í sambandi við hetta her men har skal mín norheiddan eisini vera at tað er ómetaliga umráðandi at partarnir eru við til at viðgera og at mynda tað soleiðisnar at at at tað verður verður gjørt og tað er var leingin ivi um tað at tá ið tú gerst sovorðnið ting sum tað so noyðist tú t sjálvandi at gjalda fyri tann partin so onkuntíð er tað tí tað er bara tað faktuella í tí men nú kom pedagogfelagið við í einum uppskoti um hetta her at tey vissumann tóku uppskotið aftur so vóru tey sinnaður til at fara til arbeiðis í dag og tað ljóðar øgiliga gott og eg vóni virkuligani tað at partarnir út frá tí sum verður sagt eisini út frá viðgerðini í dag set tað seg saman og finna fram til eina loysn so ella so soleiðisnar at vit sleppa frá at viðgera hatta uppskotið víðari tað hevði sjálvandi verið tað allarallarbesta og ta skal mog vera mín orheittan til tað tí tað er heldur ikki nøkur loyna at at tú kemur oftani ikki til úrslitið fyrr enn tú verður ordiliga pressaður og tú kemur til endan í í sambandi við forhandlingar men harra formaður sum sagt at so hesin parturin sum vit viðgera nú er slett ikki tann parturin sum hevur við lønarviðurskiftini at gera ella tað sum eitur normeringar ella alt annað sum er við í forhandlingunum hvat tað so er tað kenna vut sum so ikki til uttan tað vit hava hoyrt eftir lant millum partarnar men nemliga tað at tú gevur undantøk soleiðisnar at tey fólkini sum eru ringast fyri í samfelagnum og sum eru avhangað av at onnur fólk eru um tey fyri at tey kunna klára at liva í dagligdegnum tað er tað sum hetta uppskotið gongur út uppá og tí taki undir við tí
takk fyri ja tjóni lásu áðrenn so fær eina viðmerking
afyri harra formaður fyrst vil eg takka jens agreasen fyri at beina tað inn á tað meira virðiliga í at vit umtala hesi fólkini sum vit hava tosað í allan dag sum menniskjur við við avbjóðingum tað er tað er eitt eitt gott stig haldi eg at at líkasum at vit fáa benta á tað tí tað eg hava tey hava nógvar resursur hesi fólkini vit tosa um og og men akkurát nú eru tey bara komin í eina knípu sum vit øll mugu gera okkara til at hjálpa og sum eg púra samdur við henis agariasen at vónandi kemur taðikki til aðru viðgera hetta her men at at partarnir eð púra samdur at vit eiga á heita á partarnir um at samráðast at møtast aftur tí hetta økið sum hersagaresen eisini er inniá ehevur verið nokk so niðurpýnt nógv ár tað nónógvar avbjóðingar og nú kennir t tí kommunala og og og vit hoyra eisini forman í kaff í gjár siga t lyfta eitt sindur av lokini fyri at at kanska vistimann hevur somu útbúgving sum løn tað er ein gongleið men tað fær meg soat hugsa um at fíggjarmálaráið hugsa tað í teimum somu baðnunum altso er tað á tí einu síðuni tveir partar sum kanska ikki eru samdir fyri at koma til samráðingar ela
heðin zacreasen
ja takk fyri viðmerkingina ja teg skal ikki vera nakar ivi um tað at tey fólkini sum vit nú tosa um sum er eru ein partur av hesum her uppskotunum ella tey sum eru arbeiða innan fyri tað hjá pedagogfelagnum og hjálparfelagnum tey hava ein øgiliga stóran týdning í samfelagnum og vit eru eisini tí støða samfelagið hevur flutt seg frá nøkrum til tað sum kenna í dag at vissi tey ikki eru við og at tað ikki virkar og at tað ikki er virðiligt og so víðari so er so steðga samfelagið upp altso samfelagið e bygt upp upp á tann mátan og eg haldi eisini tað at vit skulu eisini geva teimum ta virðingina og og og tað geri eg absolutt men sum sagt at eg haldi hetta er keðiligt at viðgera men eg føli hetta at vera neyðugt sum eg segði tá byrjanini at tú ert hvussu er komin har til at tú skalt taka eina støðu so ella so fyri ella ímóti og út soserðai út frá tí sum vit hava fingið at vita frá fakkunnleikanum og út frá uppskotinum so komi eg at taka undir við títakk fyri

ger so væl takk fyri eg faldi at a sum eg er formaður í trivnaðarnevndini so átti eg at taka orðið í hesum her tí eg føli hetta so viktigt at vit koyra hetta uppskotið ígjøgnum fyri at hjálpa teimum sum eru ringast fyri tey sum hava serliga stóran tørv á teimum starvsfólkunum sum arbeiða innan fyri almannaverki sum eru limir í bidagogufelagnum tí síggi eg hetta fyri at vera heilt alvorligt tí vit hoyra um fleiri dømur hvar tað absolutt ikki er ókey hvar mann má grýpa inn við at geva í onkrum føri havi eg hoyrt um at geva onkrum barni sovumedisin fyri at kunna klára at takla støðuna at mann má fara so langt at mann fer at koyra eyka medisin í børn tí at mann hevur eina konflikt tá haldi eger fari for langt og vit hoyra um fleiri onnur dømir sum siga okkum at her má okkurt henda og í verandi søgu sær tað út til at vera einasta loysnin fyri mær tað er at vit koyra hetta uppskotið ígjøgnum ella má tað koma meir undantøk hvat tað rætta talið av undantøkum er havi eg slett ikki forstanda uppá og tað ætli eg heldur ikki at blanda meg uppí men út frá hvat mann hoyrir um støðuna so er tað ikki í lagi sum tað er nú og tá ið tað verður víst fleiri ferðinar á jamen hetta er so lætt tað er bara at fara at samráðast so fara øll til arbeiðis tað loysir absolutt ikki hendan trupulleikan mann snakkar um at trekkja tenninar úr tá trekkir mann alvorliga tenninar úr løgtinginum visti mann fer at taka hetta uppskotið aftur tí so kannman ikki leggja tað fram aftur fyri næsta summarferðina so tað er so absolutt eingin loysn og at koma við einum tilboði upp á at mann fer til arbeiðis aftur vissi hin parturin kemur til samráðingar um mann hevur ikki hoyrt um nakað at nakar hevur flutt seg hvørki einil annar hevur mann hoyrt um men tað veit eg so ikki tað er nevnt nokk at siga kom til samráðingarborðið men vit hava ein seminsstovn sum hevur tikið sær ábyrgdina av hesum at snakka við partarnar og finna út av nær tað er ráðiligt at fara til samráðingarborð nær tað gevur nakra meining so hetta at fara at siga at mann er í tryggum hondum vissti mann bara fer til samráðingarborðið tað er heilt við síðuna so eg vil alvorliga heita á løgtingið um at taka undir við hesum her og fáa hetta orðna og so hopi eg upp á at tá ið mann hevur tikið hetta so alvorligt at so fara partarnir framyvir at síggja álvaran í at vit mugu finna eina aðra loysn frameftir hvussu mann loysir sovurligar trupulleikar við hvør tekur avgerðirnar um hvørji undantøk skulu vera og so framvegis
takk fyri ja takk tað er ein viðmerking hon er frá siri stevnum
berg ger su væltakk fyri harra formaður ja tað ereinkin ivi á um at tað er tørvur á einari varandi loysn so tað óansæð hvat hvat mann hvat hendir í hesum málinum sum at tað arbeiðið val gerast men tað ljóðaðri ikki sum at uni rasmussen hevði stórt álit á samráðingarportinum tá ið tá ið hann líkasum leggur upp til á einasta máti at loysa hesa konfliktina upp á er at loysa hann í løgtinginum kunnu ikki fáa nógv størri trupulleikar framyvir tá og verður tað tá yvirhøvur neyðugt at næstan at hava fakfeløg við sæ tingini bara skulu loysast í løgtinginum ta eg var sum t ljóðaði sum um at tað var púra vónleyst at tosa um samráðingar yvirhøvur
uni rasmussen
fyri í hesum førinum dugi eg ikki at síggja tað sum nakra loysn upp á hendan trupulleikan tí mann veit ikki hvat hendir fyri tað um teir fara til samráðingar nú tað ber eisini til at tær slikna aftur og tey sum eru so illa fyri at tey hava tað ringt av at hava verið í hesari støðuni í nakrar dagar og so kanska fáa hjálpa í nakrar dagar og so skulu út aftur í ta sama tað verður so øgiliga nógv verri fyri tey tá tí síggi eg akkurát hetta eg fór ósikkurt at yvirgeva hetta bara til partarnar upp á handan mátan so má mann hava trygd fyri at tað verða givin nóg nógv undantøk
takk fyri ja takk fyri næsti røðari er djóni nolsøe joenseger so væl
takk fyri harra formaður ja nú komið væl íg áloys á degin í við hesum kjakinum og ja eg fyrst vil eg siga tað sum eg eisini nevndi eina viðmerking er tað er at vit umtala hesu fólkini sum umtala í allan dag sum sum menniskju við við eisini við resursum tað er øgiliga týdningarmikið áðrenn vit leggja for nógv ella láta hesi her orðini for nógv í at hvussu illa tað stendur til og tað stendur ja tðtað er rætt at tað stendur illa til men tað sum vit hava hoyrt nokk so nógv ført fram av av samgongufólkunum tað er at har havi eg hug at líkasum í summum førum sum passar ella sumt er er er rætt men men nú kenni eg øki it lítið sindur og og til dømis tað sum eg blívur nevnt tíðligu morgun um at tíggju børn á barnaheimium eru send heim tað eru tey men tað eru børn sum eru í siga í tí lættari endanum sum sum vanligvís eisini fara í lang vikuskifti hvørtá síðnum so tað er tað er eisini í lagi at mann at tey í eina tíð meðan samráðingar fara fram kanska ella áttu at farið fram tí tí tað mann hevu fingið eisini at ljóða sum atpedagogar er kanska eit sindur í hesum her mann hevr brúkt tað sum javnbroti alla at tey eru kanska eitt sindur í køld og sovorði men men eg komi at mørkun trúgvi eg nú tá ið tá ið mann er komin so langt at taka hetta hesi hesi stigini atat mann hevur heilt sikkurt givið tey undantøkini har sum tað er neyðugt og vit skulu minnast til at enn eru eina rúgvu av tænastumonnum til arbeiðis og hjálparfólkafelagið hjálpir eisini til so tað er ikki kanska so stendur illa til sum sum tað er blivið gjørt til tað skal eg líka hava hug at nevna nú áðrenn g fari víðari og tí meti eg at hetta her er eitt óneyðugt stig av av samgonguni at taka og eg haldi slett ikki at tað skal vera landstýrismaðurin helgi abramsen sum eigur eigur hetta men tað eigur fíggjarmálaráðharrin sum sum vit ikki hava sæð nógv til og hoyrt til og haldi sum sum eg skilji á lanum heldr ikki verið so eyðsýndur í í forhandlingunum at hann kemur p á bánan nú ella ír ringasta føri at so er tað løgmaður sum eigur at geva boð til fíggjarmálaráðinr um at fara til samráðingar aftur tað sum ger hetta her eitt sindur eisini sindur trupult við samráðingunim at vit hava ein part av aðrari síðuni og tveir partar hinari síðuni visti mann vil hesum økinum væl so er tað nøkrur arbeiðsviðurskifti sum eru blivin føru fram ferð aftan á ferð at pedagogar arbeiðsviðurskifti eru kanska ikki nøktandi fyri at kunna gera eina eina nóg góða tænastu í tvey túsund og einogtjúgu fyri hesi børnini og hesin her menniskjuni við við serligum avbjóðingum tað krevur eitt løn tað er so tað sum tað er trtaðer tila tað burdi mann kunna forhandla seg fram til men so eru tað nøkur onnur viðurskifti sovorð sum sum sum verður nevnt sum fyrireikingartíð og tí til annað arbeiði og og og so framvegis tí visu vit ikki gera nakað við ta avbjóðingina sum verið frammi taka tað upp og og og og og kjakast um tað í í forhandlingum jamen so endar tað við tí at atkanska pedagogar hava blíva við at síggja tað at tað her er her er her er ikki her er ikki so nógv hjá okkum at atat síggja fram til vit síggja at at fólk fara av økinum tey tey søkja sær onnur størv sum eru eru betri lønt og hvussu framvegis so vistu tú ikki gerst karmarnar ella arbeiðsviðurskiftini betri jamen so er tað so kann tað raka okkum aftur í í seinna enda vistu vit ikki taka tað ta ta avbjóðingina áv okkum og har haldi eg at fíggjarmálaráðið við fíggjarmálaráðrinum á odda eigur at taka ta avbjóðingina og gera hvussu er tey tingini sum mann kann gera nú í eina forhandling og kanska seta tað upp ímóti onkrum tað sum vet verið ført fram tað er hetta her summi summ har haldi eg vi hava havt eina øgiliga góða skipan við tænastumonnum nú er tað soleiðisnar á almannaøkinum at tað hevði eg ongantíð blivið meir en ei vist á almannaøkinum við tænastumonnum tí taðsumann er bangin fyri kanska at at at tað kostar so nógv at tað fer at mann blívur við at kanska seta tænastu menn men tað er nettupp trygdin fyri at vit koma í hesar støðurnar sum standa í í dag at tey kunnu líkasum í hørðum tíðum tá forhandlingar fara fram at at tey kundu traðka til og tað er nettupp trygdin fyri okkara borgarar sum sum sum ikki hava tað so gott at tey nettupp hava tað trygdina aftanfyri ogtí haldi eg at tað var ein ein dáragerði og tað í dag er tað næstan ómansiga líkamikið hvør tað var sum hevur tikið tað tað tey størvini av at tað er øgiliga keðiligt og og og taðevði tað var jú trygdin fyri fyri

øog og og sum onkur annað evr ver in vr inni á og í kjakinum í dag so er tað ettaher við at mann fær eina kenslu av tá ið mann hoyrir partarnar nú nú gloppaði formaðurin e kaff upp fyri nøkrum sum hann segði somu útbúgving somu løn í gjár og tí tað er tað fyrsta teknin mann hoyrir um at tað er kanska ein ein vilju til at at at broyta tað tann vegin tí tað hevð ikki verið meir rímiligt haldi eg fyri allar partar av seman við havt frið av tíð í langa tíð og so fær mann tann spurnigin ella tað reisi ta spurningin eru allir møguleikar troyttur í hesum forhandlingunum í samráðinguni og tí er mín áhitan i vil eisini vera til partarnar um at at fara sum skjótast aftur og og takk fyri harra formaður
ja takk so fær uni rasmussen
takk fyri nei nú fekk tað inndreka av at djóni nols joensen meinar at her eri givin nóg nógv undandø eg veit ikki hvar hann hevur tað frá ella hvat teimum byggir ta á men eg tori ikki at stóla upp á at tað er tað fyri tað um onkur hevur nevnt tað og eg rokni heldur ikki við at megn fer út og og heldur hetta er í ordan at mann tekur eitt sovorðt uppskot vissi tey halda at her er ókey við undantøku hevði eg ikki fyri skilt mær uttan at vita tað men eg rokni heldur ikki í almannaverkið biður um so nógv undantøk afturat vist tað slett ikki er neyðugt takk fyri
so er tað djóni nolsø joensen
ja takk fyri harra formaður og takk fyriviðmerkingina uni rasmussen ja nú er tað tað eru orð ímóti orði í hesum her at vit hoyra tað frá einari síðu sjálvandi skal tað ljóða ógvusligt og og eg haldi at eg tað sum eg royni at føra fram tað er tað at teimum tað sum blivur ført fram frá almennara síðu ella ella almannaverkjinum er íðan tikið íðan og og og og og og rívanum til tí at á hinari síðuni að tað sum mann hoyrir ella tað sum eg havi fingið lagt fyri og sum eg eisini trúgvi at pedagogfelagið stendur inni fyri vist vit skulu standa vðsum sum sum fakbólkur ella tey sum fakbólk skulu standa inni fyri so er tað jú tað at vitvitrúma teimum fólkunum og vit vit síggja vandarnar og og leggja upp fyri tí og seta tey fólkini inn har sum tað er neyðugt og tí hevur mann givið hesi undantøkini og sum eg havi s eisini skilt so hevu ann eisini givið nøkur fleiri undantøk meðanser við kanska vóna um at at samráðingarnir aftur bliva uppaftiknar og tí trúgvi eg til til ti til til felagið at tey tað tey taka ikki nøkur óráð fyri og geva tey undantøkini sum allarhægsta eru neyðugt og bíða eftir innbjóðing frá fígjarmálaráðinum til at koma
ja og so er tað sigur eg
stembar takk fyri tey har formaður ja eg legði merki til ein setning sum landsstýrismaðurin segði tá ið hann var uppi og tað var tað at hetta var fyrst og fremst eitt signal til øll tey sum fara í verkfall at tað man koma í løgtingi var hetta fyrst og fremst eitt signal til øll tey sum fara í verkfall tað haldi eg jóan nokk so álvarsamt sum mann veit mann veit eisini at nógv feløg koma aftaná hetta her tað eru samrøðingar alla tíðina og hetta er eitt øgiliga álvarsamt stig nokk so tíðliga í eini í eini í eini verkfattli sjálvandi veit eg eisini gott tað at her eru fólk sum hava brúk fyri hjálp men hvat heldur gjóni nólsoyar johannesen um ta viðmerkingina frá landsstýrismanninum tað virkaði eitt sindur háttandi hvussu er tað sum eg hoyrdi tað
ja
yr viðmerkingina sirui stemberg ja eg eg má siga akurtsum ær at at tað hevur eisini undrað meg at at at tað var helgi abrabsen líkasum átók sær ht hetta á seg tí at eg haldi han eit sidur umskyltir her tí at eg haldi at bólturin liggur heilt aðrastaðni enn hjá helga abrabsen í hesum førinum tað er hjá løgmanni og hjá fíggjarmálaráðnum fíggjarmálaráðharranum sum eg haldi eiga at traka meira karakter tá ið tað kemur tilhetta her vit hava hoyrt í síðstuni ella seint sum í gjár at hetta her størsta álop á føroyska fakfelagsrørsluna nakrantíð hetta her ikki bara hetta stigið sum sum samgongan nú hevur tikið tað er tankarnir aftanfyri tað eru eru eru góðir og men eg haldi at mann mann hevur troytt fáar møguleikar ella tað tað burdi verið troyttir fleiri møguleikar í einum so tíðliga statiu av av sáttmálasamráðingunum eg haldi at mann hevði kunnað loyst tað nógv betri við ati at mann vísti at mann fór meira konstruktivt inn tað at fakfelagsrørslan nú rør upp á seg tá er tað ikki bara eitt eitt álop á tey ella bara á tað eina felagið men á øll feløgini og tað kann geva øgiligar eftirvirkningar

takkf yhara formaður hetta uppskotið sum ligur frammi nú er eitta uppskot um at gera inntriv í verfalsrættin sum er rættiliga prinsipielt og tí eru vit so heitt ímótir uppskotunum her teggja vit tenna út hvevður sagt fleiri ferð og tað gera vit eisini á fakfeløgum tí at brádliga so er so nógv undantøk givin at tað er ikki so nógv at halda verkfall um ella at verkfallið varar í fleiri mánaðar uttan at tað ávirkar serliga nógv samfelagið og tí er tað viktigt at mann fer til samráðingar og at tá mann hevur eitt verkfall at tað raka meint tað er eisini meiningin tí tað er einasta vápnin mann hevur tað varð sagt í koronatíðini at millum anað nánsfrøðingarnar vóru ringlin í samfelagnum sum kundu halda samfelagið koyrandi tá ið øll onnur noydist heim men nú tá mann skal vísa tí verki at mann skal lona teimum fyri tað tá vil mann einki gera e í øllum førum ikki gera nokk eg hugsi hvar er fíggjarmálaráðið hvar er kaff sum skal loysa henda ea avbjóðingina hví traðkar teir ikki fram og hjálpa teimum veikastu tí tað er tað tað sum teir kundu gera her og nú sjálvandi skulu vit vera um tey veikastu verja tey og vera saman við teimum men tá tað er ábyrgdin liggur hjá kaff og landsstýrinum og teir iki vilja handla jamen so hend so endar tað soleiðis sum tað ger í tag hví skulu t hava ein felags karm hví skulu øll fakfelaga hava ein felags karm tað skilji eg heldur ikki mann samráðist hvør sær og mann fær ymiskar loysnir í hesum førinum skal mann ikki samantvinna allar loysnirnar tí mann skyldar upp á at tað blívur for nógvar útveiðslur fyri landið tað heldur ikkisum argument er tað soleiðis at mann hugsar í stutta tíðarskeiðnum her og nú at vit skulu handla jamen so verður í longdini eingin at arbeiða inanfyri økini og tá varður eingin avt arbeiða inafyr tei veikastu saman við teimum veikastu við teimum veikastu og børnunum vit mugu hyggja eftir arbeiðsumstøðunum fyrireikingartíðini normeringunum lønarpartinum við meira og tað svarar soleiðis at tað svara til ábyrgdina á økinum og hvussu verður tá umá eini trý fýra ár tá eingin vil arbeiða innanfyri hesi økini mann hevi snagt um tænastufólk tað kundi verið tað man sá sum eina loysn at onkur onkur vóru tænastumenn men tað skal so vísa seg hvussu raðfesta vit arbeiðsfólk ella arbeiðs starvsfólk sum arbeiða við menniskjum tað er eisini ein spurningur at seta sær eg meini vit raðfesta tey púra so niðarliga sum møguligt vit raðfesta heldur onnur ting í samfelagnum enn hesi menniskjuni sum arbeiða við okkara tilfeingi hví raðfesta vit ikki tey lagsløyntu ella til dømis tey sum arbeiða inan fyri aðrar geirar heilsurøktini eisini privatagiran s ík o aðrastaðni sum fáa eina lága løn og hava eina stóra ábyrgd og ofta torførar arbeiðsumstøður og arbeiðstíðir hví bara at tosa um lønarkarmar eynski man at hjálpa teimum veikastu gevið so láglønarbólkunum betri arbeiðsumstøður betri lønartreytir so vilja fólkini arbeiða meira og tað verða fleiri í tala inan fyri økini og vit fáa eina betri tænastu at hjálpa teimum veikastu og at arbeiða innan fyri øki økinivit gera íløgur í bygningar og tunlar og annað men vilja ikki gera íløgur í menniskjuni sum arbeiða í bygningunum tað skilji eg ikki so tað er at fara til verka eg haldi slett yvirhøvur ikki at hettaher uppskotiðskal koma á á tingborð men at fíggjarmálaráðið saman við kaff eigur bóltin og handla beinanvegin fyri at fáa eina loysn á hesum málunum pedagogfelagið hevur sagt hvat teir hugsa og hava boðið til samráðingar nú er tað tíð til at fíggjarmálaráðið og kaff handlað soleiðis at vit fáa øll arbeiðis aftur og millum annað tey veikastu fáa tað sum tey hava uppiboriðtakkfyri

góðan songersfólk ja er púra samd við nógvum av tí sum jóhannes joensen segði hann nevndi millum annað eftir við koronu tá var eingin einki mark fyri hvussu týdningarmikið hetta arbeiðið sum millum annað námsfrøðingar gjørdu fyri at verja teir borgararnir sum vóru útsettir fyri rósunum tey fingu og gerandishekir og eg veit ikki hvat tað er nokk so løgið at so skjótt sum tað er hasa lítið sindur av so letur mann tað ikki fylgja við í tey handlingunum sum mann ger aftaná tað skuldi verið upplagt at at at eru størvini so týdningarmikil so má tað eisini síggjast aftur í arbeiðsumstøðum og løn skuldi mann trúð
johannes
joensen ja rætt sum eykun samolsen sigur tá tey vóru og og littu byrðina í samfelagnum undir ringastu tíðinum koronatíðini tá lovaðu øll gullokrønlagsgógir til øll hesi starvsfólkini sum arbeiða inan fyri økini men nú tá ið tey skulu samráðast so vil eingin gera nakað og eg haldi at vit mugu staðfesta at tað er ein vantandi vilji frá myndugleikunum heldur enn at mann vil royna at lyfta láløvnarbalkanarsamfelagnum vit vita tað at lønin hjá teimum starvsfólkum sum arbeiða við menniskjum er ov lág og tí vilja fólk ikki arbeið ena fyri øki millum annað eisini tí at arbeiðsumstøðurnar ikki eru nøktandi og tað eru væl vitandi um og tí eiga vit at handla akseve johannesen vísti á formaðurin hjá okkum at vit kundu lyfta lánarabalkarnar upp tað kundu vit gera her í sins í tinginum men sanniliga mugu vit eisini í samráðingum vísa at vit vilja hesum lønarbólkum væltakk fyri
ja takk so er tað billjustinussen sum fær orðið
takk fyri harra formaður eg haldi tað er týdningarmikið at sláa fast at hendan samgongan er ikki áhuga í at blanda seg upp í samráðingarnar á arbeiðsmarknaðinum heldur ikki í lønarviðurskiftini í normeringar ella annað ø tað hava vit fulla virðing fyri at tað eru partarnir á arbeiðsmarknaðinum sum átaka sær ta uppgávuna men hetta her er eitt uppskot sum í veruleikanum fylgir einum tilmæli ella einari útsøgn sum sakførarin hjá pedagogfelagnum sjálvum hevur skrivað í tvey túsund og átjan til fasta gerðarætt sum klárt og týðiliga vísir okkum at pedagogfelagið heldur ikki at pedagogfelagið kann taka ábyrgd fyri heilsu og lívið hjá fólki men at tað er ein politisk uppgáva tí at tað verður sagt soleiðisnar við formanssloyvi tað er páll nielsen sum skrivar til fasta gerðarættina sigur eisini eigur fastur gerðarættur havihuga at bæði her heima og í grannalondum okkara hevur tað altíð verið soleiðis at tað ikki er dómsstóðlaskipanin ella fakrættarliga skipanin men lóggevandi valdi sum tekur avgerð um hvørt eitt verkfall skal steðgast orsakað av teimum avleiðingum sum verkfallið hevur altso pedagogfelagið heldur at tað er politiski myndugleikin sum skal taka ábyrgd fyri at steðga einum verkfalli orsakað av avleiðingura pedagogfelagið heldur ikki at tey hava ábyrgdina av tí ogtí standa vit í hesari støðu tí at tað stendur um heilsu og lív hjá hjá faktiskt nógvum menniskjum í dag og vissu vit sum politikarar bara bara sita hendur í favn og siga nei hatta er ikki okkara ábyrgd at okkara at borgarar í okkara landi koma í ta ræðuligu søðu at tað stendur um heilsuog lív hjá teimum o vit hava hoyrt fleiri dømir her í dag altso tað kunnu vit ikki sum politisk ábyrgdarhavandi tað ber slett ikki til og tí fari eg at heita á andstøðuna um at umhugsa einaferð afturat at geva frávik soleiðisnar at hetta kann setast í verk ongantíð for skjótt tí tað eru menniskjur sum júst nú líga tí at dagarnir ganga hvør einasti dagur telur men andstøðan sigur tað ger einki lat bara einar seks átta dagar ganga afturat o tað er ábyrgdarleyst tí eisini fólk í andstøðuni sum eru vald á løgting at hava politiska ábyrgd mugu taka ábyrgd andstøðan sigur ja men tey skulu fara aftur til samráðingarborðið altso vit kenna einki til tað sum gongur fyri seg millum partarnar og vit skulu einki kenna til tað tí at tað er halgibrot at bróta inn í samráðingar men eg ivist onga løtu í tí at tað er at tað er sambandið millum partarnar og millum semistovna partarnar alla tíðina fyri at royna mýkja støðuna fyri at finna fram til um tað er møguleikar fyri at gera nakað ella einki og tí haldi eg tað er nei ivst av okkum at halda tað at nú skal samgongan bara siga nú skal jørgun fara aftur til samráðingarborðið og so er alt fínt aftur hetta eru altso hetta eru menniskjur í dýrastu neyð vit hava hoyrt nøkur dømir um fólk sum altso tað týdningarmesta hjá teimum er at hava ein regluligan arbeiðsdag vist tað nú hendi at partan fór aftil samráðingarborðið í dag og øll fóru aftur til arbeiðis uni rasmussen hevur greitt frá tí fleiri ferðirnar bæði í sínari røðu og í viðmerkingum so ganga tveir tríggir dagar og so eru aftur fastlast skulu so tey børnini sum eru flutt av barnaheiminum inn í tað heimi har sum tey eru tikin úr undir orsakað av hesari kreppuni og sum nú aftur misseg í partarnir aftur fara til samráðingar øll far aftlrtil arbeiðis so fara tey aftur á barnaheimið í tveir tríggjar dagar nú er aftur fast nú nú nú er støðan aftur fastlast nú skulu tey aftur takast úr barnaheiminum aftur í síni heim og hvat við teimum sum vilja skulu hava ein ein ein skipaðan gerandisdag skulu tey so til at flyta runt í systeminum bara tí at nú hevur onkur reagerað eitt lítið sindur í nakrar fáar dagar og so er alt kabas aftur tað er ósiviliserað vit mugu hugsa um tey menniskjuni sum liggja í klemma og eg haldi harra formaður at tað eigur ikki at verða eitt amboð hjá fakfeløgum at kunna fara so langt at heilsa og lív stendur í vanda tað er tað onga aðrastaðni i siviliseraða partinum av heiminum at heilsa og lív stendur í vanda hjá menniskjum tað hava partarnr áv arbeiðsmarknaðinum fyri hundrað og tjúgu árum síðani samtykt at tað skal tað ikki vera og tí skilji eg ikki at vit loyva at tað framvegis kann vera eitt vápn í fakfelagsstríði í føroyum í dag og tað er kanska ein orsøk til at lønirnar eru forlágar tað er kanska tí at vápnini eru ósiviliserað tað hevur avleiðingar
takk fyri ja takk so er tað ein viðmerking og tí stefan glaupolsen ger so væl
forkvinna hetta hetta skrivið sum biljustinussen lesur upp úr hjá einum advokati vegna pedagogfelagi har hann sigur at dómsvaldið nei orsaka lóggevandi valdið má grýpa inn viðse suvissu støðan blívur krotesk tað haldi er øgiliga viktigt at fáa fram og vit eru í einari sovorði støðu í dag tað vur atur aftur borið fram at vitella lókjandi valdið kemur inn beinanvegin frá fyrsta degi tað eg síggi ikki sjóveyp á støðuna eg haldi at undantøkini hava verið verið so fá og og støðan blivur so ógvuslig beinanvegin og tí mugu vit sum politisk vald viðgera hendan problematikkin og tí er hetta støðan í dag ikki ein ynskiliðstøða men ein støða vit mugu fyri athalda okkum til
ja takk bilur justinussen
gersvætakk fyri frú forkvinna altso it kundi taka eina mynd tá ið ein ein maður er dottin fyri borð á einum skipi so ger mann alt fyri at fáa hann fáa hann umborð aftur mann bíðar ikki man mann útsetir tað ikki mann setir ikki kanna kanningar í verk menn fer ikki at samráðast um hvussu tað skal gerast tað er ein neyðstøða og tí má mann handla frá fyrsta degi og tað gera vit nú og ikki minst tá ið vit vita tað at vit hava eina totalt ábyrgdarleysa andstøðu sum ikki vil vera við til at hjálpa hesum menniskjunum sum eru allarringast fyri so mugu vit gera tað nú tí vit vita at vit hava minim um átta dagar at bjarga støðuni og tað er alt alt for leingi tíverri
ja takk so var ein viðmerking afturat
gnihoydal ger sovælfrú forkvina mangst skal mann hoyra áðrenn avt eftir oyra øh biljustinussen ger heta tila stríðsspurning har hann sigur andstøðan nú í trupulleikinum í málinum brúkar aftur grundgevingina fyri hvat ið ei hvat bæði verkfall og verksplalnir raka men biljustinsen veit væl at hann umboðar tey sum kunnu loysa tað málið her og nú tak uppskotið aftur boðar frá at it fara til samráðingar so er mál loysn tan átrokandi málið sum mann roynir at hanga hetta uppskotið uppá sum brýtur allar tekur sjálvan verksratsrættin frá fakfeløgum bæði her og og frameftir og billjustinusen brúkar nú eitt ein ein tekst frá einum løgfrøðingin hjá pedagogfelaganum skula verða lagt fram í gerðarættinu vey túsund og átjan eg fari astarliga at átala hettar taer pedagogfalar ikki var a fara ikki vart her ei heldur tann løgfrøðingurin so hetta sum at viðgera fólk sum sletki kunnu kunnu svara fyri seg inni her htta ber s letta ikki til adreasa var bu burtur burtur úr rúgvuni tí at tað er púra skeivt sum biljustinir sigur løgfrøðingrin hjá hjá btagáfelagunm verður ikki sagt at løgtingsi hav reípi innupáhata u hendan mátan yvirhøvur ikki a han sagt tað og allíkavæl stendur biljustinusen í
ja takk biljustinussen
gersovælfyri frú forkvina eg hai ikki viðgjørt nøkur fólk eg havi viðgjørt ein tekst umboðandi eitt tað størsta fakfelagið hjá okkum og sakføraran hjá teimum hvar ið hann skrivar til fasta gerðarætt tað er ein altso tað er ein tekstur sum stendur nógv fastari enn gerðabókin hjá tjóðveldi tað er nakað vit mugu kunnu fyrihalda okkum til tað at fakfeløgini siga seg hava givið eitt tilboð til at tey kunnu fara aftur til arbeiðis altso eg havi spurt landsstýrismanin í fíggjarmálunum hann hevur einki tilboð fingið um tað tað er farið uttanum og aftanfyri og so víðari men tað hevur einki tilboð ljóðað til landsstýrismannin í fíggjarfíggjarmálanum um nakað sum helst so tað er heldur ikki sannheit frú forkvinna

lønin er lág kanska tí at vápnini eru óseviliseraði segði biljustinussen og at andstøðan var ábyrgdarleys tað haldi eg er heilt ótrúliga eg vet ikki yri at brúka somu orð óseviliserað at siga tað sum fyrr gongur í løtuni tað er tað at meðan okur hava brúkt nú og hvørjan erog fimtan tíma at viðgera eitt ein arbeiðsmarknaðartretivu í løgtinginum so stendur samráðingarborið tónt og eingin av teimum pørtunum sum skulu viðgera hetta her málið sita við borðið men okur sita her og viðgera málið eg haldi at tað er ein øgiliga trupulstøða og hetta eisini ein trupul daður sjálvandi vilja øll tað at tey veikastu í samfelagnum hava hava tað gott og hava góðar umstøður og tað fáa tey sjálvandi eisini ígjøgnum tey fólkini sum eisini vara av teimum tá ið tey eisini hava tað gott so tað haldi eg ikki at tað er nakar yvirhøvur sum ikki ynskir at teir veikastu borgararnir hava tað gott tað tað vilja okur øll og sjálvandi liggur loysnin í at mann fær eina semju og tað er trupult tí at okur á tí aðru síðuni hava fólk sum hava ótrúliga stóran tørv á at fáa hjálp til í nøkrum førum flestu allar gerandisfunktiónir og á hinari síðuni hava okur fólk sum hava kanmansiga láglønarsturv og kanska eisini trupul arbeiðs korð so tað er ikki nevnt fyri dagran eg haldi eisini tað verður brúkt ótrúliga stór orð í dag mann nú snakkað um at slukkjað andingartól mann hú snakkað um at børn verða tikin heim send heim á barnaheiminum tað er ikki nógv mánaðar síðan umboðsmaðurin var úti og segði at umstøðurnar á barnaheiminum vóru so út á lagi har varð ikki verandi at starvsfólkini rýmdi tað fekk ikki tað rúmd sum hetta fer mann hú snakkað um at fólk blíva sjálvmorshótt mane snakkað um yvir medisinering man hú snakkað um á líva og heilsa eru í vanda og sovíðari og eg kundi gott tont mær at vita um hesi fólkini sum hava sagt tað la sum sum vara av hava tað verið í sambandi við heilsumyndugleikan altso eta ikki etisk kal mann ikki innleggja so ella egta ikki okkurt sum skal fara tann vegin ella skal tað vera ein uppgáva hjá limunum í ella leiðsluni fyri er bar ein spurningur ø tá ið okur vóru í landsstýrinum vóru tað eisini heilt ótrúliga truplar samráðingar ta var báði eitt langt og drýkt verkfallið á sjúkrarøktarfrøðingum hjá ljósmøum og hjá kommunulæknanum og hjá námsfrøðingum og tað er ongantíð nevnt men tíbetur so kom tað ongantíð í tingi tí at tað bar til at fáa semjur og tað var ikki heldur einfalt at gera og serliga var tað trupult tá ið sjúkrasjúkrarøktarfrøðingarnar vóru í verkfalli og tað boðaði frá upp ímóti eini wikuend av frá mánadegnum tóku tey øll undantøk aftur og tay takju øll starvsfólkini út h og tá erma sjálvandi í eina ótrúligari truplari støðu og kannar allar møguleikar men tíbetur fóru partarnir aftar til borðið aftan á at landsstýrið hevði verið á fundi við alla nevndina í felagnum og tað sig mær so mikið sum tað at tað er bara dealogur sum kann loysa ósemjur tað ber øgiliga illa til at loysa ósemjurupp á nækran sum helst annan máta og minnist einki til heldur at sjúkrahúsleiðslan vær frammi í miðlunum uppá sama máta og snakkað um at lív og heilsa var í váða sum okur hava sett fleiri ferðir nú tá ið tað er sagt so haldi eg eisini at mann í friðaritíð eigur at fáa eina skipan sum ger tað at mann hevur eitt slag av eini tilbúgving mimunsnarmering tela kama kamal eropa dag hvørfall til at tann grundleggjandi tilbúgvingin er í ordan og tá ið mann fyri nøkrum árum síðan hevur valt tað frá og er farin burtur frá tænastusturvinum so má mann eisini betala seg frá tí um tað so er tænastumannastur ella tænastulíknandi skipanir tað skal ikki geva meg klókan uppá men mann má koma aftur til eina skipan har nøkur fólk eru betalt fyri at verða um tey fólkini sum absolutt ikki kunna vera hjálp fyri uttan tað er eingin ivi um tað ø okur hava prøvað fleiri ferð at tikið ein annan vinkul eisini upp á hetta her uppskotið ella upp á ehesa her støðuna tí eg haldi faktiskt at hetta erí verkfallið er úttrúgv fyri eina nógv dyppri frostatión enn bara hesari lønarósemjunu tað eru øll hesi her fakini sum hava við umsorgan og røkt og tað at taka sær av menniskjum at gera sum við tíðini ru lla tay eru so illa lýnt og tað er kanska eisini har ið i skógvuron trykkir og okur hava so prøvað hett her við at fáa útbúgv í fleiri tíverri er tað falli tey uppskotini men tað eigur sjálvandi at koma at blíva gjørt men eg haldi at tað sum situr eftir aftaná viðgerðina í dag tað var tað sum helgi abrams isegði tað var tað hetta var fyrst og fremst eitt signal til øll sum fóru í verkfallið tað at løgtingið leggur uppí var fyrst og fremst eittsignal til øll sum fór fór í verkfall
og tað stendur í uppskotinum at mann ætlar at gera lógarsku seinni tað skal vera varandi og eitt afturat sum endar við ja tíverri nú er næstan heilt minutt har vóru viðmerkingar beint á løgu
to jacobsen ger so væl takk fyri forkvinna tá ver júst hetta her seinasta summi sigur í stermberga endaði við røðuna hjá sær hetta er við at landsstýrismaðurin sigur at hetta her er eitt signal til hini feløgini hvussu helu sigur sta emberga at tað skal eg skiljast um tað ikki er at ja at avtaka verkfalsrættin takk fyri fyri forkvinna
ja takk sigur stendurin
bvað eg geri so væl ja takk fyri frá forkvinna ja tað er jú tað signalið um at feløgini sum eru sum skula fara í samráðingar vita jú at vissu tay ikki vat iki e mankann siga makai rætt so so skal løgtingið nokk taka sær av at fáa loyst tað tað bleiv sagt tað var fyrst og fremst eitt signal til øll sum fóru í verkfall htá ið man vuski eg kann fáa at snakkað í frið fyri landstýrðisfólkunum sum alla tíðina blanda seg upp í allar samla tíðina
mann fer ikki at tosa fyri landsstýrisfólkunum saman við heimanum vit vilja ikki hava viðmerkingar úr salinum at mann biður um orðið við styrk tað var sagt í røðuni hjá landsstýrismanninum at hetta var eitt signað til tey sum fóru í verkfalli og tað er eisini blíva sagt at mann vil gera tað her til lógu seinni og tað skipanin er løgd upp til at tað ein og ein er almannarverki sum avger hvør kann geva undantøk og tað er bara viðstur ósemja at tað fer hendan nevnd og tað signaliga fari eg út takkja takk her vóru fleiri viðmerkingar afturat jóhannes jóansens gerð
ger so væl ja takk fyri fyri forkoinin kom bar at hugsa um me sigurnevnir heta her við veikasti borgarin vit hava snakkað nógv um heta her tóðtryggið ella tað orðalagi akkursot um at vit skulu vera ímóti tí at vera at tað er í ík sundr hugstøttað at fáa teð at vita tað teimum hugsar um í longdini er tað faktiskt at veikasta borgarin vit hugsa um eg faktiskt tað sum mann roynir tí í longdini vil mann gjarna hava at at vera kvaliseraða fólk í økinum sum kunnu hjálpa tei veikrastu borgaran takk fyri
ja takk sigur steinberg
ger so væl takk fyri fólkvøldina ja tað er slett eingin ivi um tað at tað er ein
bonn inni í hesum salinum ella nagrastaðni í samfelagnum sum ikki ynskir tað at teir allar veikastu borgararnir hava eina eina verju og eina vernd tað ynskja øll og so er tað hvussu mann hvussu mann so ger tað og eg haldi o sjálvandi tað at mann má fáa eina loysn sum er varandi har mann betala ikki frá nøkrum strvum tí eg dugi iki at síggja nakra aðra loysn tí oku kunnu ikki blíva við at koma út í hesa støðuna her tað er heldur ik í ordan at heta endur tekur seg aftaná hvørt einasta val men tað er ikki í lagi ikki at nú mitt í eini samráðing ella meðan eingi samráðing er í eini konflikt at fara inn í løgtingið og og leggja seg út í verkfaltsrættin upp á hendan her mátan sum er rættiliga grovt takk fyrija takk høgni hoydal eina
viðmerkingja eg vareisini eisini á somu kós sum sirur stenbert sevð undraðist yvir hvat landsstýrismaðurin segði í síni røðu har ið mann tað tyktist sum hann sigur bara við faktarsrørsluna at hetta her er bara signal til tykkara um at at hvussu tit kunnu hvussu tit kunnu brúka tykkara samráðingar í verkfræst rætt frameftir og tað er júst tað sum henta málið snýr seg um tað snýr seg ikki um nakað tíð sum samgongufólk annars hava roynt at pakkað tað inn í tí øll øll tann umsorganin fyri teimum sum verða rakt av hesum tað er jú hana sum tey sum eru í verkfalli vilja útinna hvønn dag við betri umstøðum og at mann so brúka tað sum eitt sum eina grundgeving fyri at skerja verkfalsrættin hjá teimum su ryna verja sítt betri korin á hesum er týdningarmiklar røktar og og og og násfrøðiliga økinum tað er bara ttað er bara so langt úti at mann ikki írfurlit
sigur í stað
men berger so væl takk fyri frá forhvinna g eg haldi at alt tað sum er sagt í dag um hvussu stórar avleiðingar tað hevur tá ið nármsfrøðingar ikki eru til arbeiðis tað vísir væl bara hvussu viktigttað arbeiðið er sum verður gjørt og tí er tað eisini í nógvum førum eitt lívsneyðugt arbeiði og og tað er jú tað sum sum tey ynskja og okur øll ynskja eisini at hava kord til at fáa útint so at tað er taðer tíð okknoyðast at fáa eina varandi semju g ikki nakað sum verður gjørt bara her og nú takk fyri
ja takk djóni nólsoy joen
søgn ger so væl takk fyri frá forkvinna ja tað sum sigur steinberg inni og at her við at landsstýrismaðurin hevur sagt sína røðu at her við at tað er ikki nokk við at at hann kemur í hesum uppskotinum sum eg haldi hann slekki at hann blandað seg upp í hesa ósemna púra óforkláraligt tað hoyrir til í fíggjarmálaráðnum og hjá løgmanni visti tað so er tað ein alvorlig kruksavbjóðing at mann sigur tað at at men tað er ein áveitan til hinum fagføli eisini men tað tað sum tað sum eg haldi tað sum sigur sembróðið eisini fór fram at tað er við at á økinum og umsorganarøkinum generelt so so eru tað nú einar nógvar avbjóðingar sum mann velur at líka sum at venda tað blindaða til og tað er ikki bara nú altso men tað er eitt mann kanska gjørt ígjøgnum nøkur ár tað er ikki fyrr enn tá at mann betrar um lønar og arbeiðsviðurskiftini hjá hesum úr umsóknarfakunum at vit kunnu fáa tað at tað blívur aftraktivt hjá hesum fólkunum at søkja inná her og fáa størv innanfyri so vit halda eitt høgt nivóð á hesum her bæði á dagstovnum og eisini á eldraøkinum fyri tann sama skyld
ja takk sigur
steenberg ger so væl takk fyri frá forkvinna og takk til jóna nólsoy í heimsleyndi eg haldi at umsorganarøkið generelt er rættiliga sperrt og tú hevur eisini verið frammi her í fleiri førum og tað er eisini nakað um at tey sum arbeiða við menniskjum tey eru kanska øgiliga ofta ikki so ikki so væl lýnt so at eg rokni at hendan hevur konfliktin er at tað er eisini útrygg fyri at tað er umstúvurnar báðir innan fyri dagstovnøki og innan fyri eldraøki og umsókanøki generelt at tað er tað er eitt hart arbeiði og vitak frá øllum feløgum at tað er ikki bara sum at siga tað fólk klára ikki arbeiðið fulla tíð so strævi eg tað tá takk fyri
ja tætt næsta røða er beint á løgu jacobsen ger
gersvælja takk fyri frú forkvina tað var í mars í ár tá legði landsstýrismaðurin í fíggjarmálunum fram eitti ja eg kalla eitt skundmál um at broyta skattalógina sum fyritøkur kunnu draga negativa rentu frá og tr negativa rentan tað er tann sum bankarnir jú taka frá fólki og fyritøku sum hava eina uppsparing og hetta málið hevði so stóran skund tá at tað var ikki sent til hoyringar men rokningin fyri hetta her hon verður send til pedagogarnar og øll onnur á føroyska arbeiðsmarknaðinum og eg skilt tað sum at tá hálovaði samgongan tí negativi rentuni tí at tað var orsøkin til at fólk fingu lán og sethúsaprísirnir vóru so høgir men so má eg spyrja hvussu nógvir pedagogar og onnur lá og miðallønt á arbeiðsmarknaðinum hava ráð til hesi her húsini tey munnu ikki vera nógv frú forkvina vanligani so verður sagt at útboð og eftirspurningur fylgjast og at stórur eftirspurningur og lágt útboð tað økir um prísin men tað tykist ikki at vera galdandi fyri pedagogar og onnur á arbeiðsmarknaðinum tí hóast búskaparráðið hevur víst á at stórur tørvur fer at vera á millum øðrum pedagogum tey komandi árini so skulu tey ikki hava betri viðurskiftir í staðin skulu pedagogar og øll á arbeiðsmarknaðinum bæði tí almenna og tí privata nú sambært samgonguni leggjast í eitt stovnsband og missa á verkfalsraktin tí frú forkvinna tað er í veruleikanum tað sum hetta uppskotið snýr seg um hetta er fyrsta stig t avtaka rættin hjá fakfeløgum at fara í verkfall og tað haldi eg er eitt øgiliga álvarsligt álop á føroyska fólkaræði tí hetta málið her tað snýr seg ikki bara um ketagogfelagið hetta málið her snýr seg um øll sum eru á arbeiðsmarknaðinum bæði á tí privata og tí almenna vit kunnu dømis taka tað dømi at heilsuhjálparar teir skulu ella tey skulu samráðast í heyst og eg giti at eini fýrs hundrað prosent av heilsuhjálparanum hava størv sum verða mett at vera rættiligani álvarslig og so hugsi eg við hesari her lógini her og tí uppskotinum sum samgonguni hevur boðað frá at tey fara at koma við í heyst so færa tey eisinibara at banna heilsuhjálparan til dømis at fara í verkfallið og soleiðis kundi eg hildið fram og eg haldi at vit mugu staðfesta at samgongan við hesum stigunum sum hon tekur í dag hon er við at avtaka verkfalsrættin sum annars er ein rættiliga sjálvsagdur rættir í einum væl virkandi fólkaræði frú forkvinna danska fólkatingið samtykkir javnan í lógir har tað er viðmerkt at denló gellar ikke forferðørini vit mugu staðfesta at táð ið samgongan hevur verið samtykt hetta uppskotið her í dag so fara vit at siga um rættin hjá fakfeløgum at fara í verkfall dennilóg gellerikke forferðørini takk fyri frú forkvina
ja takk her var onkrar viðmerkingar jóhannes joan
sen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja bara viðmerkin til beint løva jacobs sum snakkar um at er lønarkarmar og hvussu man skipar tað ela ella lønirnar tað vevur tosað so nógv um lønarkarmar at øll skulu hava somu treytir somu altso eg stendur at skriva nakrastaðni beinta løgu jakobsen veit nógv um arbeiðsviðurskiftia veit eg stendur skriva nakrastaðni at øll skulu hava somu lønarhækkan altso r tað ikki nakað sum man forhandaset til hvør særtakkfyri
ja takk beint elliv jacobsen
ger sovælfyri frú forkvinna jú tað vildi eg nemliga eisini trúð at tað er ein samráðingarspurningur millum fakfeløgini og arbeiðsgevaran júst so tí annars er eingin orsøk til at okkum at samráðus so kann løgtingið bara sita her og samtykkja hvør lønin skal vera hjá fólki so eg haldi hetta eri øgiliga álvarsligt takk fyri frú forkina
ja takk høgni hoydal eina viðmerking
harra formaður eg haldi at tað varella góður mynd sum etta beintaløgur nýtti um at siga øhger mann hetta hetta her við rætt taka skorarnar undir tí teimum rættindum sum fakfelag hava barts til gjøgnum hunda og hálvtrýss ár og so skulu vit í samráðingar í heyst og vit kunnu taka ja til dømis heilsuheilsurøktaran el heilsuhjálpararnar í tí sambandi hvør hvør sigur ikki at teirra arbeiði alt tað iði alt tað arbeiða við tey fara í verkfall tað rakar altíð fólk sum hava tørv á hjálp skulu tey so eisini øll lógkevast altil arbeiðis tí er hetta málið ein ein ein eitt eitt beinleiðis álop á øll fakelatsrættindir tí sjálvandi tíverri rakar eitt verkfalli hart er tað sum er amboðið hjá teimum sum gera tað arbeiði men tað er fyri at fáa umstøðurnar betri hjá hjá teimum og hjá teimum sum tey arbeiða fyri so hetta er altso eg dugi iski tar at síggja nakar kann siga nakað annað n hetta bara er eitt tað størsta álopið á faktaráttarnum nakrantíð sum eg satt í hvussu evr norðurlondin
ja takk beint av løgað jacobsen ger so
ja takk fyri frú forkvinna ja tað er júst so at tá ið tað verður tosað um lóg og lógarsum í so verður ofta tosað um het her við cctns altso tað fyridømini og tað er tað sum eg hugsi at hetta kann blíva og hvar eru vit so og vit skuldu ikki gloyma akkurát nú snýrtað hetta sum ein fakfólk sum er á almenna areiðsmarknaðinum men um so er at hetta her blívur eitt slag av einum fyridømi so fari hatta bara at spraðast til allan arbeiðsmarknaðin bæði á almenna og privata arbeiðsmarknaðinum og so er tað tað sama sum haldi eg at avtaka verkfalsrættin so so eg vóni at samgongan fer at hugsa seg um takk fyri frú forkvina
ja takk næsta røða er annika olsen
ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja innan fyri tey síðstu tíggju árini hava okur havt trý verkføll frá føroya pedagogfelag trý verkfólk sum hava havt sera neiligar avleiðingar fyri okkara allarallarveikastu borgarar okkara borgarar sum hava verið serliga útsettir og sum ikki hava fingið neyðugu hjálpina tey hava tørv á hvørja ferð hevur mann lovað hvørjum øðrum at hetta má aldrin henda aftur hetta er seinastu ferð at eitt verkfall skal ganga út yvir okkara veikur borgarar at tey skula svíða fyri einum verkfalli hvørja ferð hevur mann svorið at hetta skal skipast í friðartíð undir samráðingunum seinast kom hetta enntá í avtaluna sum eitt protukolat har ið mann í friðartíð skuldi skipa hetta eg var sjálv formaður í kommunala arbeiðsarbeiðsgevarafelagnum tá og tá ið ið ein tíð var fráliðin og stríðstøksnar vórðu lagdar so tók eg eisini hetta sokallaða viktiga protukulátu uppaftur søgan sigur okkum at tað bar ongan vegí síðsta enda má onkur taka eina avgerð um hesir borgarar og tryggja teimum neyðugu røktina og trygdina tað hendir ikki í samráðingarborði tað hendir ikki í friðartíð og tí má løgtingið taka eina avgerð hvør hevði tikið ábyrgdina og fingið skyldina um ein av okkara veigastu borgaranum misti lívið undir hesi streykuna

eg veit hvør hevði fingið skyldina og tað er eisini tí at løgtingið tekur hetta málið upp tað er so alvorligt er hetta lat tað vera sagt at eg haldi bestemt ikki at hetta her er ein hugalig støða sum okur komin í tað er alt annað enn hugaligt av løgtingi skal taka eina avgerð í einari stríðstøðu sum hesari men hyggja okur eftir søguni í hesum máli so er tað ikki ráðiligt at lata tað ganga longur

vit hava fingið at vita frá almannaverkinum at tey hava søkt um hundrað og hálvtrýss undantøk men hava bara fingið tretivu tað vil siga at tað mangla hundraðogtjúgu undantøk hundraðogtjúgu undantøk mangla til seinasta streyku sum eisini var sera trupul og hørð fyri okkara veikastu borgarar sum blivu munandi fleiri undantøk givin og lukkutíð megnaði okar at fáa eina semju í millum pedagogsfelagið fíggjarmálaráðið og kommunala arbeiðsgevarafelagi áðrenn sum hetta kom niðan í tingi tí tað var ætlanin eisini hjá undanfarna samgongu at bera tað málið niðan í eg ætli mær til seinast at koma eitt sindur inn á lønarlagið hjá pedagogunum hjá hjálparfólkunum hjá heilsuhjálparanum hjá heilsufrøðingunum sum okur eiga at taka í nógv størri álvara eg vænti ikki eg veit gott at okur eru í einari stríðstøðu í løtuni á arbeiðsmarknaðinum so vænti eg ikki at tvey prosent trý prosent fýra prosentella kanska fimm prosent fara at loysa trupulleikan hjá patagogunum eg havi hugsað um hetta her heitið sum pedagogfelagið hevur í teirraverkfalli nú ella í teirra tilgongd nú hetta her orðið menniskja stutt haldføri hvat hetta merkir ella hvat liggur í hesum eg tulki tað soleiðis at fólk eru við at hokna undan byrðini mangla normeringar manglandi starvsfólk og manglandi orka

tíveruk noydd til at tosa um at stytta arbeiðsvikuna eg veit at tað kostar men tað er tann einasta loysnin í mínum hugaheimi vissi mann skal tosa um menniskjusligt haldføri eg fekk eina grein sendandi frá einari skilakvinnu henda dagin um ein reform í danmark sum bleiv gjørdur í nítjan hundrað og níggjuogtrýss tænastumannareformurin harin mann faktiskt lógav kvinnurnar niðast í herakio kvinnurnar skuldu jú ikki forsyrgja sær sjálvum hetta var jú bara frítíðarítriv ella lummapengar fyri tað arbeiðið tey gjørdi tí hugsi eg at okur verða noydd til at taka hesi tingini í nógv størri álvara og vesi kvinnufakini í nógv størri álvara viss okur skuldu hava menniskjali haldføri í okkara samfelagitakk fyri

hansen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna nú kom annika olsen inn á tað at var neyðugt at stytta arbeiðsvikuna tíð er eg samdur við anika olsen í og javnaðarflokkurin hevði eitt uppskot fyrr í ár haldi eg her í løgtinginum ella var tað seinastaá sum samgongan tíverri í feldi og tá var fólkaflokkurin óalmindiliga hart ímóti hesum uppskotinum at tað var ábyrgdar leyst tað kostaðrat plagva pengar olsu framvegis annika olsen var gott nok e á tingi tá men tað ert fegnast um at annik olsen e hvussu hóast herinar flokkurer hart ímóti tekur undir við at stytta arbeiðsvikuna
ja takk annika olsen
hann ger so vælja takk fyri frá forkvinna ja eg havi hugsað øll at nógv um hendan spurningin sum aksan veyður johannesen kemur inn á við arbeiðsvikuni eg havi jú sitið við hesum samráðingum í í í nógv ár og eg kenni til hesi viðurskiftini og eg veit at eitt tvey trý prosent loysir ikki trupulleikan okur eru akkurát í somu støðu um tvey trý ár tá ið vit sita aftur við samráðingum so aftur galið aftur tað er ikki har ið skógvurin trýstir fólk orka ikki meira at arbeiða og eg trúgvi eisini at hetta her er eitt úttrykk fyri tí tí verður mann noyddur til at taka fatt í rótuna av hesum trupulleikanum og tora at tosa um eina styttra arbeiðsviku tað er tað sum grannalondini hjá okkum gera

takk fyri frú forkvinna eg ætli mær í hesum málunum at tosa um tað sum hetta málið snýr seg um akkurát og tað er hvussu verja vit tey sum hava allarmest brúk fyri umsorgan og røkt tá ið streykar lækar og vit vit hava øll eina eina djúpa og stóra virðing bæði fyri námsfrøðingum og fyri fyri tí fakfelagsmessia og tað at tey koma mál við teimum teirra ynskjum á tí økinum og vit vit siga tað allar veikast men vit kunnu øll vera veik vit eru øll veik í periodum tá ið nakað rakar hjá okkum sjálvum men her eru tær persónirnar sum hava allar allarmest brúk fyri umsorgan og roykt sum mann ikki fær undirtak til og tað er sera alvarsligt í hesum málinum tí at tað verður nógv tosað um eitt her við hvussu mann hugtætir sum mann brúkar men men tað er tann røktu umsorgan og tað sum tey ikki megna at veita sjálv og skulu fáa veitt av øðrum takk fyri frá fólkum
ja takk
annikaolsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja tað er rætt sum edva jacobsen er inni á at tað er ein serlig orsøk til at okur standa og viðgera hetta málið á føray løgtingið í dag í úrtíð kann mann siga tað var ikki gamalt og som slett ikki t taka sovnurmál fram á á løgtingsborð so dreingin av okum sum heldur tað serliga stuttligt at standa í hesum støðu men onkur má taka eina avgerð onkur má fáa ein enda á hesum trupulleikanum sum verður afturvendandi og sum hevur verið afturvendandi tey síðstu fimtan tjúgu árini til hvørt einasta verkfalliðtað kann ikki halda áfram og eg tími ikki at at fara inn á á persónligar søgur tí eg havi eisini fingið nógvar sendandi og tað eru ikki serliga hugaligar tíð má onkur taka avgerð um at hjálpa hesum neyðstøtu fólkunum sum hava hava tað trupult

tá er hann síggja joensen ger so væl ja takk fyri frá fólkum eg haldi at andur goulsen rakkar nøkur øgiliga tí at rakkar øgiliga rætt tá ið hon fór fram nøkur av stingunum tí at vit hava við einum samfelags trupulleika haldi eg generelt at gera tí at vit eru tá nógv fólk í samfelagnum eru ovbyrjaði vit skuldu keypa dýru hús og hava tvær inntøkur uppført á sínum so tað er uppá tí at vit eisini hyggja eftir tí at vit skulu minka um um arbeiðsbyrðuna og hetta her er nakað sum nú nevnir andur góðsøkin í byrjanini á sínum røðu at tað er triðja verkfallið og tað burdi verið eitt boð um at her eru ting sum halta og sum vit eiga at gera nakað við og hyggja konstruktivt eftir hvar avbjóðingar eru fyri at gera tað arbeiðsligari á økinum tí tað eru arbeiðsviðurskiftir sum enn halta langt aftur út og vit hava við fagbólkar at gera sum er langt aftur út eisini lønarmessi so ikki fyrr enn vit hava lyft teir fagbólkanum umsorganarfakini serliga kvinnufakini tey upp á eitt virðiligt lønarmessut øki og leggja tað har fyri støðið og so kann tað annars fylgja ikki fyrr enn tá fáa eina friða ábreftanina takk fyri
ja takk
nicaolsen gersovælja takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd við djóna nólso joensen hetta her er ein heilt annar strukturellur trupulleiki okur hava við at gera hesi fái prosentini koma ikki at loysa tað okur kunnu gott fáa semju um um eina avtalu við føroya pedagogfelag í í næstu viku hetta loysir ongan trupulleika okur eru akkurát somu støðu aftur næstu ferð tíð verður kur noydd til at hyggja nærri eftir hesum trupulleikanum og og kanska hyggja eftir hvussu honn var gjørt í íslandi eitt nú har mann eisini hevur stytt arbeiðsvikuna mann mogu torar at fara inn í umsorgarfakunum og stytt arbeiðsvikuna tí at mann orkar ikki meira tey arbeiða skiftandi tíðir og vikuskiftini náttarvakn tað ber ikki til og tað muku tað muku taka nógv nógv størri álvara enn tað sum okur hava gjørt vónandi fer tað at bera mál og vónandi o kunna okur semjast um hetta ta ata kemur sjálvandi at kosta men tað kemur eisini at kosta í hinum endanum við allar okkara kvinnur sum taka meginpartur av teimum eru kvinnur orsaka frú forkvinna taka henda trupulleikan í nógv størri álvara so hava okur ein nógv støri trupulleikatakk
ja takk næsta røða er her
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at vit kunnu siga at hendan støðan sum vit eru í nú við hesum verkfællinum vísir okkum enn einaferð hvussu stóran týdning námsfrøðingar hava fyri okkara samfelag tað er bleivun sagt heri í tinginum í dag at samgongutingfólkum at hetta at hetta er síðsta stig mann tekur at fara inn at skerja verkfalsrættin e síðsta stig mann tekur men longu fyrsta dag í verkfallinum var boðað frá at hetta uppskotið var veg niðan í tingið á fyrsta degi av verkfallinum námsfrøðingar eru millum tey ið javnan fáa herðaklapp og føgur orð tá hava vit serliga hoyrt nógv um meðan korona hevur herjið á men herðaklapp og føgur orð hjálpa ikki upp á arbeiðsumstøðurnar upp á fáar starvsfelagar ella upp á lønarlagið tað bleiv eisini sagt her í áðni av einum tingfólki hjá miðflokkinum at lønarlagið hjá hesum fakbólkum i tá tey fara í verkfall seta lív á heilsu í vága at tað er so lágt tí at teirra vápn er so ósiviliserað at aa tey fara í verkfall og seta lív á heilsuvága er tí at tey fáa so lága løn slíkt skal man hoyra á tingsins rúðarapalli tíbetur vita vit at tað ikki er rætt vit vita at er tænastumannareformurin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss sum varð samtyktur á fólkatinginum og sum eisini ávirkaði lønarlagið í føroyum sum settu typisku kvinnustørvini lægst í haarakinum tí at kvinnur høvdu hoppiarbeiðið og menninir høvdu ábyrgd av at forsyrgja kvinnunum tí liggja hesi størv so lágt í lønarkararakinm lønarlagið lágt politiskt ikki tí at hesir fakbólkar brúka sín verkfalsrætt til at krevja betri umstøður og teir fakbólkar kunnu seta lív á heilsa í váða við at vera í verkfall í ein dag so eigur lønarlagið eisini at síggjast aftur á tí og arbeiðsumstøðurna eisinivit ynskja øll her inni talig eg kom greitt fram at ein loysn verður funnin men loysnin má finnast í friðaritíð tað kundi verið ein tænastumaneinalíknandi loysn tað kundi eisini verið ein onnur loysn men loysnin má finnast saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum og hetta uppskotið hjálpir so ikki upp á trætina sum er nú ímillum partarnar hevur eisini verið sagt í dag ikki bara landsstýrismanninum men eisini av samgongutingfólki at hetta uppskotið skal síggja sum eitt signal til onnur í samráðast eg veit ikki hvussu signalið skal skiljast øðrvísi enn at onnur ið skulu samráðast skulu ansa sær hvat tey krevja til samráðingarnar tí annars kemur samgongan eisini eftir teirra verkfalsrætt til samgonguna vil eg heita á tey um at taka uppskotið aftur soleisr at limirnir í pedagogfalanum fara til arbeiðsrættur og at partarinir seta seg við samráðingarborði ogtð e var eisini innilig á at evna partarnar um at fara til samráðingarborðið so vit kunnu fáa eina virðiliga loysn til okkara børn til okkara borgari við serligum tørvi og til tey starvsfólk ið vara av teimum takk fyri frú forkvina
ja takk næsta røða er bjørt samuelsi
fyri frú forkvinna hetta er ein álvarsom støða og vit hava kjakast um ar mál ínógvar tímar í dag ein viðgerð og eitt kjak sum í veruleikanum ikki átti at gingið fyri seg í løgtinginum heltar kjak tað átti at verið samráðingar nú frá morgni til myrkurs mann átti at samráðisallan sólaringin fyri at roynt at fingið loysn hesun her tað vil síggja nú tað er at í veruleikanum hevur landsstýrið í staðin fyri at taka ábyrgd sín part av ábyrgdini í hesi konfliktini flutta yvir á løgtingið og harvið givið samgongu tinglimum ta tungu uppgávu at skula bróta inn í eini øgiliga øgiliga ein øgiliga langa siðvenju um at og eitt grundleggjandi prinsipp undir øllum okkara vælferðarsamfelag nemliga rættinum til at fara í verkfalli tí hetta uppskotið mann kann gott siga alt møglum annað men hetta pskotið snýr seg grundleggjandi um at mann flytur rættin til at gera av hvør kann fara í verkfall yvir til stjóran í almannaverkinum tað verður stjórin í almannaverkinum sum skal sita og velja tú kanst fara í verkfall tú kansn ikki tað kann eingin halda vera rætt samstundis skal eingin ivir um at eg haldi tað vera grundleggjandi órættvíst og skeivt at tá ið slík verkfall eru so eru nakrir borgarar sum verða nógv harðari raktir enn vit onnur tað eru nøkur sum ikki sleppa í skúla nøkur børn tað kann ikki vera rætt antil sleppa øll børn í skúla ella sleppur eingin tað verkfalla er og og fólk sum eru røktartørvandi har hava pedagogarar eisini ein ógvuliga senutralan leiklut so sjálvandi er tað sera álvarsamt at hesi borgararnir verða nógv meinari rakt enn tey flestu av okkum tí ata eru útsettir borgarar summir av teimum kann gott verða undir definatión veikir borgarar sum hevur brúkt nógv í dag men summir av teimum eru sterkir resursterkir borgarar men sum hava tørv á at hava henda stuðulin og ógvuliga kann mann siga fastar rammur kring sín gerandisdag og nú frú forkvinna vil eg gjarna koma við einum sum eg haldi ikki verða umrókserliga nógv í dag tað sum mann ger í dag hví er tað so álvarsamt at fara inn og bróta inn í hesa ósemju og taka partí tí tað hevur mann gjørt nú ein dagin beði mann stjóran í almannaverkinum at koma niðan her hann slapp inn í løgtingið og slappa at leggja fram sína sítt sjónarhorn upp á hvussu óvavrsomt støðan var uttanfyri her var hurðin hurðin var stongd fyri øllum sum stóru uttanfyri og har ímillum pedagogfelagnum formann í pedagogfelagnum nevndini pedagogfelagnum sum kundi verið komin inn og kanska eisini greitt frá hvussu tey síggja støðuna tá hevði tað verið javnvág í at mann bjóðar øðrum partinum landsstýriskvinnan í almannamálinum kemur niðan við øðrum partinum fyri at fortelja sína síðu søguni tað er ikki ballansa tað er ikki javnvág í eina álvarsamari konflykt tí om mann valt mann hevur valt prema tursmann í valt for tíðliga heldur enn at arbeiða nátt údag fyri at fáa eina semju sum mann valt fortíðliga at fara niðan og og fáa løgtingið at skunda hetta ígjøgnum og eg vil gjarna siga beinanvegin at eingin hevur tosað við okkum um innihaldið í hesum uppskotunum áðrenn uppskotið kom niðan áðrenn flokkarnir vóru bignir um at víkja frá øllum tíðarfreistum tað vlsig at mann brúka heldur ikki eina tíð og orku upp á at royna at samlað tær politisku kreftirnar tí vit eru jú samd um at tað eru ikki rættvíst at tað eru nakrir borgarar sum vera øgiliga hart draktir í tann mun tað er óforsvarligt tá má mann hava tó álit á pørtinum at teir klárar at semjast um at binda fyri at tað ikki rakar nøkur so órímiliga hart men tað er altso tann støðan at nógvir v hesum borgarum sum havar verið tiknir fram í kjakinum í dag tey liva dagliga undir umstøðum sum mann er ikki eigur at kunna bjóða fólki í tjúgu einogtjúgu og ein umstøða har er skiftandi starvsfólk alla somlu tíðina fólk sum hava brúk fyri einum tryggum gerandisdagin frá bilum gerandisdagin við føstum starvsfólkum tey uppliva aftur og aftur at skifta starvsfólk altso vit so so ofta at vit høvdu blivið trilløg í høvdinum visu tað snúði seg um okkum sjálv tað er heldur ikki stað bilikarmar og tað snýr seg um at tú hevur nøkur grundleggjandi nakrar grundleggjandi umstøður hjá í hesum føri num námsfrøðingunum men eisini hjá øðrum sum arbeiða við røkt og taka sær av teimum meira útsettu borgarunum sum slett ikki er til at liva við í dag og lønin er so bara ein av teimum tingunum men tað er eitt av tí má kjakið heldur enn at vit eru í skotgráum og skjóta hvønn annan niður tað má snúgva seg um hvussu klárar mann at lyfta hesi størvini upp í løn og nummar tvey hvussu fær mann givið teimum virðiligar umstøður tí tað snýr seg um at tryggja gerandisdagin hjá teimum mest útsettu borgarunum teimum veiku borgarunum sum sum fleiri velja at kalla tað í dag

ongan hátt virðiligt at mann á henda hátt roynir líkasum at brúka sítt vald og setir tingið á eina øgiliga óhapna støðu eg haldi ikki at kjakið í dag hevur verið tað er ikki gott fyri partarnar at uppliva at at tað verður tosað sum tað verðar í tingunum í dag tí vit eru ú øll grundleggjandi samd onkur segði at onkur segði at tit eru ímóti teimum veikastu vit eru tey sum standa undir liðini á teimum veikastu segði ein íg dag tað kann aldrin vera rætt sjálvandi standa øll inni í løgtinginum undir liðini á teimum veikastu vit vilja øll loysa hesa konfliktina tað vita vit men tað er ikki ein bakatell at tvinga sítt vald ígjøgnum tí tað fer at hava nakrar avleiðingar
sum ger at tað verður truplagið at fáa eina semju upp á longrikt og hvør ber tann prísin akkurát teir borgararnir sum hann sigur seg vilja verja í dag ja takk tíðin fór næstur at røða er helgi abrahamsen næstursmaður takk tað er so væl
ja frú forkvina eg fari bara mínú má eft endan orðaskiftim at takka fyri teimum sum hava havahast orðið ta var eitt orðið orðaskifti skjóvand i sindur hvass til tíðir og tað ið mann líkasum roknað við og tað fóru eisini sindur tum tað sum tað snúði seg um tað fór sjávandi at snúgva eitt sindur um um lønarspurningar og hvør oyur at fáa meira lønr onkurt annar og og tað er bara natúrligt men tað er sjávandi ikki partur av hesum málinum men eg haldi í gjøgnumgangani so eru vit øll samd um tað tað er keðiligt at at mál endaði løgtinginum og vit vildu nokk øll slppu slopp undan at tað endar her og samtíðis halda vit eisini øll at at verkfallið rakar skeivt tað rakar tað veika samfelag um tað halda vit øll eru keðiligt har haldi at vit øll eru rættiliga samd sjálvt um vit kunn vera ósamd um hvussu vit loysa ella koma víðari í hesi konfliktini ø soeofta nevnt undir oyrðaskiftinum heftaher at at nú skal mann kalla partarnar saman og har er skipanin tann at tá ið seminsstovnurin er komin uppí sover tað semisstovnurin sum skal meta um nakar hevur flutt seg útfrá tí skal semistovnurin kalla partarnir saman tað vil siga at at tað nyttar ikki at siga við við við landsstýrismannin í í í í fíggjarmál til dømis at fari nú til samráðingarborðið hann kann hann kann fortelja fyri fyri seminstovn um hann hevur flutt seg og takonnum pedagogfelagið eisini gera og so má semistovnir taka støðu til um tað er grundarlag fyri at fara undir samráðingarnar aftur eisini verður nevnt fleiri ferð het her at vit legjaokum so tíðliga upp í fara longu fyrsta dagin í løgtingið og tað hongur saman við tí at hetta málið snýr seg um støðuna undir verkfallinum hetta snýr seg ikki um hvussu vit koma burt úr verkfalli hetta snýr seg um hvussu støðan skal vera undirverkfallið hvønn skal tað raka meðan verkfallið er og tá gemur onga meining at bíða til móti endan verkfallinum tí tá verkal er liðugt so vistu vit vilja gera nakað í hesi á kuttu støðuni fyri tey sum verða rakt av verfalstøðuni so má tað vera tíðliga verkfllnum ella gevur tað onga meining øhhetta er so sum sagt bara e eitt uppskot fyri hetta hetta verkfællan nú er hettað e ikki varandi semja og og tað má takast upp aftur og sum sum nevndi í røðuni var eg dámt best visu vit gjørdu semju við partarnir heldur enn at koma aftur í løgtingið við tí og so verð eg spurt hví eg havi lagt uppskot fram soleiðis er skipanin um í undanfarni samgongu var tað hennikold sum skuldi leggja tað fram tí hann umsæt arbeiðsmarknaðarmál og nú var tað eg og soleiðsnar er býtíða á málsøkinum tað er ikki annað í tí enn tað og so verur tað verið koyrteit sindur uppá hetta her at ja tað va ett sidur innan f løn altso kvinnustørv og vartfelskastørv mskt ymiskt lønt og tað kann vera nakað um tað helst er tað so men tað er ikki heilt so einkult heldur altso vit hava eisini eina øgiliga stóra konflykt millum sjúkrarøktarfrøðingar og jarðarmøðuri til dømis altso har er eisini eittlønarmunor sum nógv herður kjakast um so tað er ikki bara spurningur ikki bara hvatbara spurninu karkinir mann her tað eisini tað er ein ein uppbýting sog man kan sjávandi altíð hyggja eftir er hetta tað rætta uppbýtið ella ela ikki er tað men tað sum eg var nokk seddur av tðer tað sigur stenberg hon hevur fingið við at eg í einu svari til eina viðmerking segði og soso skrivað niður fyrst og fremst er hetta signal til ll sum fara í verkfall og út frá tí hava bæði hon og onnur líkasum tulka hvat liggur í tí sum eg sigi og komi til nakra merkverdiligar niðurstøður tað sum eg meini við signal er tað eg haldi ettað signal til øll at verkfall eigur ikki at raka tað veikastu samfelagnum tað er tað sum liggur í tí og eg haldi vit eru øll inni eru samd um tað at tað er ein óheppin støða at verkføll raka tey veikastu samfelagnum tað er ikki annað signal í tí enn tað og tað er tað eg meini við tey tosa um signal hg so nevndi bjørt samuelsi nú til endarnar her at stjórin í almannaverkinum ar bjóðaðr á fund her í løgtinginum h nú er tað eg sum lagt eitt uppskot fram og eg havi ikki bjóðað henn á fund lat moku gera tað greitt hinvegin havi eg viriett fund við pedagogfelagi og ikki hjá almannaverkinum so so so eg altso hvat hvat hendir í løgtinginum og hvør bjóðar hvørjum tað havi eg ikki tíðir á men eg havi so ikki bjóðað stjóraalmannaverkinum her at greiða frá nakað og eg havi sjálvur verið vitjan hjá pedagogfelagnum fingið teirra forkláring men ikki hjá almannaverkinum so hjáfyri mítt viðkomandi vend tað øvugt av tí hatta var tað sum eg siga og eg haldi ikki eg fari leingi kifta orðaskifti meirð fyri at takka teimum sum hava havt orðið og so vóni eg at vit enda við einari góðari semju millum partarnar takk fyri
ja takk har er ein viðmerking høgni hoydal fyrst
ger sovælja harra formaður eg fari bara atspyrja landstýrsmanninum enn einaferð tí at nú nú segði hann tað spurt hví hann leggur tað fram eg far at spyrja hevur hann fingið boð um frá løgmánni at legjata fram hann er landsstýrismaður í arbeiðsmarknaður á mála tað ser ábyrgdin hjá helga abramsen sum landsstýrismaður er fyrst og fremst at tær lógur og reglur og siðvenjur og og og alt annað á arbeiðsmartaðirm fungerar nú leggr hnnat upskot fram sum sum setir ein kýlin í tað hví ger hann tað sum lansrsmamur í areiðsmoramálum meðan grundgevingin var eg vet iki hvør bað etvar hen koma niðan tóð var upmpært landsýrskvinan í almannamálum so er tað fólkaflokkur sum bara enn einaferð hevur snýtt sambandsfokkn ela hvat er tað
ja takk helgi abjansen ger so
væl fyri forkvinna vil fólkaflokkurin hevur hevur snýtt sambandsflokkin nú so haldi eg tjóðveldið snýtti javnaðarflokkin seinast tí tá sendi ja tjóðveldið javnaðarflokkin íðanum tingið við við hesum uppskotinum sama uppskot sum eg ha nú ovlagt fram nei tað er ikki spurning um hvørt nýt eg hvønn tað er ein spurningur um hvør hevur ábyrgin av støkinum og tað er mín ábyrgd um hvør biður meg hetta og hvør biðu meg hatta tað er líkamikið eg taki sjálvur fulla ábyrgd av hetta er mítt uppskot eg havi lægta fyri tingið
takk fyri ja og so er tað bjørt samuelsen sum færin at við
imerking ger su væl ja takk fyri landsstýrismaðurin plagar iki siga ósatt og har bleiv altso einki uppskot lagt fyri tingi tá tað tað haldi hann veit hann sigi ta hann vera fundur við potagogfelagið tað er ordiliga gott at hoyra eg haldi er sanniliga gott at onkur í landsstýrinum roynir ati tosa við partarnar men tað sum eg vísti á var at mann einsíðu frá landsstýrisins síðu hevði boðið øðrum partinum í løgtingið at kunna løgtingi oog helt stongdari hurð fyri hinum partinum eg veit gott tað var ikki helgi abramsen tað var landstýriskvinnan í almannamál sum e vísti á men eg mítt páeng var bara at tað er altso vistimann endiliga fer at blandast í konfliktina so má mann royna at fáa javnvág ímillum partarnar sum mam man fáa javnvág í mann kann ikki bara at fáa annan inn og lat hurðarnar upp og lata tey tosa sína søgn íg atlai at spyrja landsumaðrin um hann ikki samdur við tí og hin spurningurin er fær hetta avleika fyri tær næstu heilsurøktar heilsuhjálpar øll onnur verður tað fert at veða handlað pp á sama máta fyrrta
dagin á verkfallinum sum hes ferð takk fyri
har formaður tað at uppskotið ikki ver lagt fram í síðsta valskeiði var tí at sonja jógvastóttir sm var tingin segði nei annars her tay komið og hennieikk óli tey gjørt tað klárt tað var tað eg segði og ja tað ann gott vera at eg hevikki spurt hvør bjóðaði edvar kenu í tinginana dagin men men sum eg skilti tað so bleiv bæði samgonga og andstøða bjóða til eina framløgu og bara samgongan møitt onkur ein tveyður áanstøðuni møttu upp men mær dámar vi nógv eg púra sandogjørt samast sum mær dámar altíð best a at vera at tosa við partarnar og og tá eg bleiv ðan í pedagogfelagið so fóru eg beinang niðan lel at vit avtalud dagin eftir skolgu niðan og tað vóni eg eisini vera endinasin her at tá tú hevðu spurt um um at koyra óleikandar fara tir komandi samráðingar eg vóni at vit kunnu tosa saman í partarnar sosnar at vit sleppu frá fri løgtingi tí tað er ikki rættur mátin tað er eitn neyð loysn eg haldi at vit eiga at fáa skipaði viðurskifti líka sum at hava í okkara grannalondum takk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er at endað og hetta málið verður beint í rættari nevndina til víðari vitern tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur mánadagin einogtjúgunda juni tvey túsund og einogtjúgu so mánadagin klokkan sekstan klokkan fýra so og tá er framløga á skránni so er so er hesin tingfundur lokin